so er tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag sekstanda desembur og fyrsta mál á skrá í dag er onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar níggjuogtrýss tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin tað er at útseta og flyta kvotur til vinnuligar royndir og verkætlan frá tjúgu tvey túsund og tjúgu til tvey túsund og einogtjúgu flyta aðrar ófiskaðar makrelkvotur frá tjúgu til einogtjúgu strika treytun um veiðiloyvi og fiskiloyvi í bólki fimm í sambandivið vís av vinnuligum royndum og verkætlanin ávíkas fyri royndarfiskiskap og vinnuligar fiskiroyndir so skulu vit skal eg spyrja hvør biður um orðið ja tað er fyrst bjørt samuelsen sum fær orðið
ja hetta er so løgtingslóg løgtingsmál nummar níggjuogtrýss sum er hetta her uppskotið um broyting í løgslómg um sjálvfeingi og hetta er snýr seg um at flyta sum løgtingsformaðurin nevndi kvoturnar yvir um ár allar votur

ella alla ófiskaðar kvotur landstýrsmaðurin fiskivinnumálið jakubvestegaard legði málið fram níggjunda desembur og eftir fyrstu viðgerð ellivunda desembur varð tað beint nevndin viðgjørdi málið á einum fund tí tað var fjúrtanda desembur málið snýr seg um at útseta og flyta kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanir frá tjúgu tjúgu til tjúgu einogtjúgu og at flyta aðrar ófiskaðar makrelkvotur frá tjúgu tjúgu til tjúgu einogtjúgu harumframt er eisini gjørdar fleiri rættiliga prinsipiellar broytingar í mun til veiðuloyvi atgondin at fiska og møguleika at fáa varandi rættindi altso í uppskotinum hjá landstýrismánnum málið kom til fyrstu viðgerð fríggjadagin í farnu viku og vinnunevndini metir tað ikki verða ráðiligt at skundviðgera hetta mál tó hevur tað skunda at fáa heimilgt at flyta ófiskaðar kvotur yvir um ár nevndin er tí samd um at tað í hesum umfarinum er rætt einans at koyra ásetingar um at flyta kvotur tvørtur um árið ígjøgnum ið skjýtur tí upp í hesum umfarinum at strika allar aðrar ásetingar um broytingar í lógini

sum føroyar eru partur av og sum bert loyvir at flyta tíggju prosent av kvotuni tvørtur um ár fer úr gildi nú fyrsta januar møguliga verður avtalað við bræta gjørdar longu í vikuni um at fiska makrel í bretskum sjógvi eydnast tað so kann fiskiskapurin eftir makreli har byrja longu fyrsta januar og tí evr tað skundað avgreiða heimildirnar at flyta størri nøgd á makreli tvørturum ár nevndin tekur tí undir við at geva landsstýrismannunum heimild at flyta størri nøgd av kvotum til tjúgu einogtjúgu harumframt so hava eg sjálv bjarni hammer hennrik old og bjarni kárasom petersen hesar viðmerkingar undirritaðu vísa harumframt á at landsstýrismaðurin sum nú biður um heimild at flyta kvotur til royndir og vinnuligar verkætlanir hevur havt stóran part av árunum til at avgreiða og býta út hesar kvotur landsstýrismaðurin valdi at fara fráleislunum at ein enmetingnevnd eftir fakligum og sakligum metingarstøði býttu út kvoturnar til sjálvur at velja millum umsóknar til kvotur tað er átaluvert át dráðla í so stóran mun og ásannast má at landsstýrismaðurin ikki hevur megnað at avgreiða mongu umsóknar til vinnuligar royndir og ein samd nevnd fyri at venda aftur til eina samdanevnd so seta vit fram eitt broytingaruppskot og tað broytingaruppskotið sum er rættiliga tekniskt haldi eg ikki at eg fari at lesa upp alt men tað kunni tingmenn lesa í álitinum men har snýr tað seg í stuttum um at vit strika alt tað sum ikki snýr seg um at flyta kvotur tvørtur um ár altso antil makrelkvoturnar ella kvoturnar til vinnuligar royndir o verkætlanir og viðmerkingar til hesar broytingarnar eru til teir fyrstu at inngangurin til grein eitt verður orðað á nýggjum soleiðis allar tilvísingar til broytingarnar í áður hava broytt løgtingslógirna verða tilskilaðar í einum tíðari til nummar tvey frágreiðindi heitið verður broytt samsvarandi broyting nummar trýog fimm í hesum áliti til nummar trý tær ásetingar og ikki beinleiðis snúgvast um at flyta kvotur tvørtur um ár verða strikaðar til nummar fýra orðingin í grein fjúrtan a verður orð av níggjum sambært broytingini í upprunauppskotinum varð hatt ikki tikin fyri agnnýttum tjúgu tjúgukvotum sambært gein fjúrtan stykki eitt broytingin hevði til endamáls at leggja nøgdirnar sambært grein fjúrtan stykki eitt afturat nøgdinum til vinnuligar royndir og verkætlaninir frá og viðtjúgu einogtjúgu restina av loyvistíðarskeiðnum soleiðis at landsstýrismaðurin frá om viðogtjúgu einogtjúgu við stillingum varð ájavnt átta komma fimm prosent øll árini í ytíðarskeiðinum ynskir heldur at gera eina reina flyting millum ár við hesi broyting verður tað sostatt gjørt greitt at nøgdirnar verða fluttar frá tjúgu tjúgu til at verða fiskari tjúgu einogtjúgu men hær kunnu bert gagnnýtast í tjúgu einogtjúgu og eru ikki partar av tøku føroysku kvotuni fyri tjúgu einogtjúgu hrumframt hevur landsstýrismaðurin framvegis tó við undantakið frá tjúgu tjúgu skyldu til at seta øll átta komma fimm prosentini av tøkuføroysku kvotuni av til vinnuligar royndir og verkætlanir har uppií eru verandi menningarkvotur og menningarkvotur eru umlagdar til eygnar árskvotur til nummar fimm tær ásetingar ið ikki beinleiðis snúgvas um at flyta kvotur tvørtur um ár verða strikaðar ein samd nevnd tekur við hesum broytingum undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja tað
takk fyri harra formaðurja takk so hava ikki onnur biðið um orðið og okur fara at atkvøða í hesum málinumja tað fyrsta sum verður akvut um er broytingaruppskot tað er eitt samd nevn sum setir tað fram eisiniso er er ætlaði kørvurnar eo eruja tað eru áttaogtjúgu atkvøðu fyri og eingin ímóti og so sstemmaokur um uppskotið soleiðis broytiter mangla mangla ei atkvøða so vórðu áttaogtjúgu atkvøður tað eru áttaogtjúgu atkvøður fyri í málinum um málið er ssstatt t ariviðg og fer soleiðis víðari til triðju viðgerð næsta mál á skrá tað er løgtingsmál nummar seksoghálvtrýss tað er eisini eitt álit komið í tí málinum og tað er uppskot til løgslógu um broyting í løgslóg um sjófeingið í sjófeingislógum og tað ír fiskitaðarskipanum leingi av um gildisstríðna av rættindum føroyskir smá tillagingar og fylgi broytingar formarðin skal biðja um framsøgufólk bjørt samunsen ger so vl
hetta er so aftur ein broyting í sjálfeingislógini løgtingsmál seksoghálvtrýss hesu ferð snýr tað seg um fisutíðarskipanina leingi um gildistíðina rættindum tað snýr seg um føroyskar smábátar og til ymiskar tillagingar og fylgi broytingar landsstýrismaðurin í fiskivinnumáli jakomvestergar legði málið fram fjórða novembur og eftir fyrstu viðgerð trettanda novembur varð tað beint vinnunevndini nevndin viðgjørdi málið á fundum fýraogtjúgunda novembur fyrsta áttanda og fjúrtanda desembur undir viðgerðini hevði nevndin fund við umboð fyri meginfelag útróðrarmanna peturs siversen útróðrarmann ólav jacobsen útróðrarmann vága útróðrarfelag føroya fiskimannafelag føroya reiðarafelag havstovuna vørn og landsstýrismannin í fiskivinnumálinum jacob vestergaard undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta ein minniluta meirilutin sum eru eg sjálv bjarni hammer bjarni kárasom petersen og hennik old hevur hesar viðmerkingar við hesum lógaruppskoti verður løgtingið fullkomiliga krøkt av tá raður um at skipa fiskivinnuna grundleggjandi heimildir verða fluttar frá lóggávgevandi valdinum yvir til útinnandi valdið so landsstýrismaðurin far nærum fríar hendur til at skipa allan fiskiskap fiskidagar og fiskidagar leiðir umbýti av døgum millum leiðir og veiðuhættir býti av døgum innar í ytrileiðum flokking á fiskiførum og so frameftir og so frameftir veiða skal skipast eftir einari umsitingarætlan men júst hvussu hetta fer at verða ásett er ikki serliga greitt tað er nevniga ikki lógarásett skylda at fylgja umsitingarætlan men ein avtala í samgonguni fyriliggur sambært viðmerkingunum landsstýrismaðurin skal ikki leggja nakra umsitingarætlan fyri løgtingi til viðgerðar til kunningar ella til samtyktar tað var eitt bragd tá undanfarni landsstýrismaðurin fiskivinnumálum megnaði at fáa semju millum umboð fyri fiskivinnu og fiskifrøðina um eina umsitingarætlan við tí endamálið á føroyskur fiskiskapur skal vera burðardyggur bæði lívfrøðiliga og sosialt tað eru tí eisini gleðiligt at núverandi landsstýrismaður sigur seg fara at fylgja meginreglunum ið gjørdi her eru tó fleiri avbjóðingar tí fyri fleiri bólkar er fiskidagatalið ikki sama sum tað var tá avtalan um umsitingarætlan varð gjørd tagar eru varandi fluttir millum bólkar og er útgavsstøði fyri lækking og hækking og døgum tí skeikla í mun til upprunaavtalu lógin áleggur ikki landsstýrsmannin at fylgja lívfrøðiltilráðingini ella leisnum fyri umsitingarætlan og hann kann í prinsippinum gera sum honum lystir løgtingslógin um fyrisiting av sjálvfeingi sum undanfarna samgonga í tvey túsund og seytjan samtykti ásetti greitt at landsstýrismaðurin skuldi leggja fyri løgtingið umsitingarætlan og veiðureglur í uppskoti til samtyktar sum seti karmar og mannagongdir í sambandi við at áseta mestloyvdu veiðu og í sambandi við at áseta fiskidagatal á henda hátt kundu fólkavaldaparlamentið tryggja at allir partar verða hoyrdir og at breið undirtøka er fyri umsitingarætlanini júst í samsvari við gjørdu avtaluna um umsitingarætlan har tað stendur og í endurgevi karmurin um at áseta fiskidagar verður ein politisk góðkend verða ein politiskt góðkend umsitingarætlan sum ásetir reglur um mannagongd fyri hvussu árliga fiskidagartalið verður sett í staðin fyri at tryggja sær hesa breiðu politisku undirtøku frá løgtinginum tekur landsstýrismaðurin allar heimildir til sín sjálvs og byggir fiskivinnulóggávan ág politiskar semjur gjørdar í einari smalari samgongu løgtingið fer frameftir at hava millum lítla og onga ávirkan á hvussu milliardarvirði av fiskatilfeingi verður umsitið meirilutin ivast í um samgongan hevur verið heilt greið yvir hvussu stórt vald við hesum verður flutt landsstýrismanninum og umsiting hansara og hvussu ógjøgnumskygt fiskivinnulóggávu øki sum frammanundanlongu er rættiliga samansett og torgreitt verður frameftir ásetingarnar um innar og ytrir fiskidagarleiðir sum higartil hava verið lógarásettar vil landsstýrismaðurin eisini hava heimil til at seta í kunngerð tað heldur meirilutin ikki vera skilagott og tekur tí undir við at strika hesa áseting sum skotið upp í álitinum umboð fyri útróðrarflotan hava víst á at húkaflotun er sera kroystur frá øllum síðum hettir ein bólkur ið ikki hevur fingið tillutað makrel ella annan stuðul og sostatt ikki finguð lut í stóra vøkstrinum í fisfeingin snelluflotin verður hart kroystur av línuni og landsstýrismaðurin hevur í nevndini játtað at hann vil umhugsað at leiðir sum hava verið grundarlagið undirsnellufiskiskapi kunnu avmarkast ella frægast fyri líðnum einki ítøkiligt liggur tó á borðinum meirilutinum heitir staðiliga landsstýrismannin um at taka ávaringarnar um neyðarópini frá útróðrarflotanum í álvara og gera reglur sum tryggja grundarlagið hjá teimum sum hava útróðurin sum sítt livibreyð við uppskotinum fær landsstýrismaðurin heimild at seta treytir fyri fiski far undir fimtan tons fyri at hesi fáa fiskiloyv meirilutin vil her vísa á at tað er umráðandi at fiskimálaráðið tryggjarar av krøvini ið verða sett til útróðrarbátar sum treyt fyri at fáa siglingarloyvi eru rímilig landsstýrismaðurin ætlar at skipa in serligan bólk fvið opnar føroyskar føroysk bygdar bátar tað eigur at vera løgtingið sum ásetir bólkarnar og kann tað kann ikki vera rætt at ein landsstýrismaður av sínum eintingum kann skipa ein nýggjan bólk í kungir við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja og eg skal líka leggja afturat harra formaður ati tað er soleiðis ati minnilutin sum fær orðið um eina løtu leggur fram eitt broytingaruppskot um at strika tá jakubvestegaard mælir til at tá landstýrismaðurin mælir til at áseta kunngerð ásetingarnar fyri itre og innari leiðir fiskileiðir altso ásetinar um innar ytre og fiskidagarleiðir og tað broytingaruppskotið er eisini at ynskji frá okkum í meirilutanum orsøkin til at tað er minnilutin sum seta tað broytingaruppskotið fram men vit stuðla tí sum nevndin er samd um tað broytingaruppskotið men orsøkin tilat minnilutin setta fram tið reint tekniskt tí visti mann ger eit broytingaruppskot so skal mann siga sambært reglunum í fyri lógarsmoðu her í løgtinginum at við hesi broyting tekur mann undir við málið man kann ikki mæla tað at at at at fella uppskotviðs broytingaruppskoti verður samtykt og tað kunnu vit sjálvandi ikki tí vit mæla til at fella hetta uppskotið rá landsstýrismanninum men vit fara kortini at taka undir við broytingaruppskotinum fyri fyrsutíðarleiðina so eveit ikki um hatta varð

atakk so era viðmerking tir høgni hoydal ger sovæl harraformæðr eg fari bara spyrja forkvinna í vinnunevndini vit eru vit vit hava fáar dagar eftir av hesum árinum og nýggja fisjudagarár byrjar fyrsta januar og fiskidagar skulu ásetast men hava vit fingið nakað stovnsmeting frá havstovuni ella nakað tilmæl frá havstovuni sum gera at vit hava naka meting av hvat ið hvat íð fiskudagan talið verður næsta ár fyri teir einstøku bólkarnar um vit fylgja teirra umsykaraætlan sum sum vinnan og og fiskifrøðini bleiv samd um men vita vit nakað um hvat hvat hvørj úslipini eru tað er er mær taðerikki tað øgiliga øgiliga løgið vit hava fjúrtan dagar eftir av árunum og vit ána ikki hvat hvat hvat ligur í kortinum frá frá fyrsta januar tað tað tað ks mær heilt mæra
bóttligt
ger so væl bers samulsen takk fyri vit hava fingið ávísar upplýsingar um hvat vit vænta at havstovan fer at mæla til í mun til umsitingarætlanina í mun til niðurskorðir ella ella í munt tar regulera fiskidagarnar men eg haldi eg fari at heita landsstýrismannin um ati í hesum orðaskiftium at taka orðið og greiða frá tí at eg vænti at samgongan fer at taka undir við landstýrismannin her og sum vit vísa greitta í álitinum so verða allar heimildir fluttar yvir til landsstýrismannin nú altso fiskivinnulóggávan verður í øgiliga stóran mun tikin úr lóggávu ógagevandi valdinum og flutt yvir til umsitingarvaldið ella útinnandi valdi og og tað er tí er tað landsstýrismaðurin sum fer at áseta tað eftir nøkrum leiðreglum sum standa í viðmerkingunum at hann fer at fylgja akkurát hvussu tær fara at síggja út tað tað vita vit simpultenn ikki men landsstýrismaðurin veit sikkurt meira enn tá ið hann seinast var til hoyringar í vinnunevndini gangið út frá tí vit eru komin nærri vit eru komin longri út ári og so tí fari eg at heita á høgna hoydal um at fáa tær upplýsinga
arnar frá landsstýrismanninum takk fyri ja takk so er næstur at røða beinir
johannesen ger suvæl takk fyri harra formaður ja eg skal lesa álitið upp hjá minnilutanum minnilutin jóhan dahl beini johannesen og jáku mikkelsen hevur hesar viðmerkingar fyriliggjandi løgsmál eru broytingar í sjófeingislógini ið bleiv samtykt fyri einum ári síðani broytingar eru innan fiskjutíðarskipanina gildistíðarrættindum ásetingar fyri opnar føroyskar bátar og annað størsta broytingin er tann at frameftir ásetir landstýrismaðuri fiskidagarnar í kunngerð ið verður gjørt eftir einari umsitingarætlan í mai tvey túsn g nítjan kom ein arbeiðsbólkur mannaður við umboðum frá fyrisiting havstovuni og vinnu við einum tilmæli um eina umsitingarætlan ið hevði til endamáls at finna út av hvussu vita á besta hátt fyrisita fiskiskapin eftir botnfiski í føroyskum sjógvi minnilutin heitir á landsstýrismannm um at umsitingarætlanin verður verður partur av árligu frágreiðingini hjá landstýrismanninum ið hann skal leggja fyri tingi sambært grein sjey stykki fýra lógini minnilutin mælir landstýrismannin til at mannagongdir viðvíkjandi áseting ar fiskisøgum sum tilmæli av umsitingarætlanin leggur upp til verða fylgdar í sambandi við viðgerðina av hesum máli hava hoyringspartar mett at fiskitaðarskipanin er skeiklað orsakað av broytingum viðvíkjandi fiskisdøgum síðan mai tvey túsndog nítjan í tí kunnu hesar broytingar ikki fremjast við støði í umsitingarætlanini fiskimálaráðið hevur undir viðgerðini sent nevndini svar upp á fyrispurning um hetta har hasin hevur boðað frá at hesar broytingar eru tiknar til eftirtektar ið eru tiknar við í ráðgevingini fyri áseting ar fiskistøguni í tvey túsund og einogtjúgu sum sagt so ásetir landstýrismaðurin fiskidagarnir í kunngerð umframt fiskidagar leggur umsitingarætlanin upp til at markið millum innarur og fiskjidagarloyv verður striku í lógini og lagt t landsstýrismannin at umsita í kunngerð tað er orsøk til broyting nummar sjey ið strikar grein tjúgu í lógni minnilutin metir ikki at grundgevingar fyri hesari king eru haldgóðar tí mælir minnulutin til at vit halda fast í grein tjúgu í lógini lógin ásetir eins og við undanfarni lóg at løgtingið hvørt ár skat taka støðu til um gildistíðina rættinum skal leingjast síðani ári øgini er sambært lógini galdaninim tólv ár minnilutin tekur grundn við at giltistíðina á rættinum verður longd víð einum ári og so hava vit eitt broytingaruppskot sum undanfarnu røðara eisini var inni á har ið vit har ásetingin um innara og itra og fiskidagar leið framvegis skal standa í lógini ella fiskidagarringuri sum mann eisiniver í kendskum og við hesum broytingum tekur minnulutinm undir við málinum mælið løgtinginum til at samtykkja uppskotið men eg kundi eisini kanska lagt afturat at íálitinum frá meriunlutanum so har eru nógv ting nevnd mann eri kanska ikki samd úr øllum men eittin sum eg kann eg haldi eg kann tosa fyri allar nevndar í vinnunevndini um tað er akkurát tað við útróðrarflotanum ati tað er neyðugt at mann ger nakrar forbetringar har fyri teirra kor og mann kundi eisini hugt eftir stórum partin av heimaflotanum altso eisini trolaru á landleini og trólarbólki tvey og eitt part av bólki trý sum ligur í tung u sjógvi so í tí viðmerkindi so haldi at vit vit kunnu gott tosa fyri alla vinnunevndina at vit eru samd við tí meni sum sagt so mælir minnilutini í vinnunevndini samgonguumboðini til at vit samtykkjamáli
takk fyri hara formaður ja takk so eru tað viðmerkingar tað er
edva jacobsen ger so væl takk fyri harra formaður eg fegnist um tær broytingarnar sum bleiva gjørdar sum samgongulimir hava lagt upp til og tað er tað mann tekur í paragraff nítjan at nærri reglur um fisjidagarleiðir at tað ikki er ein partur av tekstunum og tað mann tekur paragraf tjúgu burtur úr alla ella ikki tekur handa burtur soleiðis at at idra og og innara leið ikki kann bara regulerast í kunngerð tað haldi er øgiliga tað er ein tryggleiki fyri teir sum sum virka økinum tí man kann altíð siga tað at ja tað er ikki meiningin at gera nakað við tað men so er tað staðfest inni í lógini at hasin ivin skal koma teimum til til góðar og tað sum skal gerast nakað við tað tað skal koma í eina broyting inni her so tað tað vil eg takka fyri at at mann er hoyrdur akkurát í hasum málinum og mann gjørt sær broytin

ja takk ger so væl beinir johanesen ja takk fyri og jú tað er sum edvar jacobsen sigur so var hetta ein samd nevnd faktiskt sum tók undir við at vit broyta hetaher nú er tað so minniluta sum setur broytingaruppskotið fram men vit vóru faktisk samd um tað at bæði í uppskotinum og eisini í umsitingarætlanini so ert e kanska ikki akkurátmann serliga akkurát ikki argumentini fyri at gera hesa broytingina og tí hildu vit tað varr skilabest vit hildu fast við hesum her
takk fyri
jatakk so er ta høgni hoydal sum i viðmerking ger so væl harra formaður tað eri tað er altíð ein lítil bati at mann varðveitir markið millum itre og innari fiskidagar leið men eg fari at spyrja beini johannesen um hvussu hannkennir tað sum tingmaður at vt vit standa her sekstanda desembur og vit ána ikki hvat hendir í fiskidøgunum komandi ár allir útróðrarmenn lýniflotin farsólararflotin eingin veit hvat gongu fyri sær hvussu hann kennir tað í einari skipan at hann mann bara siga tað frá nú era skal landsstýrismaðurin bara gera akkurát sum hann vil flyta fiskidagar millum bólkar om hann vil vit ána ikki hvat ið stovnsmetingin er hvussu hann kennir tað sum tingmaður at at at umboða føroya fólk og ikki minst at tey starvast á fiskivinnuni í í hesum málinum tá imum bara letur alt upp í hendanar á landssýrsmanni uttan løgtingið hevur nakrar
ávirkan
jatakk ger so væl beini johanesen ja sambærtumsitingarætlanini sum høgna hoydað eisin var við til at geras so erur koyrt fá trýsinair tað er tað at tað var óbroytt ella tei vaksar fimm prosent ella teir minka fimm prosent tað kunnu vit so hólsukursvita men so er tað tað tað hellir tað er so tað men so er tað tað summeirilutin eisini inni á hettaher við at vit geva fiskimánlaráðnum alforstórs vald men tað sum morilutin faktiskt mælir til tað er tað at vit í einum uppskoti um samtyktar skulu heldur gera akkurát tað so eg veit ikki eg haldi ikki tantað er tann
døgurðum undir henni takk fyri hava tað ja takk so við næstu røðari tað verður henrik gold ger so væl
ja eg kann eg vera samdur við teimum undanfarni at undanfarni røðarunum at ug jólagleðini so kann mann gleðast yvir ta syndur sum er positivt millum annað tað at tað sum var skoti uppi við við tað var jú eiteitt øgiligt stríð at at fáa hansa ringin inn í lógina og fyri at sigra í sínari tíð fyri at sigra sær at mann ikki bara kundi hoyggja runt við tí sum nú einaferð fann fyri gott og tí var tað gleðiligt at mann kleppu frá at brúka harðlig orð til at fáa tað at bleva verandi í lógini og tað skal so teir sum umboða samgonguna hava rós fyri at tær róðu síggja alvorðin í tí at mann sleppur bara endanum á hasum økinum hitt er so at mann bara sleppur restina sigur som so hetta hetta finna tær út av ella fiskimánlaráðnum tað er so eini heilt onnur so síða av tí heila tí at tað man ger altíð kunngerð eg minnist tá ið eg kom inn hei fyrstu ferð tá vóru tað summi tingmenn sum vóru ógvuliga skeptiskur tá tað stóð ein í einum reglubroti at landsstýrismaðurin skuldi í kunngerð gera eitt annað so spurdi fleiri um hvat er hetta hvat gangur hetta út uppá also hvat hvat er ætlanin við í kunngerð hví seytir mann ikki lógina nú eru lógin e hurlivar sær av ta aðru ver og alt skal gerast í kunngerð og tað virkar øgiliga løgið at at mann góðkennir tað at høvuðsvinnan skal skipast í eini kunngerð og løgtingið er sett líkasum uttanfyri om mann hevur ikki nakra ávirkan á ikki ávirkan á fiskidagar tað hevur so ikki nakað nýtt hevur e ynskið øgiliga leingi at løgtingið ikki skal hava ávirkan á fiskidagarnar eit sindur ringt at vita hvat ið løgtingið skal gera tann dagin t einki skal hava ávirkan á nakað onkur kann koma við eini frágreiðing av einum lærum slagi og siga hetta er tað sum okur fara at viðgera nú so so so er tað restin er so undirorðnaðr og hugsanarháttur eg minnist at okur hevði ttein eina lóg fyri fyri margfeldislóg tá vórðu tað fleiri sum kritiseraða ógvuliga harðliga um at tað var nógvar kunngerði eg haldi hristian formaðurin í tingbólkin hjá fólkaflokkinum var ein sum segði hervur for nógvar kunngerðir nú nú sigur mann nú nú kann alt gerðast tað trúgvi er ógvuliga løgið altso tað er uppfatandi og tað sum er tað ringasta øllin tað er tað at mann upppykir eitt missálit úti á á fiskigrunninum á fiskimálaráðið tað er ikki stórt álit á fiskimálaráðnum frammanundan tí tað eru nakrar avgerðir sum eru tiknar sum eru foldnar ógvuliga undarliga út og tí eru tað ikki serliga stórt álit á avgerðini í í í fleiri førum tí ár hjá hjá fiskimálaráðnum tað vara ikki betri aftaná hetta tað sum eg undirst ivi tað er tað at at líkamikið hvør sitandi meirilutin er at mann ø ger at tekur eina avgerð um at tingið skal setast uttanfyri allar avgerðir í høvuðsvinnum tað er tað sum eg haldi er rí síni løgi og nú er tað so frætt her at at onkur íð fólkaflokkin lurtar sambandsflokkurin hevur pakkað saman og farin er tvey og tað er pá grund av tí t tær vilja ikki hoyra nøkur ting um um í veruleikan sum sum sum hetta førir til øll issi her sum hava kritisera frammanundan at landsstýrisfólkini hava havt fá stórar heimildir tey siga nú at tað er eingin tað er eingin grei hvat hvat skal mann hava nakrar nakrar lógarásett ting til hví hví ikki bara siga tað at alt verður ásett kunngerð so er tað jú sera nógv nemmari at sita í løgtinginum sambandsflokkurin hevur alla tíðina kriiserað tað at mann ásetir nakað við kunngerð nú sigur mann fínt høvuðsvinnan okur seta tað og finna út av tí kunngerð verið ein ein ein samgongufundur merlum jólir nýttar í tinganesi jaso setur mann fiskidagarávur kunngerð áv fylgingin ger mann tað altso tað er ein taðn sum lesur hetta her eg má siga at tá i man kemur longur longur niður í hetta her hetta uppskotið har táaltso tað er heilt ófatiliga trupult hjá vanligum fólki tað hava eitt lógarsmíð skal eg ikki vera nakar vísmaður í lógarsmíði men tað er øgiliga viktigt at fólk sum hava við tað at gera altso í hesum føru tað kann vera landbúnaður tað kann vera fiskivinna tað kann era okurt heilt annað at tey kunnu lesa seg nøkulunda til hvat mann ætlar at gera nøkulunda altso at eiteitt ávíst forstáilsi er í lógini sum fólk vanlig menniskju skilja tað er totalt ruddað út í fiskivinnulóggávunum og tað hevur sambandsflokkurin staðin modelj til fullkomiliga totalt útruddan ikki eitur menniskja her á jørðini skilja hvat ið ið ið stendur í fiskivinnulóggávuni eg eri ikki a teimum allarallarallar men eg havi tass alt sitið við hesn her o nógv harrans ár verður formaðurin nevndini eisini nú stendur alvorliga á hjá mær at finna út av hvat eta mann ætlar við hesin her ymisku undarligu brotinum hvat eta mann ætlar tað stendur alvorliga á tað vísir seg til grein stykki hetta og greina hatta og so verður broytt grein hitt og greina hatta og ein ein tey sum hyggja niðast í í tey kunnu líkasum fáa eina uppfatan av mann mann burdi kopierað eftir hr etta sum stendur ímóti endanum her og og sent út so so fólk kundu sett hvat tey heila huhvussu hvussu sløkt kann mann gera tað og tað er gjørt við einum endamáli og tað er at eingin skal kunna finna út av tí summan ú einaferð ger tað haldi eg er øgiliga løgið sum sagt tað skapar eitt missálit á tað burdi ikki verið verið verið altso tað burdi mann lart upp fyri at ein høvuðsvinna kann mann bara siga okur áseta altíð kunngerð púrasta púrasta hemlingsleys áseta í kunngerð

summa hvør forstanda tæð sum vil eg havi virkuliga stórar trupulleikar av at skilja hvat mann ætlar mann kann hava mistakkað um tað men tað er ikki gott nokk altso tað er ikki gott nokk at mann í høvuðsvinnuni hvøri sínum lagi skal hva mistakk umg hvat mann ætlar at gera
tí var eg takk fyri so er tað bjarni hammers
sum hevur eina viðmerking ger so væltakkfyra hara formaður ja nú tær verður avgjørt at at øll fiskivinnan skal skipast í kunngerð so er tað kanska tað positiva visti e tað einasta positiva sum er so verður tað so verður tað tað minni at gera í vinnunevndini kanska lítið og einki og og sjálvandi løgtingið kemur at hava nakað væl færri løgtingsfundur tað er so mann má eisini royna at síggja tað sinduriav positiviteti sum er har og tað er tað vmantað er so

jtakk fyri gersvælformaður tað kundi verið ein ein hugsan til dømis var tann at í staðin fyri at tingfólk kundu hava eitt hálvtshjálp í síðuna av kunna fara upp tileitt heiltsjóp tá ið mann hevur frásækt sær allar allar allar møguleikar at regulera tá ð hetta er komið ígjøgnum og uppskotið um margfeldi kostatað nú eitur tað minnist t ikki aftur tá ið te kom ígjøgnum afturat so pjøðist eingin at hava serliga nógvar fundir her so orðnar tað rest restirn er ornligt at umhvørvisstovun yvir kunngerðin og og fiskimálaráðið orðnar restinr ar kunngerðin ikki ein nei ikki e menniskja skilji hvat ið ætlanin er viðtí hetta er virkuliga ærligt tað sum eg sigi eg ikki ikki nei mi kki loyvi at brúka skíjubígir nei men men men men tá ið tað stendur so nógv á at finna út av hvat mann ætlar mann má lesa tað upp í saman upp í saman upp í saman hvat er ætlanin men men allíkavæl so kann tað standa á men trossa alt til rósferði teir miriella minnilutalimirnr í í nevndini so tóki teir kanska nøkur ting burturúr segði at hetta trossaalt vilja okur hava ein ávísa at útlendingar ikki kunna fiska inn av hvørjum fjørði við við stórum skipi tað er so altíð eitt framstig men

kristinahafoss ína viðmerking ger sovælja hetta broytingaruppskotið er hvørfalt skilagott men annars gottá hennikold tekur hetta upp við at hvar gongur markið millum hvat løgtingið skal áseta í mun til hvat mann loyvir ennn landsstýrismannin sjálvan at áseta og hendan her broytingin ger í hvørfalt tað at í øgiliga øgiliga øgiliga stóran mun so kemur landsstýrismaðurin at gera sum hann vil og hetta snýr seg um milliardarvirðir væntar hennrikold at eitt komandi landsstýri fer at broyta hetta aftur soleiðis at løgtingið fær itt sindur av ræðistrætti aftur á hasum økinum ella væntar hann at hetta verður tað
frameftir
takk fyri ger sovæl hennioldformaður eg ja hetta sspurningi a kristinu íhafossa so mann kann loyva sær ivast tá mann fersta hevur slept endanum hvat hvat t hvør hvør klárar at hálið innaftur um fløkjan er blivin so stór at eingin sær seg førar fyri at at at hála inn aftur eg haldi at mann skuldi langsyarin í farin í holt við gjørt eina einkláru lóg tað kann ikki bera til at tað skal vera so trupult at finna út av hvør skal fiska hvar við við einum vanligum raðskapi tað eigur at bera til at seta tað eina lóg soleiðis at vanligur menniskjur skilja hvat tá ið ein ein maður fær út at rógva ella ein bátur at loysir á landi so eigur hnar kunna so eigrararnir kunna síggja hvat havi eg loyvi til at gera og ikki bara ja hvað stendi nú eini kunngerð og hvussu nógvar kunngerðinar eru og tað er ikki næ mær at finna allar heldur hjá vanligum fólki eg haldi at tað er øgiliga keðiligt at eg komi har til at mann mann mann løgtingið frásigur a eitt so viktigt ting sum fiskivinnulóggávan í føroyumtað er
øgiliga øgiliga avgerandi takk fyri so er tað
jóhandal sum er hon á viðmerking kirkjóttvæl ja takk fyri formaður tað er sera trupult at máta vera hjá hennara tínum sørápparli og ikki kenna sær sítt eina barn og hasa eina barn tað er tann umsetingarætlanin sum hann var við til sjálvur at gera í einum samgonguni áðrenn okkara har er mann klárt gjørdi tað greitt at tað skuldi gerast fyrst at leggjast burtur frá til løgtinginum og gerast við kungin av landsstýrismanninum og tað er júst tað sum hendir her í løtuni akkurát so sum hann tekur gold og hansara samgonga yngsta dag at mann tekur málið út frá løgtinginum og leggur tað til til faglætuna tá ið siga til tann umsøkratlan har vísarlig ráðgevingin í havstovan og aðrir saman við vinnuni eru við til at áseta fyrki dagarnar tað er sakin í nøtskálum sannurøkur ólv stendur uppi á røðarbarnum her og spælir komedievirs bakasið soleiðis hann veit væl at tað er hansara egna barn og ikki okra barn
frá maður
takk fyri ger so vælhendrigoldgangar efti har johandalur og asari uppi nú meni men mæ altso eg havi nú ongaíðvir a umsetingarætlanin men lat tað so fara men men tað er tað er ikki akkurát tann parturin mser tað men allar aðrar broytingarar sum eru í sum mann setir í kunngerð sum mann setir í kunngerð hvat er landstýrisfólk atn gera tað er tað sum eg haldi er eitt er tað at mann ásetir fiskidagarnar lat mann kann siga lat tað s vara meg eg haldi ikki tað sudi tað skuldi ið verið gjørt tí ati hetta forrúmið inni her so kann mann siga sum e havi ikki annasi um tað og onnur hava eitt sindur betri anni si um tað at tað skuldi verið tað best egnaða til at ásett hatað sum var fiskidagar men serliga allar treytirnar komnari kunngerð tí her hevur til dømise vinnunevnd hon hevur møguleikar at innkalla fólk líkamikið hvør tey eru ogtaðhava gjørt leistini í hesum førinum all øll øll tesir teknisku broytingarnar sum einki menniskja á jørðini finnur útav eingin finnur útav tað hoyrir ikki heima íeini fiskivinnulóggávur sum bara er so einkult sum
tað fór út at fiska og koma inn aftur takk fyri so er tað høgni hoydal sum hevur orðið
eg haldi at meirilutin og vinnunevndini hevur skrivað eitteitt gott álit hesum málinum og sum eg nevndi í eina viðmerking so er tað ein bati at eisini samgonguumboðini hava tikið undir við at í hvussu markið millum itre og innar firjutaðarleið verður ásett við lóg

veit at nógv fólk hava givið upp troyttast av vit høvur at viðgera spurningar um fiskivinnuna næstan bara hava kastað frá sær sum hennrik old segði meni tað kunnu it ikki loyva okkum og við øllum vanda fyri at troytta tingfólk so fari eg ikki at góðtaka tað tað sum it viðgera her í dag er lívsgrundarlagið undir teira føroysku tjóðinum

í undanfarnum áðrunn ella hjá okkum sum nú liva men hjá øllum sum eftir okkum koma nevniliga hvussu umsita vit tað livandi fiskiríkidømi í okkara egna sjógvi tað er tað málið við viðgera her í dag men vit vita tað tað fær minni uppmerksemi millum tingfólk eisini í pressuni útium samfelagnum tað fær minni upmerksemi enn eitt mál um at ein tingmaður í samgonguni hevur sagt at hann er ivasamur okkur há landstýrinum at akførur fyri allíkavæl tað eru yvirskriftirnar í fjólminum soer biljustinussen verðr ímóti hesum akførur fyri allíkavæl í johandalur hevur sagt túsund ferð hann er ímóti onkrum í akfør fyri allíkavæl tað er tað sum setr dagsskránna eg haldi tað er ein ein ófatilig fólkaræðislig niðurbræðing sum fer fram í okkara samfeløg løtuni hetta málið er ikki barnið hjáhennikold sum johandal royndi eisini at bera bótptaika fyri altso stótt og støðugt tá mann leggur alt valdið til landsstýrisfólk umber mas seg við jamen tað er onkur annar sum hevur gjørt tað nei taðertað ikki tað var eitt stórt framstig at fáa eina umsitingarætlan logsins sum semja var um millum øll umboð hjá vinnuni og havsstovuna umborð í fiskimálaráðið og vørðum og tann umsitarætlanin fyriliggur og er eisini grundarlagið undir viðmerkingum fleiri í hesum uppskotinum men tað sum undanfarna samgonga stríddist fyri tað var at løgtingið mátti sjálvandi samtykkja undirsumsitinarætlan við einum uppskot til samtyktar var tað uppskotið eg vil siga at tað sum eg eisini nevndi undir fyrstu viðgerð at um mann ikki vil tað sum minstamark at ein semja verða undirskrivað millum flokkarnar í føroyum soleiðis at tú hevur eitt lógargrundarlag ella eitt heimildagrundarlag politiskt undir tí sum fyrisitingin og landsstýrismaðurin gera og tað er ein himmalvínmunur tí gongdin hevur verið hennikold var eisini inni á tí eni heinesins sáli bardist í mong mong ár og eydnaðist við tí at fáa trolfríu økini í lóg og hví var ð hví var tað týdningarmikið tí at tað tað var kussu sera týdningarmikið fyri allan útróðurin ikki minst norðanfyri tí at tað er ein stór misskiljing at halda at tað er ein landsstýrismaður sum hevur valdið í hesum tað er tit sum eru løgtingsfólk tað eru tit sum eru vald at umboða fólkið og tit mugu edu en landsstýrismaður er bara ein tænari hjá fólkinum og ein tænari hjá tinginum men vit hoyra afturá aftur at nú er tað landsstýrisfólkini sum áh tað er mítt arbeiði bara at taka avgerð eftir á egnum høvdi hvat er hent hvussu ber tað til uvit hordu lanstýrsmannog mentanmálin siga tað eg eri valdur at taka avgerðir um um um listastuðul nei løgmaður kann prinsiptuni velja dóttir sína sum landsstýrisfólk merkir tað so at ttað er hennara uttan um nakantíði vir vald merkta so taðer hennara hugsanin skal avgera hvussu hvussu mentanarpolitikkurin er hvussu fiskidagar verða ásettur hvussu lývst grundarlagið um teirra føroysku tjóninir verðu ásett tað er ein fólkaræðislig niðurbræðing at alt vald verður lagttil fólk sum skulu verða tænarar hjá tingunum og tingfólk sita ber onikka og takka nú ein dagin til fíggjarlógar viðgerðini segði at tingmaður eg fari at takka landsstýriskvinnu fyri at hon setti pengar av at hon setti pengar av nei tað er løgtingið sum setir pengarnar av tað er løgtingið sum játtar og tað er eisini løgtingið umboðandi alt føroya fólk sum áseta reglurnar fyri hvussu vit umsita og varðveita okkara fiskastovnirnar sum teir geva ha mest møguligt avkast og varandi virði undir føroyska búskapinum eghavi sær áhaldrar nógv tí arbeiði sum hevur gjørt í samand við umsitanrarætlanina men eg fari bara staðiliga at spyrja landstýrismánnum heita eina ferð enn hví hví skulu vi ikki samtykkja í lóg eina umsitingarætlan sum landsstýrismaðurin so kann áseta eftir tí tað er rætt at løgtingið skal ik i berjast fiskudagar hvørt ár men hvør tryggleiki eg nú í hesum her her ver eingin trygd trygd fyri at fer at fylgja umsykarætlani hvussu tey fyrstu árini men hvat nú hjáhøgni hoydalrvaldar aftur og far at eleruum og bara finnur upá at gera eittlanað at flyta a flyta fiskidagar frá einum bólki til annan tí onkra trýsta so er einki eingin trygd undir vinnuni tað r eingin trygd undir búskapinum tað er eingin trygd undir tí lívfrøðiliga undir okkara náttúruríki dømi sum vit øll eiga fyri okkum um framtíðina og tí mæli eg staðiliga til at taðvar tikið undir við við uppskotinum hjá hjá meirilutanum at vit aftur fara at fáa tingvald og fólkavald í hesum landinum og ikki halda tað at vit skuldu leggja allar avgerðir um okkara framtíð í hendurnar á nøkrum landstýrisfólkum sum ikki tey nýtast gjevar á fólkavald nú jakuv vestegar r feldur fólkavaldið hann kundi akkrað saman vera ein maður sum var tikin inn frá gøtuni í gjár tað kann løgmaður gera tað valdi liggur ikki hjá landstýrsfólkunum

og so liggur harafturat í hesum uppskotinum her harra formaður la harra formaður at mann leingir eitt ár tey tólv árarættindini sum vórðu sum vórðu lugta út fyri fyri góðum ári síðani tað var siga at við tað samtykkið eisini í tað at lata eitt virð upp á tríggjar milliardir afturat uppi í hendurnar á fýra fimm reiðaríun í føroyum tað fær heldur onga viðgerð tískil harra formaður vit eru einar fólkaræðisligar at løgtingi og tit sum eru fólkaøll sum er í fólkavaldið hesirm landinum taka valdið aftur vegna fólki og ikki lata tað út til landsstýrisfólk vit í næstan komin har sum ma kallað í frá daldssamfelagn tað var kongur sum býttu út jørðina til sínar teknar og vistimannikki var væl við kong ja so hevði tó ongan kjans og øll hini vóru bara vóru bara tænastufólk hjá teimum sum fingu privolegini frá kong
hetta gongur ikki í einum demokratiskum samfelagi takk fyri takk fyri so havi
viðmerking bjørt samelsen fyrst ger so væl takk fyri atso nú er tað soleiðis t høgni hoydal at hann fekk je gjørt hesa her øgiliga góðu semjuna um umsitingarætlan eina semju millum fiskifrøðina og vinnuna og tað er hóast alt gleðiligt at jakubvestergaard sum hevur verið haldi eg fyrr nokk so harðligur ðtala ímóti alt sum eitur umsitingarætlan ella slita up í glens í veruleikanum fyrri tíðini at hann nú tekur tað inn har tað er ikki fyrstu ferð at mann særa jakobvestegaard beginnar at fylgja høgna hoydal so eg haldi at vit skuldu fegnast um tað men eg hugsaði um eg kundi fáa høgna hoydal at greiða frá tann prinsipiella munin á at vit samtyktu jú hetta skuldi fyri løgtingið í einm uppskot til samtyktar her kemur tað sletki feri løgtingið á nakan hátt kann høgni hoydal greiða frá tí prinsipiella mununum
tíð tíð takk fyri
takk fyri ger sovæl høgni hoydal ja harra formaður tað kann takast trúst at greiða frá tí men altso løgtingið lóggevur landsstýrið umsitur so hevur tað sum eitur kunngerð tað er ein annar onnur slag av lóggáva sum sum har har tú útgreinar lóggávuna við ítøkiligum avgeðunumeia fyrisiting tað sum er hent á fiskivinnuøkjunum serliga men eisini á mongum øðrum økjum við tað er at kunngerðirnar nú knappliga blíva næstan sum lógir altso næstan sum løgtingslógur altso ein kunngerð má altíð vera innan fyri ein karms løgtingið ú og tí var uppskoti hjá mær og eg veit gott øll embaisfólkur helsti samd við mær egskigi tað má vera løgtingiðnum samtykkir eina umsitingarætlan so kann mann broyta hanna aftur hso minsta mannknei mann hava eina semju um tað sum tað er so tað er niðurskrivað tí annars er tað bara tilvild so leingi sum tað so leingi sum sum sum sum skilagóðar og sakuligur avgerðir arð tiknar so so kann tað bara til eina tíð men tað er einki grundarlag fyri at tey sum lógurnar snúgva seg um altso alt samfelagið í serliga før vinnuna at tað verður so landstýrismaðurin kann um tansamtdir hjá hettar í prinsippinum tak ogsita allar fiskidagarnar frá bólki trý yvir í blókk tvey ella taka allar dagarnar frá frá útrópasfotun at koyrda yvir í bókk trý tað kann hann uttan t løgtingið kann gera nakað og tað er tað valdið sum løgtingið má geva frá sær tí er ein prinsipiellur munur á um tú gevur landstýrismannin heim hildar út inn á løgtingisins vilja ella tú bara sigur landstýrismaðurin bara ger sum hann vil og eg eri komin tað niðurstøðu sum hennig old var inni á lógin í dag kann akkát saman bara standa grein eitt landsstýrismaðurin ger sum hann vil grein tvey lógin fær gildi dagin eftir hon em samtykt
aa
takk fyri so e tað biljustinussen ger sovæl uttan at løgtingið kann gera nakað tað er ein fallittaklæring løgtingið kann altíð taka valdið frá ein landsstýrismanni løgtingið kann altíð siga ein landsstýrismann upp løgtingið kann altíð broyta eina lóg sum ein landsstýrismaður lóggevur eftir ein landsstýrismað sum ein landsstýrismaður fyrisitur eftir ein landsstýrismaður situr bara og stýrir eftir teimum lógum sum vit hava givið honum at stýra eftir og tað er eitt frítt val sum løgtingið hevur tikið hendan samgongan er samd um at landsstýrismaðurin skal býta fiskidagarnar út tí vit halda tær ein fyrisitingarlig avgerð og tekur hann til dømis allan fiskidagarnr frá bólki tvey ið gevur allar tl bólk trý jen so verðu landstýrismaðurin koyrdur frá tað er so einfalt sum tað so hetta her sum høgni hoydal málar upp á veggina at tað passar jú yvirhøvur ikki landssýrismaðurin kann yvirhøvur ikki gera sum hann vil hann ger sum løgtingið vil sum samgongan vil tað er tað
tað snýr seg um takk fyri formaður
takk fyri ger so væl høgni hoydal hara formaður tað er bara als ikki rætt tað sum biljusinussen sigur tí eg eri samdur í tí og havi sjálv lagt upp til at tað var ein fyrisøkandiga avgerð at áseta árliga fiskjitagartalið eftir einari umsitingaættan tað tað taki eg undir við í hesum førinum verða bara ein blankukekkur givin ein fullkomin lankuskekkur og tað skul vit taka við eisini at tað er eisini hent tað og eg ivi meg grønan um at eg ikki tók størri fatur um tað mann er eisini farin at býta iskifiskirættindir út við kunngerð fleiri hava reist tað síðani teir siga tað byrjaði faktisk í tvey túsund og ellivu tá undir un tær myndasamgongunar tað er faktskt ein skandala tú er ikki kunna býta fiskirættindir út í kunngerð og bilistinusen gloymir tað ja so siga hn brso koyrn bara landsstýrismannin frá ja ja men visi landstýrsmaðurin tikið eina avgerð til dømis so býtt hesi tólv ár rættindi út til ttl onkran sum han kennir lat mæba a siga tað ella hevur ásett tikið alla fiskudaganina frá bólki tvey og koyr á yvirbal akturý ella øvugt so kanneg koyra landsstýrismannin frá men tá hevur borgarin tað veit bilistinsunasi tá hevur borgarin og tann sum hevur fingið efti rættindini eisini eina rættartrygd tað vil sigatað er slett ikki so einfalt tá tú tá tú umsitir so stór virðir og so stórar markað brótandi avgerðir sum at geva loyvir út ella áseta ski frameftir í nógv ár so broytist tik ikki tað fyri túat koyri landstýrismannin frá so hata er púrasta misskilt hetta her er blivið eitt eina ræði og lóggávavald í fólkaræðið eta seg til í

er tað jóhannes joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyriherar formaður ja hetað er onkur ting sum ekki skilji í hesum her sum minnilutin mælir til millum annð et her við ati minnilutin heur umdi at gildistíðinarrættindini verður longd við einum ári hví er tað neyðugt hví er tað galdandi eg skilji ikki ordliga ta t kanska landsmaðurin ella høgni hoydal veit

takk fyri ger so væl høgni hoydal ja harra formaður tað er jóhends jhelds nevndi og tað er júst teim rullhand skipanin altso í dag vil løgtingið samtykkir hettar so fáa tey fýra fimmstóra eiðaríini sum eftirhondini eiga alt tey eiga ikki bara uppsjóvarflotan teiy eiga meginpartin a heimaflotarnar við og útlendsku kapitalirnir sum inni har er nú fáa tey longt loyvini altso t rulla tólv ár fram afturat tað var sig í dag tríggjar milliardir í minsta lagi í avreðingarvirði í dagsins firði fáa tey íð hesar samtyktina tað er statiki vevur viðgjørt vátsog evvur og sum eg sigi t útlendingarnar sum vuu royna at koma inn í føroyska fiskivinnuna og ikki minst tær fra at koma nú á inn á atnað breksit teir sita okur nýggja sær í hondunum tí tar kundu eisin stt serliga tað víðari tað kunvestegort kann skriva loyvi út til onkran í morgin eisini hesar s kasonevandi vinnuligu royndarkvoturnar altíð sum koma í næsta ár dagin eftir kunu tir selja tað víðari til ein spekulant tað kundar og tað er tað vit atkvøða um í dag til til johannes joensen og taðhevur heldur ikki fingið nakað um verksemi so hetta er tann ullandi skipanin sum nú verður gjøgnumførd í dag karsj tríggjar milliardir aftur til tvey trý fýra fimm stóru reiðaríni í føroyum tað er tað sum eg samtykki í dag og onga viðgerð fær tað onga viðgerð farda tí fólkaræðið í føroyum
tey totalt undir niðurbreiðing takk fyri so er tað
eg má beginna við ati svara høna hoydal eitt sindur aftur upp á hansara niðurbræðing

tann lóggávan sum liggur á borðinum í dag við eitt løgtingið á hvørjum ári skal leingja og kann leingja veiði hter víð einum ári hon bleiv ásett í lógina av høgni hoydal sjálv og hansara samgongu og høgni hoydal og hansara samgonga samtyktu eisini tað árið eftir at lógin varð gjørd í tvey túsund og átjan uttan nakað serliga uttan nakað serliga viðgerð í tingunum at leingja tað loyvisttúna við einum ári longuri er tann søgan ikki hendan samgongan tað er eingin sjálvfylgja at loyvini verða longd aftur í næsta ár vstvisti tað høvuni hoyta heldur vussu løgtingið avgerð seinni komandi ár at siga nú leingi okur ikki loyvi heni við einum ári afturat nú er tað tólv ár sog tar held tað niður so verður tað soleðis hú ta er løgtingið sum ein hvella eia hvør tíð bestemma tað

og eg trúgvi eisini ta at løgtingið í sambandi við umsitingarætlanina er púra greiðulig vir tað og tann umsetinarætlanin sum bleiv gjørd hon bleiv eisini gjørdur umda síðst samgongu eg haldi sjálvandi ð at tað er tað er eitt bragd at mann hevui fingið eina umsitingarætlan og eg taki fult undirvið eini umsitingarætlan og eg haldi eisini tað at tað er øgiliga nógv gott í henni eg havi lisið hana væl og virðiliga tá eg sæð sum tá forga fask gongdur at gera htað umsitingarætlanin hon bleiv gjørd faktisk og og so hevu mann forsett harfrá og hon er í dag grundarlaga undir tí sum landsstýrismaðurin skal brúka fyri at kunna áseta fiski dagar tað verður eisini frá tí arbeiðsbókginum

hon tttat at fiskidagarirskuldu skulu gerast kunngerð mann mann skal flyta tað í løgtinginum til fiskimálaráðið og umsingina at at taka sær fiskivinum og at at tað sjálvandi virð støði í umsyknrarætlanini og havstovuni og vísarligu frágreiðinur sum annars eru verða lagdur eftir tí leislun sum stendur í umsyknrarætlanini tí hevði eg eisini hug eitt sindur at harta hendrikold í áðni tí athann siutødur uppi her og føroyskt seg fram sum um at tieru okur sum hava gjørt allar skandalurnar í føroyskari fiskivinn og tað er okur sum eri kunngerð hava valt at at at landstýrismaðurin skal skal vera tann sum skal ávísa fiskihgar tað r tað var tað var gamla samgongan sum avgjørdi tað í umsitingarætlanini

og jóans joansen í áni ur sínum fyrispurngi hoydal spyr um hett her við at leingja við einum ári taið sótu sjálvur her fvryhasun níggjan longd við einum ári eftir tí lógini sumvar galdandi tá sum evti egfinni eftir tann sama sum er í dag so kanska jóans joensen kann k koma upp her og greiða mær frá hví at gamla samgongan longdi fiskiloyvini við einum ári uttan nakrar viðgerð tinginum tí tað gjørdi um men nú tá ið hendan samgongan velur orsakað av umstendiani sum kanska er í korona og annað siga ókey okur leingja við einum ári títað hevur e einta hevr vereitt trupult ár fyri fiskivinn í føroyum báði og hvat vk í prísunog hvat vía vvør øðrum tingunum orsakað av korona so tað eri ikki so undar lit okur leingja við einum ári

og eg vil geva meir letanum rætt í einum tingi í teirra áliti sum eisini beinur joense var inni á tað er tað at okur munnu fara eftirhitja hvussu ot kuna gera um sýnar betri hjá útróðarflotanum er uttan iva eisini nakrir pótfalur gjørdir í samband við flyting av døgum henda við handa vegn sum sum sum mann kanska kundi havta umgingið skaðin hendir oku kunu royna at finaútav hvussu kunnu rætta tað

við ati kanska gera nakrar tillagingar og geva nøkur rættindir kanska aðrastaðni enna føroyskam øki fyri ávusa partar av flotanum har tað er pláss so at tað álesu líka borðini í dag frá minlutanumhaldi eg er í lagi og sjálvandi fari eg eisini at mella tinginim til at at taka undir

eg kann ikki ta vera við tá ið høguni hoydal eg má aftur eftir núhønum hoydal eina ferð telgjn í formannin tí hann stendur her uppi alla utíðina og tosar um sum um tað var dómardagur sum var hendur akkurát nú altso meðan hena hes samgongan esat ræði o hendan samgongan hevur avendað fyri milliardir hendan samgongan hevur gjørt hetta og hendan samgongan el hatta eg vil enn einaferð minna undanfarna samgongu á og iki skuli vtosa um um fortíð men tað vóru altso tykur sum sótu v ræði huni hoydal og aksever johannessen sum góðu føroyskari fiskivinnu ókeypis rættindur aftur fyrsta januar tvey túsund og átjan sirka seksoghálvfjerðs prosent av øllum tilfeinginum og tað er faktað so at standa í dag og bleiv við og bleiv við at at at trúttaniður fólk tað at henda samgongan hon er ein katastrofa nei hon er ikki ein katastrofa tað var undanfarna samgonga sum faktiskt varkatastrofan tað er faktað og so kann høvni hoydal standa her so leingi sum ho vera vil og siga tað at tað eru okur sum í dag sitað við ræði sum er trupulleikin

trupullekin belð skaptur fyrsta januar tvey túsund og átjan við hønum hoydal fiskimálaráð
bára takk fyri formaður takk fyri so hava vit
viðmerking høgni hoydal fyrst ger sovæl harra formaður eg kundi í eisin staðið og tosa um alt tas ð johandal gjørt sum fiskimállaráhari ella hvat hendi tey undanfarnu tretivu áruni johandal veit væl tað er púra tikin burtu úr leysari luft o visti polføroyski politikkur er blivin so at tú grundgevur tínar egnu skeivu avgerðir við at skylda upp á onnur jamen so er tað jóein váttan av tí sum eg havi sagt so er einki so er eingi eingi tingvald í hesum landinum jóhandal hevu millum annað sagt undir viðgerðini av hesum lóggávunumhjá hesi samgonguni at hann tók ikki undir við at hava rullandi loyvir telvár tað segði han heilt nýligan tað var eisini við myllun nú ætla hn a atkvøða fyri tí og tað einassum vit hava sagt í hesum málinum í hesum ítøkiliga málinum her tað er hví skal løgtingið samtykkja umsykrarætlanina sum sum landsstýrismaðurin fyrisitur eftir kann kann johandal for klára mær tað og fari at tosa um hvar hvar hvar skaðarnir henda jóhandal var sjálvur fiskimálaráðarir tái mann byrjaði at luta út fiskirættini við kunngerð eg fari ikkja johandalsskyldina fyri tí eg segði tað at tað iðra meg grønan at egat eg ikki fekk broytt tað aftur

ja takk ger sovæl jóhandal takkfyrihera formaður eg má siga ein ting eg eri óalmindiligani glaður fyri ta minnuliga samgongu sum vini hoydalal júst frá tíð ít frestinog ellivu óalmindiliga glaðir fyi ta tað er møguligt at er hentir pótfeilur har tað er møguligt onkur pástendur tað aðrur meini ikki í sambandi við útluting ella lla at ela tað at mann fór og deildi kvotur út til ávísar skipabólkar tað vór høgni hoydal og eg og aðrur sum gjørdu tað púra rætt at siga tað at oku haven rullandi skipani heldur ikki rætt hønni hoydal veit líkavæl sum er tað at í hansara egnu lóggávu sum hann sjálvur eisini hevði í gongd frá tvey túsund og átjan til tvey túsund og tjúgu har tytu síðsta samgonga eisini at geva eitt ár afturat í loyvistíð okur hava valt tað sama í ár tí okur meta tað at umstøðurnar eru soleiðis og hava verið soleis at tað síðsta ári at tað er eitt ferligt gerð at okur kunda leingja tað eitt ár og eg eri púra púra klokkuklárur statubekk um tað at okur tosa ikki um rullandi loyvir okur tosa um loyvir sum eru galdandi í tólv ár hetta hehøga ting avgerð næsta ár í desemburmánað í eina politikar semju at nú skal loyvi tig ikki leingjast aftur so var ikki longut aftur og so rulla tet niður ella telja niður eins væl og aliloyvini gera tað
longu tann søgan ikki takk fyri formaður
takkfyri er tað ija takk harra formaður tað sum eg var sernailis væl nøgdur við út í fyrstu viðgerð tað var tað at millum annað johandal men fleiri av sambandsfólkunum segði at hatta við at at at leggja eitt ár afturat hvørt árið at tað var ikki í ordan tað skuldi stikast og tað undrar meg stórliga at nú plássliga tað at mann sigur at korona hevur gjørt tað at at um tólv ár altso johandal trúgvi eg einki upp á spáðar um hvussu korona støðan er um tólv ár tað tað loyvi eg mær ivast í men lat hasum fara men men at brúka tað sum argument at at at siga a ttað er á rullandi lívi tað er ikki heilt tí tað var øgiliga greitt sagt av johandal ikki bara johandal men fleiri øðrum í sambandsflókkunum at hetta var tað hesi hálvárini so var tað ferdið eisini undir valstýrinum ikki minst tá bleiv tað skorað út á
takk
takk fyri ger so væl jndal gerorsaka hendrik old púra greitt tað at mín støða er akkurtát sama stadvek og tólvar loyvur eru tálvara loyvir men lógin s sigur tað eisini tað eins væl e gjørdi tað í henrisa samgonguskeiði at løgtingið há hvør ári kann taka støðu til hvussu mann ger við tað komandi árið um mann vil leingja ella ikki og eg aldri skal eg vea heilt ærligur visti mann brúkar vanliga sunna fornuft so hevur árið tvey túsund og tjúgu verið eitt sera sera sera avbjóðandi ár fyri allar vinnunig í føroym allan vina í føroyum og tí haldi eg eisini ein vinnan fiskivinnan eins væl ú allar aðrar vinnur hevur tørv á at fáa eitt ár afturat í loyvistíð fyri at kuna royna at rætta upp upp á tingini kanska og fáa t fáa at fáa møguleika fyri at veat vera við ta erga tað sum faktiskt er feilað í ár stóran mun orsakað av bæði korona og marknaðurin er farin orsakað korona og prísur og annað so eg síggi einki gali í tí at eg vil sluppa púra fast at í mínari verð er eingin iviði um tað at tokur tást sum tálvar loyvir
ur
takk fyri so er tað edvar jacobsen sum hevur eina viðmerking ger so væl takkr formaður tað at vit broyttu tað til tólv ár sum so skal viðgerast á hvørjum ári tað gjørdi so eisini nakar stabilitetir inni í vinnuni í samband við at at mann sær at mann hevur fara at byggja nýggj skip og mann lagt ti rættis eftir hesim her atáramálið bleiv longt tí tað var ein ósekurheit inni í skipanini tá ið johandal so kemur inn á hetta her við útróðarflotan so gev honum púra rætt at har halda t har eiga vit at far inn at hyggja hvussu bæði tað at hvussuer kunnu virka frameftir tí har eru nakrar avbjóðingar eisini við øki tei kom fisk á og nógv annað eitt nú bara eitt sum er blivu avbjóðandi eg veit iki mtaðhevur nakarð gron at gera men men tað sum teir skulu brúka til útgerð til dømis agn taðertað er trý dobla innan fyrá síðsta ári og kosta nú eini seksogtretivu krónur tað sum kostaði fjúrtan krónur tað er ein veldigu avbjóðingin í hasari banskini atat
óa
takk fyri ger sovæl jóhandal ja takfyri enta jakobsen nei tðer tað etaðer púra ræst betva jacobsen sigur altso okur uokur noyddu til at taka atit alla tíðina og tað má mann gera einahvørjari vinnu og tað at mann segði tólvárat eg var eg var ivasamur um at ku um taðsum var tíggju ár etla tólv ár men hyggur mær eftir aluvinnuni sum hevur tólvára loyvir so so mettu okur tað at at at tálvara loyvi ela fiskivinnuna tað var eisini rímiligt og at at menn tá í hvussu øvdu nokk av tíð til at kunna gera nýíløgur og tað hava tað so gjørt eisini basera upp á tey tálvar á loyvini og at mann so í løgtinginum eins væl um hann gjørdi í undanfarnu samgongu hevði teimum tilin inni at tað tørvar á at leingi eitt ár jan so tók løgtingið støðu til tað og o og og á hvørjum ári og og mettu um hvørt tað skuld gerast ta ikki tað merki ikki tað atit vera ruddandi loyvi við mínum
svaligur takk fyri formaðurtakk
fso er tað aksel ve johannesen sum hevur eina viðmerking gersu væl ja takk fyriharra formaður jóhandal er kom inn á hett her við umsitingarætlan og vísir til at tað var undanfarna samgonga sum kom við tí har mann flytur kanska valdið frá løgtinginum og til til landsstýrið at áseta fiskjudagar men tað er e ein nokk stórur munur á tí sum undanfarna samgonga ætlaðir tað sum verður gjørt nú undanfarna samgonga segði at umsitinarætlanir skuldi samtykkjast av løgtinginum so skuldi landssýrismanin áseta fiskidagarnrá út frá tí sumu løgtingið hevði samtykt altso haldast á umsitangarætlanina men nú strikaði mann tað nú er tað landstýrsmaður einsamallur uttan løgtingi virhøvur yktngaumsytanarætlan sum ger av
sí fiskidagarirverð ásettir
takk fyri gerænda takk fyri harra formaður eg haldi ikki tað er tannstóri vesiligur spurningurin htað er lógarásett ella ikki eg haldi biljusinussen segði tað øriliga gott í áðni umsitingarætlanin er grundarlagið undir fiskidøgunum og hvussutað verða ásettur hon saman við tað stendur púra greitt í umsitngarætlanim tað at landstýrismaðurin ið kunngerð og ásetti skiadagatalið fyri hvørt ár fyskigjár hetta skal hann gera við støði í umsitingarætlanini vísindarligu ráðgevingini frá havstovuni og eftir t á ráðføris seg við eina nevnd umboðandi allar skipabólkar og veiðuhætt entiri kifiskiskip umframt fólk frá havstovunum í tað stendur í umsitingarætlanini nemliga og hanas skal landstýrismaðurin haldaseg til og tað er púra greitt í mínar verð visti ikki landstýrsmaðurin heldur seg til tey tilmælini og tað er ásetingar sum har eru so hevur landstýrsmaðurin hvussu ger eitt kempið problem júst soleiðis sum milissinusen nevndi í áðni tí síggi eg stel ski at tap á trupulleika men eg rygvi aðta viktigt at okur eisini kunna diskutera tað sum í elavórðshisi sum eru hvørt ár um sjófeingið at eisini umskóktar ætlanir ei
partur avtí takk y hara formaður takk fyri so er tað bjørt samelsen sum hevur
fyri at taka ta síðsta sum undanfarni røðari segði fyrst hetta her við at landsstýrismaðurin skal ráðføraset við eina nevnd sum umboðar fiskifrøðina og vinnuna allar allar bólkar suu landsstýrismannin maðurin púra greitt sagt at hann fer ikki at seta nakra slíkar nevnd og tað er ikki nakað kravið lógini sum samgongan nú ætlar tað er ikki nakað krav um hvussu hann ger lla hvat hann ger men tað stendur í viðmerkingunum at ein politisk semja er í samgonguni og tað var tað vit vístu í okkara áliti tað er ikki í løgtingið tað er ikki upplakning frá einum breiðari breið politisk undirtøka soleiðis sum umsitingarætlan teksturin har leggur upp til ella tann semjan leggur upp til nú er tað tulkað sum at tað er nokk at mann er samdur í einari samgongu og tað verður tulkað sum at vera politiskt kjølfest tað er ein øgiliga álvarsamur munur har landsstýrismaðurn hevur so sagt at hann fer at ráðføra seg við vinunuan fer at ráðføra seg við við fiskifrøðina mann fer ikki at seta hesa nevndina sum verður nevnd í tí sum jóhandal júst læs

fara til triðju viðgerð at leggja fram eitt broytingaruppskot og tað er eitt broytingaruppskot sum vit skuldu ynskt vit høvdu kunna verða samd um tað r eitt broytingaruppskot sum gera løgtingið fær høvi tær ferðirnar eg veit ikki hvusu nógv ár dað fera at ganga ímillum at mann tillagar umsitingarætlanina tá fær mann at fáa fyri løgtingið ella vit høvdu samtykt í tvey túsund og seytjan at løgtingið skuldi fáa eitt uppskot til samtyktar frá landsstýrismanninum við hesær umsitingarætlanini í tað var so høvið hjá løgtinginum og høvið hjá landsstýrismanninum at fáa kans mann siga va signesið frá løgtinginum til umsitingarætlanina tað bleiv strikað í tí lógini sum nú er galdandi men vit fara at gera broytingaruppskot sum snýr seg um at koyra ta ásetingina sum løgtingið einaferðhevur samtykt inn og tað varður eitt eitt uppskot sum sigur ati at vit skjóta upp at landsstýrismaðurin í samband við at mann kemur a áseta fiskjudagarnar skal leggja fyri løgtingi uppskot til samtyktar um umsitingarætlan um veiðireglur sum setir karmar og mannagongdir í samband við at áseta í hesum førum er tað so firsjudagatal sum landsstýrismaðurin hevur í hesum uppskotinum og so vísa vit á hvatvísa á hvat umsitingarætlanin fevnir um so frameftir og tað sum hendir visti mann fær undirtøku fið hesum so fer løgtingið at hava høvi til at viðgera hesi tingini og at kalla partar inn og at tryggja sær at tað er at mann livir upp til onkursvegna andan í tí semjuni sum bleiv gjørd annars haldi eg at fyrr at royna at savnast um at mann nú sigur mann fyr at fylgja einari umsitingar ætlan so haldi eg tað er eitt framstig eg haldi eitt framstig at jakubvestergaard er farin at lurta eftir høgna hoydal í so máta og at hann fylgir høgna hoydal í sporinum tá ið høgni hoydal fekk gjørt hesa semjuna problemið er bara at hann onkursvegna sakk vil hava nakrar reglur í lógini sum lógarfesta hvussu hann skal uppføra seg og tí verður mann púrasta av hangur av hvussu landstýrismaðurin velur at gera fullkomliga so til tað sum jóhandal nevndi um ati at tann skipan sum er í dag er meira ella minni sum er orsakað undanfarna samgongu har má eg líka presera nøkur ting jóohandal tingmaður segði at undanfarna samgonga hevði givið verandi aktørum seksoghálvfjerðs prosent eg skal ikki stríðast um tað prosenttalið eg meini kanska tað var eit sinur lægri enn tað men tað er ein samnleikin við øgiliga stórum modifikatiónum tí fyrst so var tað millum ein triðing og ein fjórðing av verandi tilfeingi sum var atkomuligt hjá øðrum altso vit tryggjaðu verandi aktørum øgiliga góðar treytir við søgdu átta ára loyvir men átta ára loyvi vóru átta ára loyvir og so søgdu vit at løgtingið kundi taka støðu til hvørt ár um mann lata leingja frá sjey til áttaso at t alla tanan var átta ár men tað var løgtingið sum skuld taka avgerðir um tað tað er ein øgiliga stórur munur á at uppsagnartíðini er tólv ár jóhandal og restina av samgonguni innførdi tólv ár so langd loyvi hava ongantíð verið í søguni í okkara fiskivinnulóggávu tað var tíggju ár fyrr og tey tíggju ár á loyvini vóru rullandi í nógv ár og tað mettu tann politiskaskipanin vera eittproblem tí mann fekk ikki broytt í nøkrum so í sjey samdust mann um at uppsigahsu loyvini og tað gjørdi so at tað var ein øgiliga keðilig støðu nógv ár eg haldi at at rætta hevði verið hildið fast í at loyvi nú eita tey tólv ár men eg haldi tað evði verið rætt a hevði verili í átta ár tí tað var ein yvirskeiðilig tíð í mmun skipanin sá tá var grundleggjandi tingmann mátti broyta og eg meini at tann fyritreytin er farin er blivin øgiliga trupulø eg skal ikki fari in í hví eg ikki haldi at mnn kann samanbera við alivinna sum er ein framleiðsluvinna tað er heilt onnur ting sum eru galdandi men eitt afturat eitt var at vit tryggja verandi aktørum átta ára trygga karmar og tað haldi eg var í lagi men atkomiligheitin hjá øðrum var øgiliga nógv størri enn hon er í dag tí fyrst var tað alt restina av tilfeinginum umframt alt nýtt tilfeingið altso umframt alt nýtt tilfeingi so hvat prosentbrøkurin hevði brivið í framtíðini tað er sjálvandi komið annað upp á um tilfeingið tá um tað veksur ella minkar og tað vita vit at tað ger tað við jøvnum tað ganga nøkur ár ímillum so veksur taðo so minka de so vaksta aftur og so so frameftir so til tey sum royna at siga at ikki tann stóri munurin tað er tað tað er ein øgiliga stórur munur so kan mann altíð diskutera um vit vóru forlagalig orsøkin til at vit gjørdu eina skipan sum sá út sum hon gjørdi var tí vit faktiskt trúðu upp á tað fór at bera til at fáa undirtøku breiða undirtøku í polií politisku skipanini men tað er sum um at tá tað snýr seg um fiskivinna so skal tað vera kríggj og rundbleikarí og tað er ótrúliga trupult bæði hjá vinnuni og hjá tí vanliga fólkinum tey skuldu simplanbara velja hvørjum tey trúgva tí tað sum verður sagt er ofta øgiliga langt haldi eg frá tí sum er veruleikin men eg vil gjarna umstrika at tað er ein himmalvímunur men eg skuldi ynst vit kundi samst um at løgtingið so ella so má kunna viðgera við jøvnum millumbili trý ár ímillum ella hvat tað verður kunna viðgera umsitingarætlan og ásetinga av fiskisdøgum og kvotum altso tað kann ikki passa løgtingið fullkomiliga verður krøkt av eg kenni meg yvirhøvur ikki altso eg eg haldi tað er ein skeiv avgerð og eg haldi at hon verður tikin tí at mann í samgonguni ikki hevur havt høvi til at viðgera hetta nóg væl eg eg skilji ikki at tey sum hava líkasum sagt at tey ikki ynsktøkja av landsstýrismanninum alt vald nú gera tað tí tað er rætt sum høgni hoydal sigur at tað verður alt vald tað kann gott vera hann far et sindur langt retoriskt men men hann hevur jú rætt í at alt valdið verður aðtillandstýrismannin og tá i mann ikki ein gong fær eitt uppskot til samtyktar har man viðger umsitingarætlanina í løgtinginum jamen so er løgtingið koblað fullkomiliga av og vita bara tað verður kanska í krepputíðin tá ið okkurt stórt hendir okkurt alvorligt hendir at løgtingið aftur verður aktiverað um at fara inn at viðgera fiskivinnulóggávu tað er soleiðis støðan er og tí skjóta vit upp til triðju viðgerð at fáa hetta her uppskot til samtyktar og tað hevi verið heilt fantastiskt við samgongan kundi tikið undir við tí tí tað hevði ikki verið øgiliga samgongan
siga mær frá takk fyri reiðið johan
eg tak fyri tað skipa sía at bjørti altíð kemur viðskilagóðum meinningum tað haldi eg at okur kunnu vera samd um bægin eg síggi bara ikki ráðiligani páengu í einum uppskoti til samtyktar tí at suppskoti samtyktar flytur einki altso tað áleggur jú ikki tl landstýrsmannin nakað som mæn sum meira enn tað sum okur hava í dag og í mínari verð táð mann hevur eina umsøtindarætlan sum mann hevur valt politisk an siga hetta er tann ætlan mann gongur eftir so hevur landstýrsmaður han sagt at gera í mínari verð og tíer at fylgja enni hin spurningurin um at viðgera umsitarætlanina tað síggi eg upp á sum eitt part av einum eðalorðaskiftim sum verður í tingini hvørhvørt ár í samband við sjónferngisloguna og støðuna í fiskivinnuni har er tað ein sjálv fylgja í mínum hugheimi at umsitingarætlanin er ein partur av tí viðgerðini so at at hon verður verður við í tí partinum tá tað kemur til hin partin við við at býta út so haldi eg at bjørt samelsen gjøgnum formanninunm má geva mær eftir tí at tað var kanska katastrofan at mann gavmann

takk fyri ger so væl bjørt samelsen takk fyri um mjóhandal meinar at tað var ein katastrofa at mann læt verandi aktørar sum hava virkað í fiskivinnuni í ja summir av teimum í fleiri nógvr tíggju ár um mann jóhandal veruliga meinar far ha ein katastrofa teir fingu átta ára loyvir so er tað tað merkiligt at hann fer frá katastrofuni til eg veit ikkihvat vet skuldu kalla ta ragnarok ella okkurt sovorðt tí mann kann ikki siga nakran katastrofa og so taka undir við at fara nógv longri at leingja loyvini heilt upp í tólv ár sum ongantíð søgulig hvur verið at taka undi við at tey blíva ruttlandi sum var tað politiska skipanin tvey túsund og sjey steðgaði og at siga at at tey góvu seksoghvfjørði prosent út sum ikki rætt tí hann tók slet iki altíðan nýggja tilfeingið við men lat okkum bara siga at vit góvu millum helvtin um fimmoghálvfjerðs út vi túsund g áttafimmoghálvres prosent út v túsndog átta doymum so kann man iki siga handa kastrfa hasar katastrofurnar fari eg at bøta upp á við at geva teimum hundrað prosent tað hongu jú ikki saman johandal men annars er tað johandal fyri at takka at handa frágreiðingin kema fyri løgtingið á hvørjum ári tað var eisini í gomlu uppskáovdunum hjá okkum lóggávuni hjá okkum men har verður altíð so eg trúgvi ikki at mann fer at viðgera umsitingarætlanina serliga væl har tí har skal øll fiskivinnan vera í so tað er ein øgiliga
frágreiðing takk fyri
takfyri so er ta høgni hoydal sum hevu ina viðmerking ger su væl ja harra formaður eg haldi bjrt samelsen á ein sakligan hátt farið líkasum málið aftur at spori við ofta við teimum við teimum orðunu sum verða søgd har er partur av tað veit eg men tá bjørt samelsen nevntin vísir á at at at at nú roynir mann aat at grundgeva hesa avgerðina við hvat hent í undanfarna samgonga so veruleikin er tann at um vit ikki fingu samtykt lógina um sjófingið sjófeingið tágjørdu so høvdu øll rættindini tað vóru tey frammanundan øll rættindini er hundrað prosent hjá teimum verandi eigaranumty høvdu bara farað víðari t y verða noyd at verður verðað longd hjá teimum verandi so handan søgan passar ikki og harafturat skal eg eisini upplýsa at um um sjófeingið hjá undanfarnu samgongu hevði verið galdandi í dag so høvdu meira enn hálvfjerðs prosent av silduni takað jakuvestegord váttað verið boðin út komandi ár hálvfjerðs prosent av sildin høvdu verið boðin út ella í menningarkvotuni so tað er púrasta burturvið og blíiv at blíva við at tosa um hesi tølini her sum má brúkas sum um skylning fyri at gjøgnumføra sína lóggávu so verr ykkara egnu lóggávu og kritiserað hina men ikki royna at at at brúka

ja takk ger so væl bjørt samelsen takk fyri altso eg eg helt veruliga og tað haldi eg enntanndemum í dag at tað var ein fornuftigu leistur man kann altíð diskuterað hvussu perfekt tað var tað kundi verið betri upp á nógvan máta men eg helt tað ver ein skilagóður leistur sum tað átti at kunna t verið politiska undirtøka fyri at mann bæði hevði nøkur góð rættindi fyri tey sum hava virkað leingi í vinnuni og samstundis segði at jamen sjálvandi let mann upp fyri kapping og atkomiligheit hjá øðrum eg helt í øllum førum tað va nakað mann átti at kunnað samsta um í staðin fyri so bleiv tað líkasum tað bæði umboð ein da okkurt umboði fyri fólkaflokki plagar at ákæra okkum fyri at vit góðu verandi aktørum for nógv men samvoydn er at nú er tað longu til tólv ár om mann hevur koyrt alt út til teir somu eg eri rættiliga sikkur upp á tað at sita nógv fólk í samgongu sum halda tað er fór nógva tíð góða tað harmar meg um ati tað harmar meg ógvuliga nógv at mann til einkis ger uppskot til samtyktar eg haldi at tað er ein veður løgtingið kann vísa síni hvat løgtingið meinar og tá ið bæði landsstýrisfólk og tingfólk tosa tað niður sum um tað einki virði hevur so tekur mann grundarlagið undir nøkrum sum eigur at hava et øgiliga høgt virði nemliga at løgtingið fær høvi til at siga sína hugsan um nøkur ting og eisini um nakrar heimildir sum

takk fyri harrar formaður fyri einum ári síðan kom okur burtur úr naggatýrni sum var komin í orsakað av einum eksperimenti um uppboðssølu ov nógv annað afturat og tí fingu okur stabilitet í vinnuna tann stabiliteturin hevur víst seg aftur í risa íløgum sum verða gjørdar

onkur tingmaður padi samanbera við danmark ella kanska kina tað er tað er øgiliga milliardavtal vissu mann skuldi gjørt tað so tað grør um gangandi fót og tað fegnast okur sjálvandi um í samgonguni hetta her kjakið um fiskidagar hevur verið eitt afturvendandi kjak hvørja ferð eg havi verið landsstýrismaður og eisini um eg ikki havi landsstýrismaður har í løgtingið á hvørjum ári hevur ásett fiskidagar

eg veit ikki um mann kann siga at tag hevur verið altíð í tráð við tað sum

o havstovan og og tey hava meinað ið verið tað rætta tað hevur øgiliga nógvar kritikkar av tíð men nú akkurát sum eg eg vent nú er akkurát sum vent í holini og tað var haldi eg serliga høgna hoydal tosaði um hetta fólkaræðisliga trupulleikar tað kundi verið onkur som er komin inn á gøtuni bara og sjálvur kom eg í tveimum førum inn á gøtuni og varð slettikki valdur sum bleiv landsstýrismaður fyrstu ferðinar í tvey túsund og trý sum landsrsmaður í fiskivinmáln seinni ferðina í tvey túsund og fimm sum landsstýrismaðuri innlendskmálin men altso tað eg føldi ikki tað at eg bara komi g skuldi sita og skalt og valta og at tað var tilvildar til hendaðun handan vegin e eg føldi eg í øllum førum ta rættiliga stór ábyrgd beið løgdein at at fylgja teimum lógum og reglum og fyrisiting og eg veit ikki hvat sum sum áliggur tí sum er fyrisiting hetta her við at tosa um hvør er tænari hjá hvørjum so hava okur eitt trý býtt vald okur hava tað lóggevandi valdi okur hava tað útinnandivaldið okur hava tað dømandi valdið og tey eru hvør sínum lagi

dómsvaldið er ikki en tænari í gáseygum hjá tí útinnandi valdinum ella hjá tí lóggevandi og so framvegis og tí er t alt hetta her sum okur gera fult í tráð við fólkarjaðs sjálvandi er tað tað annað annars søgdu okur ikki gjørt tað tað tað sigur seg sjálvt og so hava okur hendan her hetta her javnbýti ati løgtingið kann koyra landsstýri til hús ella ein landsstýrismann og løgmann og løgmaðurkann eisini í síni lagi koyra løgtingisilhús so hahasi tingini er intakt tað tað virkar sum um um alt íð farið upploysn tí at landsstýrismaðurin nú ið kunngerð skal áseta fiskidagar so álvarsamt er tað sjálvandi ikki tað eiga tey allarflestu at vita diskussiónin um áseting av fiskidøgum skal tað vera landsstýrismaður ella skal tað verða løgtingi hon hevur koyrt øgiliga leingi og tað kundi sjálvandi verað ymiskar ymiskar meiningar um tað visti mann sum í hesum førunum mann hevur valt at gera mann leggur tað í eina rímiliga fasta liði har ið mann hevur henna politiska semju um at okur hava eina umsitingarætlan og tann umsitangarætlanin skal fylgjast tann umsitingarætlanin er gjørd í samráð millum teirn partarnir sum vara av fiskivinnuni tann politiska partin í fiskimálaráðnum og tað var tað var so ikki eg tá ið tað varð gjørt og vinnuna og havstovuna og fáa kjølferstarna í aisis sum ætlanin er jamen so hava okur eina eina eina greiða leiðreglu um hvussu mann ger tann reiðleiðreglan kann sjálvandi viðsjón vísi seg slettiski at fungera eisini og sjálvandi takast ø diskussiónin um at her við at jamun landsstýrismaðui pjøðrikka bi hann kann bara geras sumhann vil og og tí má tað vera løgtingi sum við einum uppskot til samtyktar skal viðgerða og og umsitingarætlanina ein ein uppskot til samtyktar er ikki ein lóg ikki lógaráseting og visti ein landsstýrismaður sum ætlar at gerast sum hann vil so kann hann gera tað um mann hevur eitt uppskot til samtyktar ella ein samtyktu løgtinginum ella ikki tað broytir ikki støðuna á nevndvert landsstýrismaðurin fremur einki lógarbrot við ikki at fylgja einum uppskoti til samtyktar ella einum samtykt tað ger hann ikki og soleiðis kannmann so blía við at ati grugga vissi eg skal brúka brúka ta brúka ta orðingina

haldi taðvar bjørt samuelsen sum kom inn á tað og sigur um landsstýrismaðurin ætlar ikki at

vissi eg havi málberi meg soleiðis so er tað skeivt eg havi ikki tíð at seta nevnd nú men eg ætli mær at seta eina nevnd sjálvandi tað sum okur nú fara at gera tað er tað at okur fara at kallað tay okur hava kallað tey fólkini inn sum gjørdu umsitingarætlanina umboð fyri vinnuna umboð fyri havstovuna og tey fólkini í fiskimálaráðnum at viðgera tað tilmæli sum eg fekk frá havstovuni mánadagin og tað er eitt tilmæli sum havstovan hevur gjørt út frá umsitingarætlanini og tað tilmæli sigur at dagarnir hjá bólki trý fýra fýra t og fimm skulu skerjast fimm prosent og tað tilmæli sigur at dagarnir hjá bólki tvey skulu økjast fimm prosent

ta síni virði fyri at brúka tað orðið tøl frá veiðutrýsti frá yvirlistrølingum og tað inn í umsitingarætlanina teir hava teir hava gjørt eitt eitt dokument sum sjálvandi verður alment í mun til at kunngerðin verður lýst har ið tað koma við hesum her tilmælunum og føroyabankan siga tæir at tað eiga at verða í samráði við landsstýrismanninum eiga at verða framhaldandi skipað royndarveiða á føroyabanka alt sovurð nakað sum er í tráð við umsitingarætlanina og nevndin sum er nevnd í har er ikki sett tí havi eg kallað tey sum gjørdu uumsitingarætlanina á fund í morgin at viðgera tilmæli frá havstovuni avstovan er ein partur har ið vinnan er ein partur og og tey fólkini í fiskimálaráðnum sum vóru við til at gera umsitingarætlanina eru ein partur og eg gangi út frá hetta hetta er tað eg skil ikki taka tað upp á forhøll men eg gangi út frá at hetta verður tað sum verður galdandi fyri fiskidagar komandi ár ein iðurskurður baa fimm fyri ta bólkarnar sum er nevndi og ein ein øking bara fimm fyri teir sum í høvuðsheininum fiska upsa

tað var í høvuðsheitinum tað alt hitti hevur ikki verið so øgiliga nógv diskuterað um men eg skal hetta her við fiskidagarringunum æplaner í lógini ella ykkilógini fistaringurin er eitt amboð í mun til fiskidagaskipanina og tí helt eg at tá ið fiskidagarskipanin ella mann flutti tað í kunngerð so var fistaringurin ein natúrligur partur av tíð hann er har til at telja fiskidagar egentiliga mann ásetir fiskidagar á innari leið og tað er tað sum tilmælið koyrir uppá nakrar fiskidagar eru hóast alt eisini ásettur til itraleið meni men tað er hetta her við at mann roynir at eggja vinnuni at fara út frá út frá landi heldur og tí telja dagarnar eitt eitt til eitt til trý so tað er í høvuðsheitini tað sum eg ætlaði at siga annars vil ja enntaka at okur hava eina lóggávu sum skapar tað neyðugu tann neyðuga tryggleikan tryggleikarn í vinnuni og tí er tað øgiliga gott og gleðiligt at síggja at vinnan trýpir á framtíðina og at mann er ferð við at gera risa eftir føroysku málstokki risa íløgur
í føroysku fiskivinnuni takk fyri harra formaður
ja takk sor ta viðmerkingar tann fyrsta høgni hoydal ger sovælharra formaður í nógvum eri eg jakobvestegard slttikse ósamdur hóast alt men tað er bara blivið so við tí ekstremu politsku støðuni vit eru í ø men har sum vit eru ósamd taðer til dømis tað við íløguma og íløgurnar í fiskilegihøldu komið eisini etil gomlu lógini tey ráiðaríni sum gera íløgur kundu gjørt íløgur langt síðani men hava bíðað eftir heinari kan mann siga eina fiskivinnulóggávu og høvdu kunna betalt skip contant kann mann siga yvir fleiri ár ella ígjøgnum fleiri ár men tá jaku vestekad sgur tað eg komi inn frá gøtuni tað sum eg meinti við var tað at ein landsstýrismaður eg rokni akuvestegar er samdur við mær ein landstýrismaður er tænari hjá løgtinginum hjá fólkinum tað vil siga at hann skal ikki bara gera tingini sínam egnu høvdi men eftir tí sum lóggávuvaldið sigur og uppskot til samtyktar skal mann ikki undirgrava tað hevði so verið ein samtykt sum mann kundi metta upp ímóti um landsýrsmaðurin heldur seg til ta fyrisitingina og tað haldi eg ð hvur eitt stórt virði øh og eisini fyri stabilitetin í vinnuni og um ikki annað at gjørt eina semji milum flokkarnar eg fari at spyrja jákumva

jatakk ger so væl jakub vestergard takk fyri harra formaður tann einfalda tað einfalda stutta svarið er at eg gank út frá at undanfarna samgonga tók undir við eini umsitingarætlan sum varð gjørd á teirra vakt og tí vissi so hendan samgongan tekur undir við henni impelementerarana akkurát soleiðis sum varð óbroytta fullkomiliga so gekk út frá at at tað bar ivaleyst ein semja sumbarýti politisku skipanini um at hetta var tað eg havi ikki so øgiliga kraftiligar meiningar um uppskot til samtyktar men tað hava nokk so nógvir joristar millum annað teir sum arbeiða fiskimálaráðnum halda ella hava hildið ati taðer at ein landsstýrismaður ferð við einum síni egnu umsitingarætlanir tingi til at biðja tingi heita á hann sjálvan um at at fylgja teirri umsitingarætlanir sum hann sjálvur hevur gjørt tað gev
hevur lítlu onga meining
ja takk so ta bjørt samulsen sum er viðmerking ger su væl ja takk fyri hatta er nokk tað sum ofta hendir tá vit fólk sita forleingi í landsstýrinum at tey blíva ofta umsitaar heldur enn politikarar og annars sum vit eisini gera á álitinu vildi takka jakumd vestegaard fyri at hann fylgir umsitingarætlanin sum høgni hoydal fekk gjørt semju um tað haldi eg rósverdigt og tað er eisini hava vit eisini skrivað álit men tá ið hann sigur um uppskot til samtyktar líkasum ongan týdning er at hann er fullkomiliga rætt at hann er ikki forplyktar tel at fylgja tað tí men har við onkursvegna innvolverað hann løgtingi og hann fær vælsignilsið frá løgtinginu og løgtingið far heimil til at viðgera hetta her og tað sum hann kallar grígging vil eg kalla tað mótsatta at løgtingið fær heimiligt at fáa innlit í tað arbeiðið landsstýrismaðurin ger og tí haldi eg at júst hetta uppskoti til samtyktar hevur sera stóran týdning og sum eg segði røður míni í áðni so harmist egeitt sindur um at mann niðurtosar tað tí uppskot til samtyktar er ein máti hjá landsstýrismanninum at geva løgtinginum heimild til at viðgerahesum viðurskiftini og tað haldi eg hevur
sera stóran tídning takk fyri
jatakk gersovæl jakuvessegaard takk fyriformaður tey orðini sum eg havi sagt um uppskot til samtyktar um hann pjøvir sekg at fylgja teimum uppskot til samtyktar tí tað eru ikki lóg tað skal síggjast íljósinum av at fleiri av røðaruum hava tosað um landsstýrismenn sum ikki pjøðast at fylgja nøkur sum helst o gera bara sum teir vilja soleiðis hanga tingini ikki saman landsstýrismenn kunnu ikki gera bara sum teir vilja og og fyrisita tilvildarliga og tað er tí eg sigi tá ið mann er úti tá ið mann er úti á hasi asi eggini at mann mann leggur upp til at kunnu hava landsstýrisfólk sum onga ábyrgd hava jamen vistu vist tú er har jamen so fylgja tey ikki nøkrum so fylgja tey heldur ikki enni uppskot til samtyktar og og tí tað er ikki tað er ikkieitt lógarkrav tað er har tað er í tí kontekstinum mann skal mann skal skilja tey orðini sum eg sigi

ja takk so er tað edva jacobsen sv viðmerking ger so væl takk fyraharar formaður ja tann tilráðingin sum er komin fyri einogtjúgu tað er gott at hon verður verður viðgjørd í einari nevnd sum er umboð á øllum pørtum sjálvt um tað er í fylgiumsitingarætlanini eg veit væl ati sø týdningarmikiðupp á tann mátan at nú er tað fimm prosent hvønn vegin tú kanst ikki fara longur og tað er eftir nøkrum atlitnum sum hann hevur sett sær fyri men mann skal bara ansa eftir ella tankin um sykætlan má eisini vera soleiðis at mann kann ikki eg havi oftahavt tað kenslu av at bara tað ikki verið soleiðis at tað fer fimm prosent niður hvørt einasta ár tí mann kanska spurdi einaferð í sambandi við fiskarí o teirsm høvdu hetta økið at gera og teir søgdu tað vit taka ikki atlit annað enn at vit ganga sum so niður á votni og taka tey atrlitini tað eru nógv atlit í sambandi vð fiskarí so eg vóni at at mann onkuntíðima at síggja vist tað er nakað sum eg ráðiligt at tað stendur tatat tmundu fyri fimm prosent upp
ja takk

ger so væl jakuvestigaard r ja sjálvandi vóni eg atiumsitingarætlanum fer at fungera sum hon skal og og at mann báði flytur upp og niður tilmæli í ár visi mann visti mann tekur tilmæli frá tilmæli so eisini so samanber tað við tað sum tilmæli sum nú er komið frá hasum so tað heilt heilt heilt hvør sígt tí at havstovan ger sítt tilmæli út frá umsitingarætlanini og tí er kom tað pluss fimm prosent á dagarnar hjá bólki tvey tað var ikki akkurát tað sum ljóðaði tá iðeisini komi sínum sínum tilmæli og tí er heta ein nýggju máti av matiti í tilmælum eg vóni ati at løgtingið fer innlit í alla fiskivinnulóggávuna eisini hendan partin umsitingarætlan tá ið okur í fyrstu fyrstu ferð í februamánað koma við eini frágreiðing og tað er álagt okur at taka umsitingarætlaninr við sjálvandi ger okur tað og so okur ella fiskimállaráði á hvørjum ári kemur við eini frágreiðing at tað kann lýsa støðun í allari fiskivinnuso e tað høgnihoydal sum fær orðið ger sovæl
ja harra formaðu tar so vera nakar fáar viðmerkingar afturat tí eg haldi hetta málið er so ser stakliga týdningarmikið fyri fyri fyri alt landiðfyri allar tjóðurnar fyri alt fólkið og tað harma mær harma mer eitt sindur ati at eg haldi landstýrismaðurin segði hann fór at fylgja unsygrarætlanin tað eri fegin um og eg eri samdur at ttað er tann tað ertann vegin vit skuldu fara og at mann hevr hevur tikið táttina upp sum sum samtykti var tá ella sum gjørdi var tá men hetta við at vit kjølfesta umsitingin av okara fiskastovnum í einari samtykt eg havi sagt tað um ann ikki ynskja uppskot til samtyktar sum grundarlag so kundi mann um ikki annað skrivað undir eina semju millum flokkarnar og eg ri ótrúliga harmur um at taðikki ber til at hugsa meira soleiðis í føroyum tvit hava tosa um tað so oftani í okkara grannalondum kanska serligum norðurlondum er tað púra vanligt at gera semjur um tey flestu stórmál ella hvussu ertat royna tað í hesum førum er eingin royndgjørd ikki ein tann einasta roynd at fáa semju um nakað sum helst í fiskivinnulóggávuni og heldur ikki um at her er heilt grundleggjandi sum skal vera sum skal vera lívunundirtjóðini frameftir øhog har gerast gera flokkar semja um an umskrivan nina semju og tað hevur sjálvandi ein ómetaliga stóran politiskan týdning tað hevur ein týdning fyri tann politiska stabilitetin á tí politisku økinum vit viðgera og so kann landstýrsmaðurin siga ja eg kann ikki dømas við tkihaldmyndarana semju nei men so men tað jú tað sum í løgtingið skal fáast við tað er at fáa politiskar semjur um hvussu vit fara framvegis í landinum so eg fari at mæla staðiliga til at landstýrsmaðurin kalla flokkarnir saman vit rovit roynda at gera tað fleiri ferðir í undanfarna samgongu eisini tá ið usætlan varð komið at um ikki annað undirskrivað eina semju um at her taka vit undir við og vit taka undir við tí og halda hon skal endurskoðast il lat mn siga fimtan hvørt ár eg haldi tað er eisini skotið upp í sjálvari umsykrarætlanini eg haldi eisin gott at lanstýrsmaðurn kallaðis fólkini saman sum vóru við til at gera umsykrarætlanina tá i an iki heur funnið eina annan loysn fyri hvussu mann viðger fisutayartalið fyri hvørt ár og eg haldi tað r in øgligai løgin støða at komin í tað má eg siga við landsstýrismannin at at vit hava fjúrtan dagar eftir av árunum og næstan hava eg fingið eina stovnsmeting eg fekk eina sendandi í áðni frá havstovuni og har tað sum landstýrsmaðurin sigur nú fáa vi so at vita at sambært teimum metingunum teimum tølunum og lívsfíli ráðgevingini sum val mann til at minka fisutaðgartalið hjá húsaflotanum við fimm prosentum meðan mann mæla til at hækka tað hjá trolarflotanum við fimm prosentum og tað er so sambært teir umsøkrarætlani me tað er eisini eitt eitt eitt mál sum uttan iva elvi til kjak úti í úti í vinnuni sum sum fsestinm løgtinslimur kunnust og tá er tað týdningarmikið at tá ið vistu vit innførta prinsippið her sum eg sjálvur havi viðtilatseta í gongd so er tað eisin týdningarmikið at vit hava einasta bil á politiska semju aftanfyri so hví ikki gera eina semju so okkara uppskot er at fáa ta ymisku uppskuotil samtyktar tað er ein sera sera greið kann mann siga politisk semja sum tá verður gjørd vil mann ikki tað so kundi mann ikki annað kalla flokkarnar saman og skriva undir eina semju um heta her halda vit okkum til og eg havi ilt við at skilja hví ikki tað hví ikki gera tað og so fari g enda viðharra formaður at at hetta við at heimildinar hjá landstýrsmannim áseta triðingar og annað atí hetta eru øgiliga víðar heimildir og vónandi vónandi erat landstýrsfólk sum halda seg til tað sum løgtingið fyrr hevur samtykt men eg hoyri frá fleiri fleiri útróðrarmonnum at til dømis tær størru línilátarnar bara í belciýr aðrastaðni seta langt inn í teirra leiðir og annað og tað haldi er ein sera stórur trupulleiki onkur r eisini sagt at undanfarna samgonga hevði skyldina av tí men tað passar ikki vit hava ikki broytt nakað har men eftir ølla døma er tað ein vaksandi trupulleiki at at at bæði snellubátarnir og og teir smærru útróðarbátarnir í bólki fimm verða meira en meira órógvaðir av faktiskt líni bátum og línum skipum sum seta langt langt inn á teirra leiðir o tað haldi eg er t et ein ovurstórur trupulleiki frá
ur
jatak so ra viðmerking frá bjørt samelsen ger so væl takk fyri at vinnunevndin hevði fleiri útróðrarmenn inni og vit hava lýst eisini álitinum avbjóðingarnarhjáhjá útróðrarflotanum ella hjá útróðrarbátunum og hava heitt á landstýrismanninum um at taka tey tær ávaringar frá tí bólkinum í álvara og fáa gjørt nakað við tað men til høgna hoydal ja vit kundu í dag havt semju um eina fiskivinnulóggávu tí høgni hoydal flutti seg ótrúliga langt beint ímótsatta tí sum øll tykjast at siga og nógv halda hann flutti seg øgiliga langt og í veruleikan vóru vit á markinum til at fáa sambandsflokkin við tað eru tvær orsøkir til at tað ikki eydnaðist onnur var at bárður nielsen visti hann bleiv ikki løgmaður is hann gjørdi semju viðvið við tjóðveldi og javnaðarflokkin og framsókn um ein fiskivinnulóggáva og eg sigi tað akkurt sum tað er tí sambandsflokkurin bakkaði sjálvt um sambandsflokkurinhevði fingið stórt tað alt sítt inn við í lóggávuni og hin orsøkin er at fólkaflokkurin blánoktaði allan vegin og tíverri sá mann eisini tá
stýrdi fólkaflokkurin
ja takk ger so væl løgnji hoydal ja eg kann vátta tað sum bjørt samelsensigur og nú situr johandal í formastólinum og eg ynskti at hann kundi tikið orðið aftur tí at hann var inni á nøkrum viðurskiftum men men veruleikin er tann at vit gjørdu trý semjuuppskot við sambandsflokkin sum samgongan øll tóku undir við meg hvørja ferð segði sambandsflokurnsn nei tá tað fór inn til endaliga avgreiðslu frá teirra samráðingarfólkum hog vit søgdu ja ja hvørja ferðtil teirra krøv mer allíkavæl gjørdu tey semjuna og eg haldi tað var ótrúliga harmiligt hvit brúktu nærum ett ár upp á tað í tøkiligum samráðingu om nógv av teimum viðurskiftum sum eru í lóggávuni ela sum vóru í lóggávuni við samtyktum vórðu bygd á ta semjuna og royndina at fáa eina breiðari semju h millum annað hetta við hvussu mann skuldi samtykkja hvussu loyvini vara og alt ð tað varð tað varð tað vórðu semjur sum vórðu gjørdar við við sambands flokki og tað hevði eg sjálvandi broytt alt um um tað tað varðtað var gjørt og hevði eg eisini gjørt tað vit ikki standa iki støðuni í dag har har eg eri púra sannførdur um at løgtingið er ferð við at avreiða alt vald tilumsitingina og at eisini alt vald er avreitt til fýra fimm reiðaríir í føroyum tað er ein tað er ein ófatilig ófatilig hending í einum føroyskum
karrar ja takk so er tað jákup mikkelsen sum fær orðið ger so væl
harra formaður sjálvt uppskotið hevur verið væl viðgjørt øso eg skal ikki siga so nógv um tær broytingarnar sum uppskotið leggur upp til uttan tað at nú velur mann at fáa fiskudagarnar

kunngerð ásett har staðin fyri eina roknslóg og tað er sjálvandi ein stór broyting og tað er byggir á eina umsitingarætlan sum vinnan og og havstovan er blivin blivin samd um og fiskimálaráðið og tað í sær sjálvum kann mann siga er er gott hinvegin so er tað uttan iva tey sum hava eina við sær skepsis tívit hava í bløðunum sæð millum annað ospun d justinussen víst á hendan her hugburðin at at mann goymir fisk altso vissu nú tað blívur øgiliga nógv fiskaftran í føroyum ferð má so statvekk t halda aftur við at økja dagatali so nógv tað burdi verið tí mann vil goyma fiskivinni í havinum og taðhevi verið ógvuliga áhugavert at fingið fiskifrøðingar areagerað upp á tað sum osma justinussen hevur skriva um og eg eri púra sannførdur um at at tað er ikki ein fiskivinnupolitikkur sum er rættur at at goyma fisk o sjónum til at fiska seinni tað tíðir ikki at mann skal ov fiska og niðurfiska men grundinatil at eg tók orð nú harra formaður væl líka nógv tað at høgni hoydal hevur brúkt so øgiliga nógv høvi gjøgnum ta seinastu tíðina enn tá tá ið vit hava diskuterað lógaruppskot í almannaverkinum um at skapa ein iva og eina frostratión millum føroyingar við at siga at hendan samgongan sum nú situr hevur forerkt stóri virðir hhjá føroya fólki til nøkur fá reiðaríir og otá ið so høgni hoydal far at vita at tá ið fiskiloivini bliv uppsøgd í sínari tíð i gingu út fyrsta januar tvey túsund og átjan tá segði høgni hoydal og undanfarna samgonga nú eigur eingin nakað nú kunnu vit disponera yvir øllum øllum allari ognføroyafokx og vit kunnu koyra alt út í eina uppboðssølu ella hvat vit gera altso sinariið hjá undanfarnu samgongu var at nú fyrsta januar átti eingin nakað men sum bjørt samelsen váttaði so gav undanfarna samgonga onkustaðni upp ímóti fimmoghálvfjerðs prosentum av øllum veiðurættindum til tey stóru royarínum og tí er tað so harmiligt at høgni hoydal skal skapa hesa her øsingina við at siga at hendan samgongan hevur givið nøkrum fáum ein stóran part av hasun her tá ið undanfarna samgonga gav hesum reiðarífimmoghálvfjerðs prosent av ógførya fólk tá ið tað er sagt so er einki meir natúrligt enn at tá ið mann einaferð segði fiskirættindi upp at tá ið tað so gekk út um mann ikki hevði nakað at seta staðin tað vildi verið øgiliga løgið at visti mann so knappliganum tók alt frá teimum sum vóru høvdu flotan og høvdu gjørt íløgur í og høvdu eksperitisi til at fiska at teir ikki hvdu slepa a fiskarin á onkrum heilt annars skuldu farast av eftir men tað er bara so harmiligt at mann prøvar at skapa eina mynd eina øsing sum ikki hevur halda í veruleikan og høgni hoydal blívur við og blívur við og eg vænti heldur ikki at hann fer at gevast men eg vil bara staðiliga afturvísa at tað er veruleikin tí at skal mann brúka retorikkini hjá andstøðuni í dag so gav undanfarna samgonga ein stóran part av okur fara fólksk til nakrar fáar so men harra formaður eg má siga at diskusiónin í dag hevur annars verið nokk so nógv um hesa her umsitingarætlanina um og nú hevur anstøða fráboðað at tey komu ein broytingaruppskot um at tað skal verða til samtyktar altso tað sum mær dámdi væl av tí sum bjørt samolsen og høgni hoydal fórdu fram tað er at tey farin at tosa um eina breiða semju aftur og eg má siga akkurát sum ær at tái vit hava ogí síðstu síðsta valskeið tosa um at vinnan má fáa trygga karmar og vit argumentera fyri at tólv ár var eitt tíðarskeið sum gav tryggar karmar so er einki sum er betri og tryggari fyri vinnuna enn at tað er ein breið semja politiskt um okkara fiskivinnupolitikk soleiðis at tað ikki vassar aftur og fram alt eftir hvørt situr íð valdið so tann partin hevði eg ynskt at vit kundu funnið fram til nakrar breiðar semjur sum sum gjørdi tað at tað ikki vóru stór útsløg í tí sum hendi men hví hví var tað soleiðis at vit broyttu lógina og hví bleiv ikki ein broyð semja um uppskotið hjá høgni hoydal júm tað var tí tað var so ekstremt mann fór út og startaði eina uppboðssølu av fiskiloyvum sum ongastaðni verðini fungerar og tað hevði heldurikki fungerað í føroyum og tað skapað eg ótryggleika so eg má siga at er tað nakað sum eg haldi vit eiga at stíla eftir so er tað akkurát tað sum høgni hoydal og bjørt samals siga at fáa breiðar politiskar semjur men tað betýðir at mann eigur at hava tryggar karmar tað varða tosað um hetta her at tað er rullandi loyvir altso tað sum vit bliv samd um var at tey sum fiska skulu fáa tólv ára loyvir og tá ið eitt ár eg farið so kemur kemur tingið at taka støðu til at tað verður lagt eitt ár afturat alternativi er at man uppsiguloyvi einaferðat og tað dugi eg slet iki at síggja nakra grund til vissi ikki at okkurt heilt serstakt er einki løgting fer at siga loyvini uppaftur einaferð afturat bara soleiðis uttan nakað tað má vera ein serlig serlig orsøk til at mann sigur upp og hevur mann ikki eina serliga orsøk til at siga fiskiloivini upp ja sjálvandi so vil tað forseta at vera tólv ár tí annars hevur mann ikki tann tryggleikan sum vit hava samtykt skal vera í fiskivinnunu at mann veit hvat mann hvat mann kann fyrihaldast til so fyri mær er eingin ivi um at vit eiga at halda fast við tað sum nú liggur á borðinum og tað er at løgtingið fær í einum orðaskifti á hvørjum ári tosa um alla fiskivinnuna sum hon er eisini tað sum vit hava víst á í álitinum at umsitingarætlanin sa er ein partur av av orðaskiftunum men at mann eisini so positivt sigur at vit siga ikki loyvini upp men vit halda fast við at tað er talan um tólv ár so eg vóni at hetta verður samtykt og tað hevði verið ómetaliga gott við sær tað kundu verið ein breið semja og akkurát tann parturin við við um tað skal vera til eitt eitt uppskot til samtyktar tað er nakað sum sum kanska burdi verið umhugsað og diskuterað men men eg vil siga tað at at tað eri eg veit ikki sikkurt um tað er ein og tann stóra loysnin sum so men eg eri sera fegin um at vvit høvdu kunnað givið okkara høvuðsvinnu ta jólagávu at tann politiska bæði andstøða og samgonga at funnu eina semju um hvussu vit skulu reka okkara fiskivinnu soleiðis at vit fáa
sum allarbest burturúr takk fyri hara formaður
jatakk ger sovæl høgni hoydal viðmerking harra formaður tað tyr kist mest sum at jagum mikkelsen sjáldan viðger málið kanska nakað mált enda nú men hevur gjørt sær tað til vana at viðgera persónar ella flyta fokus á málinum nærum í øllum h hetta málið snýr seg um hvussu vit fyrisita okkara ríkasta tilfeingi nevniliga tað sum vorðharri og náttúran hevur skapt og sum endurskapast á hvørjum ári hvussu fyriseta tað best fyri fyri øll tað sum vit hava víst á at vit ynskja tað at tað verður ein samtykt í løgtinginum sum leggur eina umsykrarætlan fyri hetther ella má gera mklokkarnar og at vit ikki eiga at leggja alt vald til landsstýrisfólk sum lóggávavaldið í astum løgtingi við fólkavaldu eiga at taka tað er tað málið snýr seg um og alt annað sum jógun mikkelsen segði tað má eg bara ja eg má siga taðakkurt sum tað er harra formaður at tað er størsta hygli en nakan tívi hoyrt vit hava roynt breiða semjur í øllum fólkaflokkum hevr ikki verið við upp á nakað men hevur bara roynt at arbeitat fyri áhugarmálini hjá nøkrum fáum reiðaríum sum tar vildu hava at skuldu hava alt og tað vilda
set tað framvegis og tað tað eisini gjørt
jatak ger sovæl jøgum mikkelsen harra formaður tað síðsta sum høgni hoydal segði at fólkaflokrin vildi hvørt f alta annað altso fólkaflokkurin var grundleggjandi ósamdur við uppskotið hjá høgna hoydal tí bleiv eg semja vit mugu hava loyvi at vera ósamdur um tað er og vit trúgva fult fast upp á at tað var ein stórur feilur at mann gjøgnumførdi uppboðssølu av fiskiloyvi og tá ið vit høvdu avtikið tað so vísti taðs at tað hendi nøkur ting í fiskivinnuni fiskivinnan fekk mót upp á lívið aftur og hevur gjørt stórar íløgur nýggj skiyp so tað er eingin ivi um fyri meg at tað var rætt av okkum at halda fast við at uppboðssølan skuldi avtakast so sigur høgna hoydal eisini nokk so konsantá i eg havi svarað aftur uppá tað sum høgni hoydal sagt at eg viðgeri hansara persón eg havi slett og aldeili seg ikki viðgjørt høgnas høgna hoydalsa persón eg havi bara víst á at tað sum høgni hoydal sigur er ein breinn í veruleikan høgni hoydal hevur ført fram at hendan samgongan hevur forert stór virðir til nakrar fáar milliardar virðir til nakrar fáar og so so so síggja vit øll og vit vita øll at veruleikin er tann sum bjørt samulsenosegði og tað var tað at upp til fimmoghálvfjerðs prosent hevði undanfarna samgonga
er eg haldi slett ikki at tað er sinarið tí er spurningur um at geva fiskirættin tíðin er farin so er tað
st er viðmerkjar til bjørt samulsen ger su væl takk fyri ja altso tað er nógv man skal hoyra at at hetta her við breiðar semjur tað er ordiliga gott tað vilja vit gjarna men hetta her við øsa fólk upp eg haldi meg minnast at fólkaflokkurin østi fólk upp ímóti undanfarnu samgongu men lat taðn liggja í dag lat okkum tosa um breiðar semjur øvissi jakum mikkelsen meina tað hann sigur so eru vit ordiliga samd eg haldi tað er ein eg eri øgiliga kedd av ta ikki eynast í undanfarnu samgongu sum haði nevnt fleiri feri dag so haldi eg tað átti at eydnast men tí vit vóru ikki longri frá hvørjum øðrum í tí endaligu uppskotinum sum so at tað átti at eydnast men nú royna vit at semjast um at fáa uppskot til samtyktar fyri løgtingið og løgtingið fær møguleika fyri at viðgera hesa her umsitingarætlanin og tað hevði verið eitt øgiliga gott stig tí tað kostaði ikki nakað fyri jakom mikkelsen ella samgonguna kundu vit samstum at jakum mikkelsen kanska var við til at seta fram eitt broytingaruppskot til triðju viðgerð soleiðis at løgtingið kann vísa og flokkarnir kunnu vísa at vit gjarna

ja takk ger so væl jørgun mikkelsen ja eg eg má siga at eg eri sinnaður til at diskutera handan spurningin í samgonguni og nú havi eg so ikki hoyrt tjóðveldið ført hatta fram fyrr enn í dag tað er møguligt at tað er ágí ta eg ikki hava verið til staðar men eg havi so ikki hoyrt hatta hasar tankarnar um at hava tað til uppskot til samtyktar heldur og spurningur er um um um hvussu stóvan mun tú ger men altso tað kanneg leggja lunnunar undir at viti draga eina línu tá ið talan er um fiskivinnupolitikk altso so eigur mann absolutt iki at keistra tað burtur sog ikki viðgera tað
takk fyri
takk so er tað hendrigold sum fær en viðmerkin gersu væl harra formaður eg haldi tá jagun mikkelsen snakkar um um um stabilitetin so hoyrdi okur ella hevur hann snakkað nógvar fyrði um hesar átta ára kvoturnar sum bleivu seldar eg haldi at tað er eitt sindur spesielt at mann so kemur ta niðurstøðu nú at tær skuldu eiga tær kvoturnar aftaná teir sum keyptu tær eg eri iviivístur um at til dømis ja lat okum taka eitt føroyskt reyðarí í klaksvík eg eri siktur upp á at teir evðiat bjóðað meir vist teir visti tað at aftan á átta ár so fingiu teir heta her øh so fingu tær hesar her kvoturnar at beðhalda eg eri heilt ivirvístur í tað kann gott vera atð at at onkur annar reiðarí eisini hevði gjørt tað í mun til ty útlendsk
ókey
ja takk ger so væl jagu mikkelsen ja harra formaður manskal paspa ikki at taka fordýran til men veruleikin er t faktiskt hann eftir mínum persónliga tiki og tað er tað at alt bleiv eitt stórt kaos tá ið undanfarna samgonga fór inn og tók út við fimmogtjúgu prosent av fiskatilfeinginum og fór og og seld t á uppboðssølum eitt áraloyvi trýáraloyvir tað var krógvaði tilboð og tað meiri krógvaði lukkaði tilboð og sovíðari og so fær mann enntá eisini og býttu menningarkvotur út og tað var soleiðis at tað vóru nøkur sum bliv útlukkaði altso viski mann búði í eysturoynni ella í norðoyggjum so hk fekk mann vita tað har einki at koma eftir tit eru totalt útlukkaði at eg sleppi ikki mann sorteraði hvør kunni fáa hvør ikki kundi fáa og tað tann arvin sat hendan samgongan við aftan á undanfarna samgongu og eg haldi slett ikki at loysnirnar sum liggja á borðinum og sum eru gjøgnumførdar eru optimálað eftir mínum tykki men tað var tað a
sum politisk semja fekst um ja takk
sor ta joan eli poulsen sín viðmerking ger su væl takkyhara formaður ja umsitingarætlanin hon kemur at vera við til at tryggja eitt sindur a stabilitetið hjá heimaflotanum til at fegnast um at mann hevur fingið eina semju ella fingið eina loysn har men jagun mikkelsen rs ótrúliga væl inni á hesum er at mann eur brúk fyri breiðum semjum og tað hevur mann brúk fyri men at gera eina breiða semju sum gangar beinleiðis ímóti vinnuni tað hevur vinnan ikki brúk fyri og tað er har okur eru a at tað er øgiliga viktit at mann klárar at fa eina breiða semju sum vinnan eisini kann liva við tí illa kann gera tað sama an hava breiða semju við særu við tí fyri eygu at slappa høvdið á vinnunumtakk fyri

ja takk ger so væl jøkur mikkelsen ja jóhann elin hann hevur púra rætt í at at ein breiðir semja hevur nyttað lítið vissu honum ikki er góð og trúgv fyri okkara vinnu men tað sum er gott við einari breiðar semju tað er at vinnan veit hvat hon hevur at fyrihaldast til og at tað ikki er ein púra nýggjur gerandisdagur tá ið ein nýggj samgongur kom til og so áðnað man hvørki útøllini tað er tað sum eg haldi at tað breiðar semjur kunnu gagna men tíverri má mann siga at politiska systemið í føroyum hevur í óalmindiliga fáum førum megnað at gera breiðar politiskar semjur og tað haldi eg er
spell takk fyri ja takk so
ær hennrikold orðið ger sovæl harra formaður nú e man ii man fingig ikki bleiv við hana egilat tað sama men tað sum eg haldi hetta her við tólv áraloyvinum nú nú nú koyrir mann so víðari vit hava rullandi loyvini og tað helt eg í sínnari tíð at tað varu øgiliga stórur breið semja um ikki at gera at hava rullandtað vit minn ikki akkurát aftur hvør hvørji fólkini vóru í hvørjum flokki tað kundi sovorðið gera tað saman men at forseta vav rullandi loyvi sum mann nú nú nú íí hesum uppskotinum tí at hevur mann for leingi loyvienn eitt ár so hevur mann tólv ár loyvir framman fyri sær og so hevur mann ein rullandi loyvi so kann mann og so klára tað pp á forskelligar aðrar mátar men tú fær ikki altso tú fær ikki gjørt upp við tað sum vr tað sum hetta var ætlanin tað var at gera upp við tann útlendska kapitalin í vinnuni at aftaná tólv áftaná átta ár fyrst so sigur mann ókey tað er forstutt aftan á tólv ár so skal tann útlendsku kapitalurin fara út úr vinni men men tað verður hann so ikki up á hendan mátan tí her kemur so eitt ár afturat hvørjar ferðirnar og otað er so ein ein avgerð sum mánn tekur en samgongu at siga at at útlendingar skula framhaldandi eiga í í so stóran mun og størri er størri mun í

og ein avn stóru trupulleikunum á fiskivinnuni hjá eingismonnum tí bleiv søgan sumrbleiv var tað at onnur komu inn og keypti loyvið hjá vanligum útróðrarfólkum í skotlandi í sketlandi og aðrastað altso hollendarar búsettu seg har millum annað og keypti so loyvi og tað var ein av grundini til at nú havi eg onkuntíð orðið á onkur av teimum sum eg havi havt við at gera í nógv ár ein grundini til at tað blívur so konsekventur og segði nú kann tað verða slutt nú skulu okur sjálvur bestemma hvør ið hevur ræði á tí eingiska økinum og tað fer so at vísa seg hvat ið ið ið tað fer at vera men tað er tað er nokk so spesielt við við altso at mann komi til ta niðurstøðu at tað ber ikki til at dríva fiskarí í føroyum uttan útlendingar altso vistu mann fær trýss ár aftur í tíðina so kom e g tað einir hálvtrýss línibátar ellahar á leið til landið innan fyri nøkur fá ár føroyingar áttu allar tað var eingin útlendingur sum átti í eiíeinasta einum av teimum og tað flestu yvirlitið ókey tað gekk ójavnt sum tað ger í øllum øðrum vinnu so gang tað ójavnt men men tað gekk fínt tað gekk fínt við við teimum tí flotanum og tað var eitt grundarlag undir einum nýggjum fornýggjagim flota nú hevur mann líkasum tað niðurstøðu at tað ber ikki til tað má vera útlendingar onkur snakkar um eksperitisi altso útlendska ekspertisu til at fiska í føroyum føroyingar vóru framman fyri fyri tretivu árum síðani at fiska svartskjaft við føroyskum skipi hvíss skal mann hava ekspertisun frá útlandinum tilat fiska svartskjaft og nú flyta okur kvotur yvir yvir yvir ár tí at ter hevus havt týð at

og tað kroyndi okur onkuntíð at gera vattviðr vóru á fundii við verðumsmakkaðin um um forholdinar niður sum ar fiskað at hetta kom ikki at ganga at at at útlendsk reiðaríir við stórum skipum fóru inn á sandin og gjørdu enda á útróðrarflotanum ella s ja tað sum mann kanska her rópaftur út til at útróðra stødd av skipium men tað lurtari mongin eftir har niður a so reageringin seldi har er jú sósu so við við við við rættiheitini hjá øðrum reageringin seldi rættiheitirnar hjá kendigalesiska fólkinim hjá kendikaleiska útróðarmonninum tær seldu rættiheitirnar til til útlendingar nú sá eg henda dagin at harer eingin útróðarflotu eftir fólk brúka teir bátarnir sum teir róu út við til at fløkta út á kanarisku oyggjarnir kanarisku oyggjarnir eru komin úr dýrasti neyð av fólki úr cenikal sum fløkta av hungri tí at útlendingar hava yvirtikið teirra carættuheiti

útlend hálvlandskur fiskibátar gjørdu enda á útróðrarflotandi í danmark síðan vestursíðan á jøllandi bleiv oyði løkt av hálvlandskum buntrólarum og tað hevur verið eitt standandi stríð í tretivu ár at hállandsku bommtrolarar hava gjørt enda á danska útróðrarflotan tá ið ernormaflotanum sum var og fiskaði har teir hava trolar innan fyri boyirnar í innsiglinguni í nógvum av havninum við við við bumtron og hetta er tað mann sigur í sjálvstørisrørslarn í føroyum sigur vit gera hvat okur hava ikki eksperitisuna til at fiska øh tað er neyðugt at okur fáa útlendingar til at fiska firgur tað eri eg grundleggjandi ósamdur í tað kann gott vera ein sjálvur kann vera so sum so men tað eru fólk í føroyum sum duga at fiska alt sum eitur fiskur líkamikið hvat ið tað er ser flúgvur fiskur sum eta at klára t fiska teð rgrundleggjardiga ósamdur í at mann noyðist at lata hállendararn rættilgheitir í føroyum okur vita at tæir yvirtaka meira og meir

tað undraði meg stórliga hetta var tað amm ropna fyri sjálvstørislurstarnum eina ferð í tíðini sum ætlaði at klára seg sjálvur nú hava teir nú e teirra so ivivísingur at tað ber ikki til at klára seg sjálvur mann má hava útlendingar at hjálpa seg tað eri eg grundleggjandi ósamdur í tí útlendingar fara avstað víð øllum okur síggja tað at tey virkini hava einki yvirskot meðan virkinin há føroysku vir síðuna av hava eitt mang faldigar rúgva av yvirskot so tað er anso ein sindur av munur á um tað er føroyingar a tir útlendingar og eg haldi tað at forseta at at hava rullandi loyvi sum mann nú samtykkir tað er skeivt tað havi eg loyvi at halda líkamikið hvat ð onnur halda so haldi eg tað

tað fyrsta tað verður høgni hoydal ger so væl ja harra formaður e eri fegin um at hennrik old tekur tað uppaftur við teir støðuni við ítlendskum kapitalunum í ella ognarlutunum í føroyskum í føroyskari iski veiu øog tað sum vit samtykkja her í dag tað er púra rastus hennikold sigur tað er at vit geva teimum reiðaríunum eitt ár afturat eitt eitt virði upp á einir tríggjar milliardir øí avreiðingarvirði altso fyrsta hondsvirði bara í dansinsprísum og siga útlendingar eiga millum fimmogtjúgu prosent og ein triðing í dag ja so koma fav sjálvroknandi út atað er ein tað er eintað r ein miliard sum er hand útlendingum í íí avreiðingarvirði bara í dag øhog eg havi sum hennirsaold ótrúliga ilt við at skilja hví løgtingið kunni finna upp á at gera tað og tað er eisini ein váttanin ar tíð sum eg avi sagt fleiri ferði tað tykist sum at fólkaræðið er undir niðurbræðing at vit verjasær ikki tey føroysku áhugamálini her men tað er heilt onnur heilt onnur áhugamál sum erupp á spæli milum annað hjá útlendingunum

jtarformaður ja altso eg eg eri ósamdur og tað havi eg loyvi at vera um um tað um hheta orða valið um at útlendska epspertisa skal til fyri at fyri at kunna fiska tað kann gott vera at tað skal eitt sindur av útlendskur epspertisu til at selja tað tað havi eg ikki skild fyri men men men harfrá og siga tað at ta er neyðugt at hava útlendingar við til at fiska tað er ikki rætt tí at tað klárar føroyingar tað hav tað víst í ófatiliga nógv ár so so at at at eg eri grundleggjandi ósamdur í tí at føroyingar ikki klára hetta her tað tað er línibátarnur eitt sera gott dømi um fyri fyri trýss árum síðani takk fyri

ja takk ger so væl johannes joensen takkfyrihara formaður ja eg hennikold eru grundleggjandi samdir í hesum her at útlendingarnir skulu burtur úr veiðlinumi í føroysku fiskivinnuni so hatta har mugu royna at stíla ímótir eso er tað tað at vit eisini hava tosað øgiliga nógv eg hennikold eisini báðir um tá vit vinna okkum nýggj rættindir ella nýggja kvotur at vit eisini duga at deila kvoturnar út til tey sum hava lítið frammanundan vit hava snakkað nógva um djúpansolaran at vit snakkað nógv um og nú ver tað so línuskipini eisini men men men eg veit ikki um hennikold

ja takk ger sovæl hennikoldtakk altso eg haldi at tað sum bleiv gjørt ókey g altíð var ikki perfekt langt uftunfrá og sum kundi verið gjørt annaleiðis tað besta dømi eg eri haldi eg tað eru onnur eisini men men í miðvági snar frást ímiððági er opna aftur og n ein báta fiskar út frá tí ikki bara ein men men fleiri og avreiða tað gjørdu teir eisini survági tað var ikki tað og eiði og aðrastana so tað kann koma nakað gott burturúr at at luta kvotur út mann mann mann kann rópa tað royndarkvødur ella ella ella ella menningarkor flóttandi líka mikið kannman rópa tað fyri at mann sleppur at beginna og hetta mi hetta árið í árið eittgott dømi um at farkjarnin verður so nógvur at mann ikki klárar at fiska hann so tað kundi saktans verið ein ella tveir afturat fyri tann skyld men starfóst er eitt fínt dømi út að sama eiði

ja takk frymunt rasmussen ger so væl ja takk fyri harra formaður eg haldi tað øgiliga viktigt at puntera tað at ar tað sum samgongan seiasta um hesa tíðina seinasta ár tað var tað at útlendingar skuldu út útlendingar hava ellivu ár eftir vissi vit samtykkja hetta her so hava føroyingar tólv ár eftir so hava vi distanserað føroyingar og útlendingar frá hvørjum øðrum tað er tað er øgiliga viktigt at siga og eitt annað sum er øgiliga viktigt at at fáa við eisini tað er tað at hendan skipan ikki meir ruslandi enn hvat tann skipan sum var var áðrenn tað var bara hetta er bara áramálið sum nú fyrr var átta
nú er tólv ár
ja takk ger sovæl hennidharra formaður jer samduri við rhimbu rasmus sen er tí at tað kann so um tú rópar tað fyri átta ella tólv ár men tað er tað skal vera øgiliga løgið vsi visi mann ikki fer ein ela aðrar ella tríggjar ella fimm juristar at siga at hetta tólv ára loyvi ruslandi loyvi eg minnist tveyrokið varða tvey túsund og sjey tá ið mann snakkaði um nú skultdi útlendingar út at tað ikki er galdandi fyri útlendingar eisini tað er møguligt at mann kann tulka tað so smalt at at tólv ár er galdandi altso ellivu ár eftir galdandi fyri útlendingar og trettan ára fyri føroyingar eg vil síggja ta ta tulkingina víðari tað skal vera løgið viðvivis tað ikki verður tulkingin at hetta er galdandi
fyr báðar partar líka mikið kore
ja takk ger so væl jón eder poulsenvimerking takkfyrhara formaður tað er júst so sum fremmun rasmussen vístir á í áðni at eg eri altso í ellivu ár g útlendingarnar hav eftir og ikki tólv heldur ikki um okur leingja loyva við einum ári nú og mnn kann ikki siga tað í rullandi tá tú leingir tað á hvørjum ári tá tar ikk í rullandi tí tað árið ertað ikki longt tan rullandi ikki meir so heilt rullandi er tað ikki annars hoyrir biðja hennik old bara ikki verða so harðan fyri seg sjálvan at siga at hann ikki dugir at hevur skila upp á sølu tí at egkald r ei
skip tað dugir hennika old í øllum førum takk fyri
jtað eri gersovæl hendikold ja takk harra formaður ja eg eg eri ikki ivivístur í at at hatta er tilfeldi at at hatta er galdandi í í í at er galdandi í í bara í í ellivu ár fyri útlendingar nei tað tað fái gst at síggja hvat ið tolkingin verður eg eri rættiliga bangin fyri at tað er
ikki veruleiðis ja
so erta bjart samulsen sena viðmerking ger suvælja takk fyri ja altso undanfarna samgonga hon tók fatur í nógvumav hesum heri tingunum sum høvdu lagið á láni á nógvar árir sum vóru avbjóðandi og millum annað samdutstu vit eisini um atsiga útlendingum upp í føroysku fiskivinni tí vit mettu grundleggjandi at hær føroyingar sum eiga a eiga rættindini í føroyskum øki nú hevur mann í samgonguni ikki bara gjørt sahetta her tikið útlendingar inn aftur mann hevur eisini latið upp fyri atið øll hesi árini inntil tey skulu út kunnu nýggir útlendingar keypa seg inn so tá mann tosar um at mann ætlar tólv ártær skula út so fær spyrja hennrik old altso er tað yvirhøvur rialistiskt tá ið tey faktist sleppa at keypa seg uppellivu ár eftir nú ja tá teiy sleppa at keypa seg upp øll hesi árini altso gevar tað meinið um meina mann tá mann ætlar a
fara tær út takk fyri
ja takk ger sovæl hennrigoldj takk harra harra formaður tað var ú tann stóra diskussiónin í hesin her um um at lata nýggjár sleppa inn í hesi árini tað var tað sáv ein diskussión um um mann skuldi lata teir sleppa inn mene tað var tað summi sum hildu og eg veit ikki um um umumum um tað broybroyttist so eliga nógv upp á tað um tað koma nakrar útlendingar afturat men resulitatið kann blíva vist tað kemur til hóttafallaá at útlendingar eiga allan flotan tað kann lættliga henda tí tað okur sætt í litavá ok hava settir polen selja tað tíi fátæka fólkini okur hava settr í týsklandi og ksu í andi í sambandi við es problematikkin at hollendarar hava yvirtikið ein stóran part av umframt tað at teir gjørdu entá á danska útróðrarflotanim so so hava teir yvirtikið ein stóran part av av
onglandi øllum onglandi samanlagt ja takk so fer jógvunarlækjuni løgtingsformaður orðið ger so væl
jtakk fyri harra formaður tað er ikki so oftani at eg taki orðiðr men eg eg havi hugsað eitt sindur um hetta her vil el avi lurtað etir sínum orðaskiftunum og lisið hetta álitið tað er hetta her við at altso nú havi eg verið leingi í sigu skipanini og hvørt ár so hevur í augustmánað verið ein diskussión um fiskivinnuna um fiskidagar og og løgtingið hevur verið ein partur av tí sum eg haldi hevur verið øgiliga gott eg veit tater øgiliga ymsar meiningar um tað tí tað verið øgiliga munur millum fiskifrøðina og so ofta tað politiska systemið og og og fiskimenn men nú er tað akkurát sum at løgtingið sleppur hesun her fullkomiliga om mann fær so eina umsitingarætlan og tað kann gott vera tað er skilagott g eg havi ikki nóg gott innlit í tað men tað er eitt sindur keddur av at løgtingið hektað seg av har so tí hevði eg viljað aft upp á ein ella annan máta var við í hesum her hesi diskutiónini tí at tað er hóast alt tað politiska systemið sum sumhevur ábyrgdina av tá ið tað kemur til stykkis tá ið tað kemur til hetta við fiskivinnuni eisini so sum at yndrikk av at tað verður meir og meir hesir her sokallaðu ella fiskifrøðsiga teir eru fiskifrøðingar at teir tað tann skipanin fær meir og meir makt og líkasum far alt í sínar hendur og so og tað eru fólk ómetaliga ójøvn á málið um hvussu rætt ið tað er tað var ofta kalla fyri at vit skulu fiska burðardygt og sovorðit men tá ið eg havi lisið skilamenn ella skilafólk sum hava skrivað um fiskivinnuna í fleiri ár nú ein ein vetsmuningur sum eitur eyðun hansen sum hevur nakrar ómetaliga skilagóðar greinar um fiskivinnu nógvar vinklar inni á sum sum kanska mann annars ikki hoyrir og so er ikki tala um tað sum st osmund jus dilessen hevur skrivað nú fyri stuttum eisini og tað er ein heilt annar vinkul inn á alla hesa skipaninaog har mann virkuliga setir spurningar til fiskifrøðina og eg eri eitt sindur bangin fyri tí løgtingið fullkomiliga hekta seg av her so hektar mann ella so so fær tann síðan forstóran makt tí at altso til dømis vissi eg kann sigtera lúella grein hjá ostmundhustinussen sum hen
skrivaði kortsaðani á í í fjølmyðlunum gersvæl altso til dømis tað sum var skrivað um føroyabanka hann kallar tað ein sorgarsøga sum heldur fram nú hevur føroyabankin verið hegnaður inni í skjótt tjúgu ár hesin bankin sum oftani var álitið hjá línubátunum í vetrarhálvárið og álitið á summartiði hjá smærri førum tað er ræðandi at hugsa um hvussu nógv virðir eru mist her øll hesi árini av hýsu og haftasku longu skøtuupsa umframt nakað av toski og hetta skal ikki skiljast soleiðis at vit skuldu hava ovurvoyðu men at vit skulu røkja okkara fiskastovnar við skili so sigur hanni nú vóni eg bara at fiskifrøðingar og politikarar einaferð millum allað hava lært tð av hesum mistaki sum aftur er hent við føroyar hesafer og so víðari sovíðar kundi lisið so nógv nógv onnur ting har har heilt aðrir vinklar er inniá og og ikki minst greinar sum hesun her eygun hansen í vestmann er skriva altso áravís um hvussu lítið ella faktiskt prógva at tað er tað er einki skil á og so so sigur mann hvar er svarið upp á hví svarar eingin hesum monnum aftur altað er akksum tóm bróð bara úti í luftini g og og eill sum lesa tað altso t ta hetta passar sum stendur her altso h tað tað má okkurt vera um hetta men tað er akkurátsum at fiskirøin hon koyrir bara akkurát sama sama veg uttan at geva nakað svar sum er skileikott at svara upp á hetta til dømis hett her við við at tú verður so øgiligt toskur avn við kaiirnar í føroyum ostmilustinusend hevur sílatiar riður umeftir og tað fái eg ikki tíð at fara inn á nú men hvvhví er einki svar upp á hetta her eg veit væl at vit sum sum leikfólk fara at keyar til fiskivinnu upp á mangan mátar men vit hava altso eg má siga fyri meg sjálvan t eg havi ligug hóast alt livagð eitt langt lív erufaringar av hesum her og mann hevur havt sta diskussióninar millum fiskifrøði og og og fiskimenn eg haldi tað hevur ikki passað nakað serliga væl tað sum fiskifrøini hevur sagt gjøgnum øll hesi árini tað má eg siga tað er niðurstøðan hjá mær tá ið eg hyggi aftur á hesa tíðina so eg sakni at at eina størri breiðari diskussión og er eit sindur bangin av at løgtingið hekstar seg al takk fyri harra formaður takk fyri so er tað viðmerking
fyrst hennrikold ger sovæl ja harra formaður man kann hara formaður samdur vð við løgtingsformannin um tað at hekttað seg av ø eg minnist tá jógvan ingvard olsen bleiv valdur til landsstýrismann tann fyrsta hann segði tá ðhann fór upp tann takkaði løgtingin fyri álitið at hann skuldi vera tænari hjá løgtinginum løgtinsins tænari brúkti hann orðið og var tað nakað sum hann var øgiliga skeptiskur við tað var kunngerð hvørja ferð eitt komi í kunngerð so fór hann ukku og spyrja hvat eta ætlanin at mann leggur frá sær her nú hevur mann lagt alla fiskivinna frá sær í kunngerð og sagt alt skal gerast í kunngerð hitt við við við diskussiónini um um hvussunógv mann skal fiska tað er so ein breiðari men men í fjør og fyrr ári fiskaði skipini so at siga óhindra nærmast alla tíðina tað varonkurtí fyrr ári in nakrar útrópabátar haldi eg sum hevði problemine ellars fiskaði skipini ó hindrað men men formaðurin er ein av teimum sum kann gera nakrar broytingar um at at tingi haner formaður fyri tinginum og tingið avvápnaskip
takk fyri
ger so væl jakvaalakin ja takk fyri ja vit nú er egein partur av samgonguni eisini og eg havi hugsað at eg ofta er tað soleiðis tá tú vart politikari at tú tú lagar teg eftir umstøðunum og og mær vitandi so var júst hetta sama uppskotið í síðstu síðstu síðstu síðsta valskeiðið frá frá tí samgonguni at at hava eina umsetingarætlan og at løgtingið ikki skuldi vera partur av tí
tað lá alt kanska í tí at tað vóru uppskot og samtyktar tað er kanska verið eitt hugskot eisini men so er tað her við at at tað bleiv nógvur fiskur fiskur í fjør eg veit bara tað onkra hvussu her sum onnum sum eg havi nevnt teir hildu at vit burdu hava fiskað nógv meira toski í fjør og at mann ikki tað ber tað ikki til at goyma fisk takk fyri takk fyri
so er tað jóhandal sum hevur eina viðmerking ger so væl ja takk fyri løgtisformaðrin at fyri at tóka orðið og eg má siga tað at andvrættutýs mann sigur eg haldi tað ati í tí gomlu lógini har stóð umsitingaræflan á positivt við í lógini og hon er vesindlig fyri avgeðina um fiskjudagar tað er hon semja millum vinnu og og og og vitan kann mann siga og g eg vil heita á okra samgongulimar saman við andsstøvuni um at kunna semjast um soleiðis verði fyrrisliga í dag at okur hava eina umsitingarætlan sum verður umrøddi tingini í eitn orðaskifti soleiðs at at løgtingið kann viðgera hana júst soleiðis sum løgtinsformaðuin eisini skjýtur upp og at mann í ein uppskot til samtyktar í einar broytingaruppskoti sum hevur verið nevnt her blivi samdur um hatta eg haldi heta er skilagott tí at so fær mann viðgjørt tað ætlanina eisini sepparat kann mann siga
so takk fyri løgsfomaðurin
takk fyri ger so væl jógvana lesina ja takk fyri ja nú veit ikki hvat hvt hvat kann gerast nú í í í dag í samband vi hetta her men eg haldi at tað er hvussu verður skilagott at løgtingið hevði hevði sítt at siga tá ið tað kemur til at

takk fyri so er tað uni jrasmussen ger so væl akfyri ja eg haldi hetta sumjógvan lakjen kemur inn á er ógvulia interesant við tí sum osmund justinussen oftani hevur fór fram og aðrir eisini sum til dømis olaf olsen hevur statistikku upp á uppsavn og sovorði tað tað eru ógvuiga interesant hvussu menn hava fylgt við í ígjøgnum nógv ár men tað sum eg hugsaði um at viðmerkja eisini tað er tá ið høgni hoydal sleingir um seg við ógvusligum tølum og og mann veit at tað er heilt við síðuna av so haldi et eg eru átaluvert tá ið hann nevnir tríggjar milliardir tað skal eg so ikki fara at siga nakað um hvat virðið er men men tá ið hann snakkar um at útlendingar eiga ein fjórðing ella ein triðing av fiskivinni í føroyum so vita vi at tað er langt við síðuna av tí tí tað tað er hvussuur nakað mann kann konkret hyggja eftir vissu teir eiía helvtina so er tað maksim um tað helvtina av tí sum høgni hoydal
takk fyri
gjørt so væl gjøgnum hasa lesuna ja eg takki unna rasmussen fyri viðmerkinina hatta var kanska meir ein viðmerkin til høgla hoydala enn til mín men

eli poulsen sum her vurnari vimerking ger so væl takk fyri hara formaður eg vil takka í okkum hann latnifra eina sera áhugaverda og góða røðu egeri púra smum í tá tað kemur til ta stóri vitan í bos og aðrur hava eisini út við at erøgiliga óheppi at engin svarar væl aftur upp á slíka góða vitan at hon bara fær stilte hatta aftur við borðinum tá tað kemur til seg her umsitingarætlanina tú eri eg eisini samdur við jógvanina á lækini at eri øgiliga keðiligtat tú ikki kann økja meira enn fimm prosent men hatta vara komperimi sum vinnan og øsaman og eg vil hilduð at ongantíð minka meira en fimm prosent men tað kundi gott váksi r tjúgu prosent tað heði tað hevði verið kanska tað siga taðbesta loysna um tí at vissi fiskur hevði at útgongudáturn her hann kundi fiskast so var tað akkurát tað datið í tá tær fiskaða tí hann goymist ongantíð longri enn tað løtandi vera
takk fyri
takk fyri ger so væl jógvanalaki ja takk fyri ja tað var akkurát tað sum eg gloymdi at nevna tað var akkurát tað sum jón eli var inni á nú hetta við við fimm prosentum og upp um niður altso eg eri eg altso mær dámar ikki av tær altso tann sum minnist hálvfemsuni og hvat ið hendi tá á á føroya grunninum at tað var eingin fiskur knappliga var fult av fiski og vistu vit so bara kunna vaksið dagarnar við við fimm prosentum tá so høvd it slettiki við daksekfisku eg haldi tað blivi tá eini ja eg minniskju tað tað var heilt altso tað var so tað fleir doblaðis tað sum hann fiskaði í seksoghálvfems ella sjeyoghálvfems eg inni ikk hvat áðrenn tað varur og so er taðhetta her við eg hugsi um hetta her altso úbla havna osmustinussen nevna tað gera einki sum vit nevna hann sigur skulu í formans loyvi skulu okkara politikarar í framtíðini fara at lata eisis rá á føroya grunninum hesir sum ikki hava hóming av hvat fyriferðslagrunnin so ógvusligir er hann í sínum orðum og tað eg føli akkurát tíð ger hetta vit yvirlá

sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri ja hóast løgtingsformaðurin og eg jú kanska ikki eru so samd um fiskivinnupolitikk er hvussu ikki um um partar av tí so eri eg øgiliga samd við løgtingsformannim í ati at tað tað er neyðugt og gott at løgtingið hevirhøvi at viðgera okkara við jøvnum millumbili og ein umsitingarætlan sum landsstýrismaðurin jú fær heimild til at áseta bæði fiskidagar og og og kvotur sambært har tað eri í úrti á hvørjum ári eg veit ikki um tað verður triðja hvørt ár ella tað verður tá ið tørvur á at broyta til dømis fiskidagarnar og egeri øgiliga samd við tingformannum í at løgtingið eigur at hava høvi so ella so at viðgera hetta her so eskal bara takka honum fyri at hann
sann táttin upp takk
takk fyri ger so væl ja takk fyri ja ja eg altso eg haldi at eru bjórt samuelsen er samd eg eg haldi at løgtingið eiga eiga eigar at vera við i er diskussiónini um hvussu nógv ið leistirafiska hatta ikki yvirlátar tað bara til nakar serfrøðingar so sokallaðar serfrøðingar uttan at siga nakað negativt við tí orðinum nei tað er ikki negativt at siga tað tí hvør er serfrøðingur tað eru nógvir tað er nógv sum rópa sítt serfrøðingar í dag ella tað er nógv sum verurpt serfrøðingar nú nú nú kansn útvarpið til dømis næstan ikki tosa vuð fólk uttan tey eru so kallaðir serfrøðingar og og tað er tað er tí tey hava onkra útbúgving á tí økinum men tað kann vera nógv onnur sum hava minst líka skilagóðar meiningar um tingini og vitan eisini so tað er tí tað er tí g sigi brúki hatta orðið uttan at
siga nakað negativt um tey fólkini takk fyritakk fyri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málið og vit fara at gera klárt til atkvøðugreiðslur og at fáa fólk inn í tingsalinum ja so fara vit at atkvøða í hesum málinum tað er soleiðis at her er eitt broytingaruppskot frá minnilutanum tað er jóhandal beini johannesen og jákup mikkelsen og tað fara vit at atkvøða um fyrst ger so væl
ja vit eru liðug at atkvøða tað er samtykt ein mælt við einogtretivu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari so atkvøða vit um málið soleiðis broyttja vit eru liðug at atkvøða málið er samtykt við seytjan atkvøðum fyri fjúrtan ímóti ongari blankari og tað fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara so víðari í á dagsskránni og nú koma vit til tingmál nummar ella il tað er onnur viðgerð a løgtingsmál nummar trýoghálvtrýss uppskot til samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri røktarstarvsfólk hvør biður um orðið tað er djóni nolsø joensen sum fær orðið
her er løgtingsmál nummar trýoghálvtrýss onnur viðgerð uppkotil samtyktar um at fáa útbúgvið fleiri røktarstarvvsfólk tað er umboð úr tjóðveldi sum hava lagt tað fram og nevndin mentanarnevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann fimmogtjúgunda novembur og annan desembur tvey túsund og tjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við heilsurøktarfelagi heilsuhjálparafelag føroya felagið føroyskur sjúkrarøktarfrøðingar kommunufelagið landsstýrismannin í almannamálum elsbet mersetes gunnlaiksdóttir og landsstýrismanninu í uttanríkis og mentamáli jenes arana saman við ávíkavist heilsuskúla føroya og fróðskaparsetri føroya undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin tekur undir við málinum men hevur ymiskar viðmerkingar tann fyrsta tað er at støðan við koronu hevur víst hvussu umráðandi røktarstarsfólk eru stórur tørvur er á hesum starvsbólkum sum eru sjúkrarøktarfrøðingarheilsurøktarar og heilsuhjálparar undir hoyringunum í nevndini er komið fram at komandi árini verður tørvurin á hesum starvsbólkum upp aftur størri tí fleiri fara úr starvi enn tey sum verða útbúgvin harumframt arbeiða flestu starvsfólk niðursetta tíð og tí kann tað vera trupult at fáa nóg mikið av fólki at røkja vaktirnar talan er jú um størv har onkur skal verða til arbeiðisalsdøgri alt árið undir hoyringunum kom eisini fram at til ber at taka fleiri lesandi og næmingar inn í ávísum førum hevur verið stilt i at fáa praktikkpláss men hetta kann fáast í rættiliga við at skipa praktikkina øðrvísi so øll ikki eru í praktikk í somu økjum samstundis

tí mæla vit løgtinginum til at samtykkja hetta uppskotið soleiðisar í í stórum kann mann siga ati tað sum er komið fram er tað at tað er nokk so breið semja serliga millum fakfeløgini sum hava verið innkallaði at tørvurin er øgiliga stórur runt um landið faktiskt runt um alt landið at at fáa fatur á fólki til ati røkja hesar uppgávura hesa øgiliga týdningarmiklu uppgávu sum eru at vera um okkara kanska man siga tey tey tey gomlu og og tey sjúku

og og nakað av teimum loysnunum sum var tað nevndu so eisini í hesum álitum tað er at at tað er ein eina avbjóðing stór avbjóðing tað er praktikkplássini men har var tað nokk so breið semja millumpartarnar um at mann kundi fáa tað hetta her í rættiliga við at skipa tað øðrvísi sum ikki øll fóru í senn men kanska deildu tað yvir alt árið og yvir yvir landið eitt sindur øðrvísi so tað var ítøkiligt ta ta loysni sum sum kom fram og eit og eitt annað sum eisini hevði

tað aktraktivari á arbeiði á økinum var eisini tað ella ella at fáa fleiri í í læru ella ella til at lesa tað var eisini at

at kanska mann fór at tosa meira í føroyum um at fáa praktikkina lønoyja og tað er tað veitmann frá grannalondunum hjá okkum tað er nokk so nógv ár síðan at mann byrjaði upp á tað og við góðum úrsliti og og eisini á tí tí námsfrøðiligu økinum har fólk eisini við av tí sama so koma fólk eisini at standa við við størri ábyrgd og tey føla meira eigaraskap av tí at at at vera í í lønari praktikk og so tað er heilt sikkurt nakað sum vit eiga her í føroyum eisini at leggja meira dent á og arbeiða fram ímóti og tað var ikki heilt ómøguligt heldur tá ið landsstýrismaðurin var inni og vit høvdu het her frammi í nevndini at tað var ikki heilt ómøguligt a hyggja upp á tann møguleikan eisini tí tað vóru tað eru fleiri fleiri sum vísa á tann møguleikan sum nakað sum kann gera tað meira hugaligt eisini at fara frá kanska man mann hevur eitt arbeiði tað eringt kanska at fara frá og og frá familju ogbmann hevur eina inntøku og tí tí hevði tað avgjørt verið nakað sum sum var til fyrimunst fyri at fáa fleiri at tikið hesar útbúgvingarnar so tí var tað gleðiligt at hoyra í eina sovorðna nevnda viðgerð at tað eru at tað sær ikki so svart ig sá sat sjálvt um tað sær eitt sindur trupult út nú nógv fólk renna øgiliga skjótt har úti í feltinum sum hann sigur og og og at vit fáa fleiri fólk inn inn á øki tað hevði verið øgiliga gott og og og kanska at í yngra ættarliðum eisini sum kundu líkasð sum tikið yvir har sum tey sum hava knoklað nógv har úti og og øll hesi árini hava tikið sín part so tí hevi tað verið gott at og og so tað eru tað eru glottar og og sjálvt um kanska hetta her sum sum minnilutin eisini mælir til at fella uppskotið so so sjálvt um eg eri bendur á at tað verður felt so so haldi eg at her er eitt eitt gott mál sum eigur at fáa bæði eina eina góða og og og virðiliga viðgerð og eisini og tað er heilt sikkur ett mál sum sum fer at at spøkja aftur á føroya langt fram í tíðina visti mann ikki líkasum handlar upp á hettaher nú og eg tor ta ikki bara innanfyri hetta her røktar starvsfólk menn generelt innan fyri umsorganarfakini í síni heild um it skulu minnast til atfólkatalið í føroyum er hækkandi og tað er eitt øgiligt trýst á allar vælferðartænasturnar og tað fer at gera tað at vit eiga at seta seta pengar av til at fáa útútbúgving fleiri fólk á á á umsorganarøkinum generelt so og og tað hevur nevndarviðgerðin eisini givið okkum ábendingar um at at tað er alneyðugt at at tað fer t og tað fer at vera eisini í framtíðini at vit fara at gera tað í føroyum so tað er gleðiligt pá
umaftur takk fyri harra formaður ja takk so er tað
viðmerkingar siristenberg fyrst gersu væl takk fyri hara formaður h ja tað er eingin ivi um at tað eri rættiliga stórur tørvur á fleiri ruktarstarvsfólkum og okur vita eisini at tann tørvurin fer bara at at standa við um versna og tað kann sjálvandi ganga út yvir ta góðskuna øsum mann kann veita í teimum tilboðunum til til eldru og til sjúk eg kundi hugsað mær at vita eitt sindur um hvat ið útbúgvingar stovnarnar hvussu teir hava fyri hildið seg til hetta her uppskotið tí onkuntíð hoyrir mann takar eitt sindur praktiskt kann vera eitt sindur trupult at taka fleiri inn hvussu mann kann skipa tað um tey høvdu nøkur boð upp á tað um um hvussu mann kundi grýpa tatann
kvartan ann ja so er tað
hjóni jóansensinvál takk fyri teirra formaður og takk fyri viðmerkingina ja har vóru mann kann siga upp á tann máta at at teir útbúgvingsstovnar sum vóru inni í til hoyring tey vóru tey haldi eg vóru kann mann siga samanumtikið jaligir fyri uppskotinum og og sóu møguleikar heldur enn forðingar kann mann siga millum annað tað sum eg nevndi í áðni um at tað er við at hvussu mann kundi skipa praktikkina so høvdu tær nøkur loysnir upp á tað bæði við tað at mann kundi skipa tað yvir at mann yvir alt árið og og og yvir alt landið á onkran máta altso mann mann fekk tað í eina í eina trygga ella rætta legu so mann sikkraði sær at allir partar líka sum blivu ella so tað var ikki tað var ikki bara nøkur sum høvdu framíhjál men tað var nøkur sum deildu tað yvir allar starvsbólkarnar so eisini at øll kundu fáa líkar møguleikar til at sleppa í praktikk so eg haldi generelt fyri tað mann kann svara at at tey vóru tey vóru positiv og og og
og sóu møguleikar altso tað gjørdu tey avgjørt
tger so væl takk fyri hara formaður í lítil viðmerking til talaran eg hugsaði nemliga um heta her at sleppa í praktikk o tílíkt hvat er tað sum í forðingarnir hava verið er tað er tað samstrarvið millum kommunurnar nú erta eru kommunurnar sum hava yvirtikið á eldraøki er tað á hasim økinum mann hevur trupulleikar ella avbjóðingar til at koma við og hevur mann havt kommunufelagið inni nevliga í samband við hesi viðurskiftini og annars kundi hugsað mær at spurti talaran um hvat sigur hann til at mann evintivell kundi havt eina eina deild her á á miðøkinum sum sum suðuroyar ella skúlin suðuroy stóð fyri og átti siga soleiðis og tað kundi eisini vera ein avbjóðing at kunna ferðast eitt sindur aftur fram hvat heldur hann tað men nú hevur mann tosað í fleiri ár um hesi viðurskiftini nú haldi eg mann eigur at gera nakað við tað soleiðis at at vit kunnu koma víðari tí at tað eru alneyðugt at fáa fáa sæg
starvsfólkini nú takk fyri
óni nols joensen ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina ja nú hevði eg ikki varhugan av beinleiðis at tað v at tað var hetta her sum hevur við kommunurnar at gera varð nei sum hevði praktikkin at gera orsakað av at tað vóru kommunurnar sum lógu í buktini har altso tað var meira tað at er hvussu mann skipaði seg og tað vóru kanska heldr ikki so nógvarella úgvið starvsfólk á økinum sum sumlíkasum nokk til at at hava at taka næmingar inn atso tað var meira tað sum var avbjóðingin kanska og og at og fáa tað so langt út um landið sum gjørligt hin spurningin sum sum hevði morsen roysir um hettaher við kjakið eisini sum kom eisini fram partvís undir hoyringinum hetta her við hvar staðsetingina av skúlanum har haldi eg at at mann fekk ein varuga av at tað liggur at tað riggar øgiliga væl har sum hann er har suðuri og eg haldi at mann skuldi eitt annað stað so skal mannfjálga um tað og byggja upp á tað hygt kjakið um um ein partískuldiligið í havn tað tað havi eg ikkiso ikki so øgiliga greiðar meiningar um men eg haldi at mann skal duga nógv upp á at at ati styrkja tann skúlan tað tilboðið sum er ísuður
burðin sum er í løtuni takk fyri harra formaður
og so er tað ingilin dittriksen strangeraða ja vit vita vit mangla røktarstarvsfólk tá vita øll sum hava kanska avvarandi á sum hava brúk fyri røkt og eisini bara tey sum hava áhuga innan fyri økinum men eg kundi hugsað mær at tá er torvt kanska um tit komu inn nakað í nevndini í hoyringunum um hvør áhugin er at koma í hesi starvini og í hesa útbúgvingina og eisini kanska meira yvirskipa tá ið djóni nolsø joensen kom inn á tær við við umsorganarfagnum sum heild hvat kann mann gerast fyri at fleiri fólk tekkjast teimum økinum tí at tað er innan fyri nógv av teimum at vit hava brúk fyri fleiri starvsfólki og eisini fara at hava tað
í framtíðini takk fyri
ónitakk fyri hara formaður og takk fyri viðmerkingina ingilíin didistin strøm øh eg haldi at mann kann siga generelt at áhugin var rímiliga stórur altso millum eisini millum ung fólk líkasum men og og serliga tað kanska fleiri fólk sum hava arbeitt nógv ár á økinum tað kom eisini fram at men tey ættraðu seg við tí at sum bleiv nevnt eisini í iinninnganginum ati bæði tað at útsygtin til at fáa fulla tíð var ikki til staðar og tað atfara kanska eitt ár ella tvey á skúla uttan løn og sovorðnim ting at tað tað vóru tað tað tað sum dregaðiseg rundan um avbjóðingarnar at at fáa fólk nóg men neftupphet her við at at tað er ein stórur munur á attá vit skulu hava kvalsitet í tað at vera saman við okkara eldrum tí at vit síggja av tí at tað er færri fólk kanska sum eru um tey so blíva tey passiv en tað at síggja hjá avvarandi og familju at at hava útbúgvi fólk sum duga at seta seg saman við teimum og at aktivera tey gera meiing oso so framvegis tað eigur og tað eiga vit atgera alt fyri at fáa fleiri útúv
myvil fólk sum kunnu gera hesa her uppgávuna týdningarmila uppgávu takk fyri harra formaðurjatakk næsti røðari er
beinur joensen ger sovæl beinir johannesen sldi egsigaorsakatakk fyri harra formaður eg skal lesa áliggja minnilutan upp minnilutin beini johannesen edvar jacobssen og heinsacariasen hevur hesar viðmerkingar fyri summarsteððin í ár var hetta uppskotið seinast til viðgerðar í løgtinginum tá var tað beint í trivnaðarnevndina meirilutin í trivnaðarnevndini samgonguumboðini mæltu løgtinginum frá at samtykkja uppskotið tí landsstýrið hevði sett eitt arbeiði í gongd hesum viðvíkjandi landsstýrismaðurin hevur undir hoyringunum greitt frá at hetta arbeiðið framvegis er í gongd í løtuni verður kannað hvør tørvurin er innan útbúgving og eisini innan røktarøki úrslitið fyriliggur í februamánað undir hoyringunum kom fram at tað eru stórur tørvur á at fáa fleiri røktarstarvsfólkútbúgvin og tað er á øllum økjum eisini hava avvarandi fakfeløg víst á at tað er týdningarmikið at tørvurin verður kannaður og at arbeitt verður við at fáa fleiri starvsfroningarpláss ið eru grundarlag fyri at vit fáa tikið enn fleiri inn til útbúgvingar tískil er neyðugt at mann eisini ger átøk á hesum økinum við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mæli løgtinginum frá at samtykkja uppskotið og har kann eg eggja afturat at tá mann tosar umstarvsfroyningarpláss so er tað haldi hennik old var inni á tí tá ið vit viðgjørdu fíggjarlógina at tað er serliga innan hálksirøktarar at tað er ein trupulleiki og eisini av tí sama trupulleikisum mann ikki fær tikið fleirinn meðan hjá sjúkrarøktarfrøðingum so er tað ikkisoein trupulleiki meir við starvsfroyðingarplássum kom fram undir viðgerðini men hin vegin so hevurmann eisini hoyrt eisini undir undir fíggjarlóguviðgerðini athví mann ikki setir pengar av til at útbúgva fleiri sjúkrarøktarfrøðingar næstár og har kom mon eisini fram í nevndini ati tá tosað um sjúkrarøktarfrøðingar so hevur mann høvuðstørvur og eisini tørv á fleiri undirvísarar um mann skal gera tað so tað er eitt arbeið sumí gongd áðrenn og tey mettu tað at mann kundi kanska taka tveir flokkar inn frá januar tveyogtjúgu hvørtfalt meni ja landstýrismaður hann er í so í gongd við hesa kanningina ogáúrslitið fyriliggur so í februar so vit gleða okkum at at síggja tað tí kanningina og so kunnu fara víðari við hesum
saberen takk fyri harra formaður
jatakk so er tað siri stenberg sum fær eina viðmerking gerso væl takk fyri harrar formaður ja eg eri eisini nokk so spent til februarmánað tá ið hendan her kanningin kemur og hevði hopið at hann kanska longur var her tí okur hava bíðað eftir henni uppskotið verið fyri fyrr soleiðs sum eg lesi fíggjarlógina og við teimum boytingaruppskotunum sum vóru í gjár so er tað er tikið pengar av hjá setrinum iski eg minist tað rætt so tað verður nokk so trupult at fara víðka um virksemi visi mann setir minni av hvussu vilmannini í samgonguni loysa

ja tað skulu meira pengar til og akkurát orsøki at kíman sker daer ski akkurát fingið á nakaenn men bæði tá tað kemur námsfrøðingar h har sigur mann tað er klárt har er tað bara fíggingin ið skal til meðan her er sjúkrarátførin har er tað fáaskeld annað eisini so tað eru ígjømeinum fígging tað er tað skuldu jú alt pengar til so tað er so altíð nakað takk fyri

hjá samuelsen viðmerking takkfyri hara formaður sum eg havi skilt so er tað ein avbjóðing hjá hasum her kvinnu sum fara til suðuroyar skúla tað er barnaansingin og ikki minst vistu ty skuldu flyta barnaansing hvør skal betala kommunupartin tá tú kemur suður og skal hava barnið ansað heimakommuna sigur nei so skalt tú jú betala fult gjald so at tað loysise í nógvum førum hum ikki hú sum kvinnuna at ara fara í í í skúla so taðer kanska nøkur ting sum ann skal yggja uppá eisini sum kann vera ein forðing fyri at kvinna
neær fara suður
ja so er tað beini johannesen
ja nú kenni ikki akkurát til tann partin men atnú ev mann tosað nógv um skúlan og staðsetingina men tá ið hoyringar vóru so haldi eg tað komu nokk so gott fram faktiskt frá øllum fakfeløgunum at tey hildu ikki tað sum so var ein trupulleiki av skúla harsuðuri tá hygv mar eftir eisini eftir umsóknunum so eru tað jú fleiri sum standa bílista hørta fyri at sleppa og tey hildu eisini tað at næmingarnir teir fáa ofta nógv meir burturúr tá tey eru har suðuri tí tey hava einki annað hugsavnan seg um siga tey men sjálvandi er kanska soleis kemur tað altíð at vera tað fer altíð vera ein trupulleiki við tá tey er fólk sum hava familju og annað at fara undir útbúgving og innan so nógv økir meni nógv far oftan á danmarkar teið er tað sum so ikki nakrar trupulleiki sum men men eg haldi sum so sjálvur ikki at staðsetingin er ein trupulleiki sum er takk fyrija takk fyri so er tað bjarni
yhara formaður ja eg sum tað stendur í álitinum so havi eg nakrar serligar viðmerkingar byrja við at lesa tær upp føroyska samfelagið og føroyski arbeiðsmarknaðurin hevur alsamt vaksandi tørv á skikkaðum og útbúnum starvsfólki til umsorganarøki undir hoyringunum so hevur nevndin fingið upplýst at tørvurin á sjúkrarøktarfrøðingum heilsurøktarum og heilsuhjálparinn tey næstu árini fer at økjast munandi og at ikki nóg nógv fólk útbúgva seg innan hesi fakøkini til at nøkta tørvin í framtíðini nevndin fekk eisini upplýst at arbeiðskor so sum vaktarbýti og lønarlag og løn undir praktikk var at telja millum orsakirnar til at ov fá fólk velja sær umrøddu ykkisleiðirnar tað er ein stór avbjóðing at fáa útbúgvin starvsfólk til umsorganarøkið kring alt landið men á eldraøkinum um vit taka tað er tað serliga á miðstaðarøkinum at tað er torført at fáa fatur á útbúnari arbeiðsmegi hugsandi er at ein av meginorsøkunum er vantandi útbúgvingartilboð í miðstaðarøkinum útbúgvingartilboðini ið eru staðsett í suðuroy eru góð og hava eydnast væl men tað skuldi eisini verið gjørligt anomiskar útbúgvingarnar í miðstaðarøkinum soleiðis at áhugin fyri umrøddu útbúgvingunum økist og vissu vit til dømis taka eitti eitt høvuðstal tað búgva tíggju ferðirnar so nógvir íbúgvar í tórshavna kommunu sum tað ger í suðuroynni men hyggja vit eftir tað fakliga lutfallið í ávikavis suðuroynna í miðstaðinum so eru tað á leið so gott sum hundrað prosent lutfall í suðuroynni ímeðan tað eru á leið hálvtrýss prosent so bæði tað lutfallið og tað at vit í absoluttum tølum eru tíggju falda so nógvir íbúgvar staðsettir í miðstaðarøkinum gevur tað útdrúkk fyri at útbúgvingin er skeiklað við atlitið til at dekka økið landafrøðiliga men eisini aldursliga vissi vit hyggja eftir miðalaldrinum á teimum útbúðnum norðuráfjørðs so er tað umleið í hálvtrýss ára aldri meðan tað er væl lægri sunnogfjørðs og sum eg segði áðni so er eldraøki í suðuroynna hundrað prosent meir ella minni manna í fakleika men norðanfjørs ikki bara í miðstaðarøkinum men eisini í eysturoynni og aðrastaðni er tað nærmari hálvtrýss prosent øh og har er tað bara tað tann rationaliseringin at um málið er at fáa flest møguliga at taka hesa útbúgvingina so er tað hava eina høgliga staðseting eg haldi ikki at mann kemur uttanum atmann verður noyddur til eisini at hava tilboð norðanfjørðs og eg haldi ikki tð er nakar ivi um tað tað er eit sindur hunda hundrað um heitan greyt at tosa um tað men soleiðis haldi eg at tað er og tað má væl saktans vera málið at útbúgva so nógv sum gjørligt tá ið vit eru so undirdekkaðir fakliga sum vit eru sannleikin í mínari verð er tann at mann tíverri avmarkar hvønn eitt sindur hvønn altso við at hava bara staðseting í suðuroynna fyri hvør fer at útbúgva seg har við er ikki sagt at tað er tann einasta avbjóðingin vit hava eisini tosað um millum annað vaktarskipanina og tímatal og vit hava tosað um løn og løn undir útbúgving og løn undir praktikk og so framvegis men til dømis frætti eg nú ein dagin frá einari kvinnu sum eru útlendsk og familja hennara er eisini útlendsk mamman hon kom til føroyar sum sjúkrasystir men hevur aftaná tjúgu ár ikki fingið møguleikan at arbeiða sum sjúkrarøktarfrøðingur á einum ellimsheimi í føroyum hennara sjúkrasystrarprógv úr heimlandinum svarar ikki hundrað prosent við krøvunum ið eru sett í føroyum og hon manglar eitt fak til at kunna kalla sær sjúkrarøktarfrøðingur í føroyum tað hevur viðkomandi so tikið til sín og hevur søkt inn á heilsuskúlanm í suðury tíverri komun ikki inn tí at tilfarið og bøkurnar á heilsuskúlanum í suðuroy er á donskum so ein tilflytari við meira enn tíggju ára royndum sum heilsuhjálpari í heimlandinum og í føroyum lokna útbúgving sum sjúkrasystir úr útlondum snakkar flótandi føroyskt kann ikki sleppa inn á heilsuskúlan í suðuri at taka eitt fak tí hon ikki hevur danskt á astig og eg havi eisini frægt frá teimum at tar eru fleiri sum tíverri eru í hesari støðuni so umseting av tilfari er eisini ein avbjóðing og eg haldi eisini at tað er eitt útsrúgv fyri at trupulleikin er eitt sindur meira samansettur enn hvat vit gera okkum faranum eg rokni við ati hesin her spurningurin fer at koma upp aftur í politisku skipanini regluliga tí ati eg føli ikki at trupulleikin verður loystur við at royna at flyta problematikkin til onnur økir tá ið tað er nokk so eyðsýnt at staðsetingin er eisini ein vesiniligur partur av tí samlaðu loysni har vit er ikki sagt at hinir faktorarnir sum vit hava viðgjørt í nevndini spæla kraftiða inn men tað evur mín yvirivísingur at so leingi sum vit ikki hava eitt so plerandi tilboð í miðstaðarøkinum so fer tað altaná líka at darva tilgongdina við at fáa skikkaði fólk til umsorganarøkið tað hevur longu givið ein rættiliga heftigan baksláttur úti í almenna orðaskiftinum at mann hevur hesa meiningina tað haldi eg er óheppi og tað er kanska eitt úttrúgt fyri at hetta her er farið frá at vera ein spurningur um okkara vælferðartænastur og okkara útbúgvingarskipan til at vera ein spurningur um lokal politiska økismenning tað má eg bara sláa fast við sjey tumma seymi at tað er tað absolutt ikki orsøkin til at eg seti orð á hendan her trupulleikan sum tey flestu ikki vilja sleppa at snakka um er tí at eg síggi tað sum ein markantan faktor tá tað kemur til hvussu nógv fólk vit fáa at søkja og at enda blíva heilsurøktarar og so framvegis so tað kjakið haldi er absolutt viðkomandi og eg bjóði kjakinum vælkomin tí at eg føli virkuliga at mann hevur sítt pá taroyna oman soma at siga eg havi
so nógv at leggja afturat har hon fór mær takk fyri
bjarni hammer far eina viðmerking takk fyri harra formaður nú nú eittanasta bergon kassur á beg út úr føroyskum politikki øllu førðnu í býráðnum so hevur bjarni kárason petersen tikið yvir við at royna at fáa tikið lívið av heilsuskúlanum í suðuroynni tað er eingin ivi um tað tað havi eg fingið staðfest fleiri ferðnar og aftur íð dag og hann roynir at vísa statestikk ella búgva soeiðis nógv fólk í havn altso hví liggur vinnuháskúlin í havn hevur tikist tandir stikk yvir hvussu nógv fólk prosentvís havnarfólk taka tær útbúgvirnar sum stíma og skipari til dømis eg haldi tað er undir allan kritikk at ein nýggjur nú politikari umaftur ikki hevur nøkur onnur evnur at taka seg um eitanasta eittanast av okkur sum kann menna havnina betur enn at fara eftir kanska tí besta fungerandi skúlanum í føroyum og sum eg skilji so e tað nok tann best fungerandi heilsurøktarskúlan í í skandinaviu vísa allur testur latð okkum fara og pilka lív við hanum tí bjarni kárasom petersen veit

begumkassi er ikki her til at forsvara seg og eg haldi eisini at fyri ein so er farnan politikara sum bjarna hammer er tað undir allan kritikk at hann leggur orðið í munnin á undirritaða røðara tí hann hevur ongantíð sagt at hann ætlar at nðurliga heilsuskúlan í suðuroynni og tað ferðan heldur ongantíð at gera men vissu vit skulu fylgja logikkin upp hjá bjarna hammer so ljóðar tað sum um at hann veit at vistu vit hava tað sama tilboðið í miðstaðarøkinum so færa fólk at velja tað í suðuroynni frá harvið er tað undarnførstaðið at við at hava hann staðsettan í suðuroynni so tvingar mann fólk til at koma til suðuroyar eg veit ikki um tað er logikkurin hjá bjarna hammer eg sigi tað at mann skal hava eitt sopulerandi tilboð í miðstaðinum tað veit bjarni hammer væl at merkja er eitt gott hugskot hann vil bara ikki gera tað tí at tað er hansara uppgáva sum suðuroyar tingmaður at verja borg í suðuroynni og pískan stevning upp og eg vil
frábiðja mær at vera ein partur av tí leikinum
so er tað hegin mortensen takk fyri harra formaður eina lítla viðmerking til bjarna kárasum petersen nei eg hugsi nemliga um hettahr eg vóni ikki at hetta blívur nakað lokal politikkur ella ella nakað tílíkt og tað er mín ynnstyking eisini atheilsuskúlin í suðuroynni skal vera í suðuroynni men eg kundi at hugsa um nakað hvat mann gera aðrastaðni millum annað í aalborg og og aarhus mann sigur mann kongur í í í universitetið í aalborg men teir hava deildir í keypmannahavn teir eru skrásettir í aalborg men ganga í keypmannahavn í í í skúla og fáa sína útbúgving kapara tí var tað eg hugsaði eisini jamen hví kann mann ikki upp á einana máta loysa tað málið hesum vit k nøkta tørvin soleiðis at mann hevur eina deild av suðuroya heilsuskúla her á miðøkinum og tað hevði loyst kanska upp fyri nøkrum málum sum vit bleiv við at tosa um men vit koma bara ikki víðari og samstundis er eldraøki her í havn vit mangla røktarstarvsfólk á øllum frantum

bjarni kárason ger suvæl takk fyri harar formaður tað er púra rætt sum hevði morsens sigur at tú kanst saktans hava ein skúla í einum býi og so hava deildir aðrastaðni í landinum tað er olbruniversitet á dømi um og eg skal bara sláa fast við sjeytuma seyði me at tað er ikki ein spurningur um at seta økir upp ímóti hvørt annað a tað er ikki ein spurningur um at niðurlaga heilsuskúlan í suðuri hann riggar eftir øllum at døma so so vítt eg veit sera væl men tað fyri tað sleppur mann ikki uttan um at kring alt landið ikki bara í miðstaðin kring alt landið eisini norðanfyri tóirshavan kommunu er ein øgiliga stórur tørvur á at fáa eitt skikkaði starvsfólk til okkara vælferðar samfelag og við at insistera upp á at mann ikki vil hava loyst tann trupulleikan við at hava útbúgvingartilboðini í í fastlandinum omma so m at siga tað er fyrifyri mær at síggja eitt sindur ábyrgdarleyst tí at mann insisterar upp á at tilboðið sum er í suðuroy skal vera einasta loysnin eg haldi tað er eitt sindur óbúgvi eg haldi saktans at mann kann hava ein væl virkandi skúla í suðuroynni og samstundis hava eitt tilboð í miðsteyðarøkinum er til onkrar aðrastaðis píljhevr ikkiveri í tórshavan komunu tí at tað hevur týdning fyri atkomiliguheitina hvar skúlin er staðsettur hvussu nógv fólk útbúgva seg ogsoleiðis haldi eg tað vera
takk fri ara formaður
ja so er tað siri stenberg takk fyri harra formaður ja eg haldi tað er forsnevurt at knýta alt hetta her upp á eina staðseting tí at visti mann skuldi fylgt tí logikkinum øokur vita tað at tað kanska manglar upp aftur meira námsfrøðingar enn taðt mangla røktarstarvsfólk okur hava gjørt tvey tudentisk uppskot og har var tørvurin hvørfalli tað sama ella nógv størri og har liggur skúlin í havn og tað hevur so ikki gjørt tað at mann hevur nokk av av pedagogu so tað er ikki bara tað og tá ið tað kanska eru í nøkrum økjum at tað eru fleiri røktar starvsfólk so er tað kanska eisini tí at starvsfólkini í tí økjinum hava ikki val møguleikan til sod nógv onnur djó sum mann hevur nú tí tað er einki arbeiðsloysi og vissu arbeiðsumstøðurnar heldur ikki góðar so vel tú kanska fara at starvast í onkrum øðrum so eg haldi forsnegurt at knýta tað bara afturat staðsetingini og hetta er eina útbúgving sum fyrr gongur meira enn helvtina av tíðini úti í økjum í praktikk og tá ert tú allastaðni runt í føroyum mí ein stutta tíð í skúla og so ert tú úti aftur so tað ikki bara tað

so er tað bjarni kárason petersen gersovæl takk fyri harra formaður og siristenberg hevur eitt gott boing at eg eri ikki bara staðsetingin sum spælir ein leiklut eg royni bara at pápeika at tað hevur ein vesint lagari leiklut enn hvat tað breiða tingið annars hevur fatan av ella torir at siga øh tá ið tað er sagt so eru tað øgiliga nógvir faktorar sum spæla inn tá tað kemur til um fólk velja hesar útbúgvingarleiðirnar tað vita vit væl tað er bæði praktikkpláss og løn undir praktikk og tað eru vaktarskipanir og tað eru lønin í sínari heild og nú vísir sirstenberg á ati at vit eisini hava trot av námsfrøðingum og tað er jú púra rætt og vissu mann staðsetti námsfrøði útbúgvingina í suðuroynna og tað úrslitað til at mann fekk fleiri námsfrøðingar so hevði eg bjóðað tí so hjartaliga vælkomið eg haldi bara tað at tá tað kemur til akkurát hesar útbúgvingarnar so er tað ikki óvesinligt hvar mann kann leita sær útbúgvingina eg haldi at tilboðið at hava tað í miðstaðarrøki ella í faslandi er ein partur av loysn
oysina og so lis í tag ak hera formaður takk fyri so fær rutt vang orð
ongasvali sum í suðursheymi er so eru so fá útbúgvin røktarstarvsfólk á eldraøkinum tey sum vara av økinum metan at staðsetingin av heilsuskúlanum er ein forðing tað er ikki øll forkláringin men tað er ein forðing tá ið ta her blivið gjørt vart við tað eisini politiskt so er tað sum um at tað tendrar í hjá øllum politikarum og so skuldi mann trúð at tað snúði seg um at loysa trupulleikan nei tað tendrar í fyri at verja heilsuskúlan í hovi

so kunnu vit sita her á føroya løgtingið og øtast og rista á høvdinum yvir at forkelaðar havnarkonur eg haldat var soleiðis ein undanfarn landsstýriskvinna orðáði seg at forkelaðar havnarkonur ikki tímdi til suðuroyar at ganga í skúla og sum ein havnarkona sum eru í suðuroy so ofta sum nærmast til ber so kann eg eisini undrast á tað og hugsi at vit kanska skulu kanna um viðurskiftini nú vísti g onkur á hetta við við dagstovna plássi og líknandi eru slíkar forðingar sum eisini gera tað at fara til suðuroyar ein orsøk sum vit kunnu gera nakað við

kunnu semjast um tað og sjálvt borgarstjórin í havn var úti seinast setta var uppi at venda og vardi heilsuskúlan í hovi so kemur so kemur annars ikki nakað boð uppá hvussu mann loysir trupulleikan her í havni og onkursvegna er tað so ræðuliga illa sæð at vit sert frá suðurstreymna at tú so stríðist fyri nøkrum lokalum áhugamálum tí at mann heldur at vit eru so breviligeraði her og tað er kanska tann logikkurin sum eisini liggur aftan fyri at eitt nú bústovnar eru í so ræðuliga nógv verri standi her í suðurstreymi ímun til restina av landinum tað vil siga at vissi tú hevur tørv á einum serligum bústaði vardum bústaði vissi tú burtur í havnina so fært tú eitt nógv verri tilboð enn í røstina av havnina tað er veruleikin og tað er millum annað eitt úrslit av at tað er so illa satt at mann stríðist fyri nøkrum lokalum sum havnaborgaru og eg skal vera púra samd í teimum at vit eru upp á nógvar mátar øgiliga priviligeraði her í havnina tí tað er høvuðsstaðurin men vit hava eisini nakrar trupulleikar sum eru verri í havnini enn í aðrasavni tað loysir ikki trupulleikan at vit bara sita her og rista á høvdinum yvir forkelaðar havnarkonur sum ikki fara til suðuroyar og kunnu vit liva við at bara at tað skal vera niðurstøðan uttan upp á nakra máta at gera nakað við trupulleikan kunnu vit bjóða eldraborgarunm í havni ja men soleiðis er tað nú eina ferð

tá ið tað verður sagt at framógn er út upp á at niðurlaga heilsuskúlan í hovi so er tað ikki rætt tað er ómetaliga viktigt fyri meg at mann ikki tekur grundarlagið undan heilsuskúlanum í hovi lat tað vera púra greitt hinvegin haldi eg at vit eru noydd til at fyrihalda okkum til hesar avbjóðingarnir ein loysn kundi verið hetta her við at bjóða verandi starvsfólki á økinum at fara undir altso at fara í læri við løn tað er kanska gjørt tað lættari at farið til suðuroyar við og tikið tey skeiðini sum eru neyðug eg síggi eisini fyri mær at mann kundi gjørt eitt einkult skeið her norðanfyri ætlað til starvsfólk her á økinum eg eri sikkur í at tað hevði ikki tikið grundarlagið undir skúlanum skúlin í hovi skal hava bestu treytir men tað skal ikki ganga út yvir eldri fólkini í havnini

og annars eri eg púra samd við teimum sum eisini siga at tað er kanska ikki einasti trupulleiki at tað er ikki einasta forkláring upp á at okkum manglar fólserliga eldraøkinum í havn og og og tí skal mann ikki bara
drukna í hesum problematikkinum takk fyri takk fyri so er tað
vimerking frá høgna hoydal ger sovælja frú forkvinna nú var tað tjóðveldi sum faktiskt tók avgerð um at leggja almanuháskúlan í suðuroynni eg haldi hevur verið ein ein sólskinssøga hog tað heur riggað væl frá øllu temsum eg havi hoyrt um og hetta uppskotið hjá okkum nú snýr seg um at fáa útbúgvið fleiri røktarstarvsfólk sum ørvr stórur tørvurur á so tað sum eg bara vil siga ella spyrja ruttvang um er on ikki samdur við mær í tí at tá ið nú tað verður tosað soleiðis hjá ting røðarapalli um at tað skal vera so trupult at fara til suðuroyar og tað skal vera so trupult og tað skal vera orsøkin alt so eru tey við til at mála ta myndina í staðin fyri at siga jamen sjálvandi skuluvit havat fleiri røtarar ogte fínt útbúgva seg í suðuroynni altso politikarar hava eisini stór orðini hava stórt valder so eg fari at mæla framsókn til a heldur at siga tað tað er fantastiskar at suðureara íbúgva seg mann fær góðar umstøður mann fær eisini bíig bílig hús og barnagarðspláss og annað at tosa upp á tann mátan heldur enn at heldur enn at at at gera heta ea instóvur trupulleika
takk fyri ruttvang ger so væl takk fyri frú forkvina lutvíseri eg samd við høgna hoydal eg haldi eisini gjørdi vart við tað í mínari røðu at nemliga sum ein sum eru rættiliga nógv í suðuroy so undrar tað mg at tað skal vera so trupult fyri fólk norðanífrá at flyta í eitt tíðarskeið til suðuroyar tað tað undrar meg virkuliga og eg vil gjarna vera forsprákaður fyri og eisini at loysa nakar av teimum praktisku avbjóðingunum fyri at fólk fara suður tað sum bara prookera meg so nógv tað er tað at vit koma oftani ikki víðari í diskussiónini tað er akkurát sum at vit mugu bara góðtaka tað at havnarkonur vilja ikki til suðuroyar ergo koma tit at mangla útbúgva starvsfólk á eldraøkinum o havn
takk fyritakk
s er tað hennrikold ger sovætakk harar formaður tað ljóðar eitt idur spesielt heft her at mann at mann sigur at ja okur sita og rista við høvdundum á atta hta her men meni altso vis mann snakkar um at mann sbehaldað grundarlagið undir skúlanum og hann skal ongar næmingar hava hvussu leingi er skúlan opni við ongum næmingum við tveimum úr suðuroynni kanska øll í føroyum allastan frá eg snakki við tey við tríggja dagar og og um mánadagar feske aftur og fram skilja a hatta var nakað tað besta teg hava nakað tið e havt gjørt tí lívið hví er tað akkurát í havnhasin trupulleikin er at mann sigur at har ber tað ikki til skúlin kann taka munandi meira næmingar men hann hevur ikki praktekkpláss í føroyum til tey og tað er har ið mann skal loysa problemið og lønin er ein partur av tí tey fáa leiðeð sum er bíligari tríggjar leiðarir nærhjá mær í vági fyri hálvfjórða túsund haldi eg tríggjar damur fyri hálvjhøvrða túsund um mánaðin dagsavnapláss á mikið av ogher skuldu tey bía
roy
takk fyri rutt vang gjørt so væl takk fyri eg má siga eg persónliga og tað kann gott fara at onnur eru ósamd við mær eg haldi ikki at vit skulu stovnseta ein heilsuskúla her í miðstjóðaríkinum tað haldi eg ikki at vit skulu tí eg haldi at tað er tað sama sum at taka grundarlagið undir skúlanum í suðuroy tað tað trúgvi eg virkuliga er ein veruleiki men eg sá fyri mær at mann kanska í samstarvi við skúlanum í suðuroy at mann hevði eitt einkult skeið kanska fyri starvsfólki sum longu er eri á økinum í havnini eg haldi ikki at tað skal vera ein opin skúli fyri øll sum skal kappast við skúlan í suðuroy tað kundi verið ein útlistaðingar ikki men ein stalseting her í havni undir skúlanum í hovi av einum einkultum skeiði til dømis eg haldi ikki at vit skulu hava ein skúla í havni sum kappast við tann í hovi
tðhadi eg ikki vit skulu takk fyri
takk fyri at bjarni kárasom petersen ger sovæltakk fyri frú forkvinna orsaka øh tað er mann tosar nú vet farin eitt sindur at tosa um hvussu mann skal umrøða heilsuskúlan í suðuri o hvussu mann skal umrøða tann tørvin sum er í miðstaðarøkinum tað er laga manni at tosa heilsuskúlan í suðuri upp tað haldi ikki er nakar trupulleiki vit vit vita væl at tað er ein skúli sum riggar væl tað r bara hett her við at mann roynir at viðurkenna at at at staðsetingin ikki er óvesinlig altso í í suðurstreymi har búgva fjøruti komma tvey prosent av føroya fólki í suðuroynni býr átta komma átta prosent av føroya fólki tað er ikki óvesintligt í mun til hvar ein skúli er staðsettur og líkasum at mann heldur atimann roynir at byggja upp hesær forteljingin um at havnarfólk unnisku fólki í útjaranum nakað sum helst tað verður eisini sagt at vissu fólk hava ítøkiligar trupulleikar um tað ber øgiliga illa til at fara til suðuroynna at útbúgva útbúgva seg ja men so soe man eg búð í eina ástaklokku so skal mann bara taka seg

soætakk fyri ja taðer tað er tað sum provokera meg í hesari diskussiónini eg vil fegin gera mítt til at varðveita grundarlagið undir heilsuskúlanum í hovi men eg blív sum provokera tá ið tað er eitt so øgiliga einsíðugt atlit til skúlan og at mann sýnist at vera púra líka glaður við at mann hevur so stóran tørv á útbuvnufólki í havnina og at staðsetingin kann vera ein lutvíst forkláring a tað eg haldi at tað má mann viðurkenna og tað ersvimvur viðurkenna tað at vit kunnu koma fram til eina loysn sum tekur bæði atlitini uttan upp á nakran máta at taka grundarlagið undir skúlanum í hovi eg vil gera mítt til at vit loysa trupulleika
krann eisini her í suðursoym takk fyrit bylj
justinussen ger sovæl frú forkvinna altso hevur rut vang spurt seg sjálva um tað kann vera nakað galið við strukturunum á eldraøkinum í høvuðsstaðnum altso til dømis í ráðanum inni í eysturoynni fáa tey massara umsóknum tá ið tey søkja størv og tey fáa vælkvalifiseraðir fólk og tey klára ikki at seta øll tey sum søkja tað er eingin trupulleiki at fáa fatur í heilsurøktarfólki inn í eysturoynni men her í havnini er ein stórur trupulleiki hví er tað altso eg eru havnarfólk so spesiell at tey tey slett iki góðtaka tað at tað finnast onnur øki í landinum hvat við øllum teimum sum eru ferðast av útoyggj ígjøgnum hundrað ár til havnar at taka útbúgving hví er havnin tann perfekta staðsetingin fyri alt sum hendir í føroyum hetta er nei tað búgva trýss prosent av føroyingum uttan fyri havnina tað kann ikki vera tey fjøruti prosentini sum eiga alt tað ber ikki til ta heilsuskúlin á tvøroyri er ein zukk ce

takk fyri ruttvang ger sovæltakk fyri eg skilji væl reaktiónina hjá biljustinussen og hatta er nokk ein veruleiki at tað er nógv nógv tingri fyri ein persón sum eg búð hevur búð í havnini at flyta til suðuroyar enn tað er umvent og tað kunnu vit bæði skjóat blíva samd um at tað er forgalið tí tað er treytin vilst tú býrtur uttan fyri havnina at tú sannlíkt eisini noyddir til eintina at flyta illa at pendla aftur og fram men at tann veruleikan vil mann ikki góðtaka vist mann býr í havnini men visti tað nú einaferð er so skulu vit bara góðtaka at soleiðis er tað og tað mugu fólk á eldraøkjinum í havn liva við ella skulu vit siga at hetta er nú veruleikin og hvat gera vit við tað og annars kann fortelja bill at tølini fyri eysturoynna seinast eg hugdi nú veit eg ikki akkurát hvat fyri øki í eysturoynni lógið nokk so tætt upp á havnina so handan salskins søgan passar ikki fyri alla eysturoynna mann hevur eisini har trupulleikar við
at fáa útbúgvin starvsfólk takk fyri takk fyri
skristenberg ger sovæl áður eg veit ikki ella frú forkvinana eg vet ik um okur fingu staðfest at tað var longri suðureftirendi norðureftir tað ljóar eitt sindur so sjálvandi er eingin líka gleðir við at tað ein stórur tørvur í havn tí tí vokur havt gjørt eitt uppskot okur síggja tar ein str tørvur á at fáa røktarfólk útbúgvin og tí haldi eg tað er eitt sindur undanligt tat tað einasta argumentið mann brúkar er staðsetingin og tað er eingin uttan framsókn sum hevur nevnt forkelagar konur í havn eingin annar tað er eingin annarsum hevu nevnt tað eg havi arbeitt innanfyri hetta har øki tað er útbúgvin ein røð av konum úr havn og tær hava havt tað fínt og te gingið fínt vist t eru praktiskar forðingar so skal mann sjálvandi taka tær á vegnum alt hettivar barnansing og hvørt á sínum tað tað skal mann sjálvandi gera men kanska mann eisini hugdi inn eftir og og hugdi um tað var møguleiki at kanska gera nakað við trivnaðan a
eisni eldraøkinum í havn
vang gersovætað passar nú ikki at tað er bara framsókn sum tosar um forkelaga í havn tað var eisini ei landsstýriskvinnan sum varaði á økinum í farna vælskeiðið sum nevndi tað so so tað passar ikki og og og at tað er longri frá frá havnini til suðuroyar enn frá suðuroyar til havnina tað flyta vit gott at soleiðis upplivist tað men aftur har skulu vit bara siga at av tí at havnarfólk hava so nógv at velja í og og tað er ikki nóg intersant at arbeiða á eldraøkinum so mugu vit bara góðtaka tað nei so verða vit noydd til at gera okkurt við tað og er púra samd við sirur stemberg at sjálvandi er staðsetindi ikki einasta trupulleikin men tað er okkurt sumtíðir
upp á at tað lutvíst er tað ein partur av tí takk fyri
bjarihammer gersovæfyri frú forkvinna takk fyri til ruttvang at hon heldur tann geisini koyrandi við við tí sama tað sum rudti vangi sum eg serlia beti merki í tað sum hon segði tað rutt vang segði tað ati á eldraøkjunum í havn eru okur ikki líka góð sum onkur aðrastaðni í føroyum hon segði faktiskt at nú eru okur í havn eitt annaðstað priveligeraði innan øll onnur øki so gott sum allar aðrar útbúgvingar eru staðsestar í havnini øll onnur skula koma til havnina uttan líka í heilsurøktarskúlanum tí skilji ikki hvussu rutt vang sum eitt annað vformaokkium skal fevna øgiliga breitt sjálvtum er hein havnarflokkur ynskir tað er líka ein afturat sum onkur segði haps okur kulu eisini hava ta útbúgvingina su ok kuna siga ur hava alt í havn er tað virkuliga soleiðis at tað skal vera alt í havn øll økir skula vera framman fyri alt í havn skal vara framman fyri øll onnur øki í føroyum
her er tað tað sum vit fangu í
tak ruttvang ger sovælja bjarni hammer roynir at fáa framsókn og meg til at halda eitt ella annað sum passar í hansara kram og sum hann kann brúka í sínum politiska retorikki eg havi aftur og aftur sagt at vit skulu taka atlit til skúlan í hovi grundarlagið má ikki takast undir skúlanum í hovið tað fari eg at stríðast fyri men mann kann ikki ignorera púrasta at vit hava nakrar avbjóðingar í havn sum lutvíst koma av at vit eru ein høvuðsstaður kanska er tað baksíðan av at vit eru so preveligeraði at tað eru nógv útbúgvingartilboð í í havnini og tí at tað er lutfalsliga trupult at flyta tað kann vera men kann tað hugsast at vit fáa eina loysn sum tekur atlit til bæði skúlan í hovi og støðuna í havn tað má bera til sjálvandi ber tað til
takk fyri frú forkvina takk fyri so var hettar umfarið av tann næsta røða verður sirið stenberg

nú fari eg líka at minna tingfólk á at tað er tingkvinnan siristember sum akkurávr fingið orðið og her eru onkrari vert um eg skal siga heita diskussiónurin ir í tingsalinum eg fari at mala tingmonnum og tingkonum til at fara út um um tey ynskja at halda fundir eisini teir sum sita aftast á beinkið og so siguri
fyri frú forkvinna mánn má siga at tað er ikki eiti eg á t tadiskussiónir sum heilsuskúlin kann seta eld í her inni kanska er tað bara gott er eisini neyðugt at mann kjakast onkuntíð eg eg eri sjálvandi øgiliga hørm um at mann ikki kanska heldur stendur meira saman um a tteir skúlarsjálvandi hevur um strykkirtar heldur enn at royna at doga tær eitt sindur sundur men tað sum uppskotið snýr seg um tað er ikki um staðseting tað er um hvussu mann fer útbúgva fleiri at útbúgva fleiri røktarstarvsfólk er ikki bara neyðugt men tað er faktisk lívsneyðugt tað at hava teir røttu fakligu førleikarnar tað er avgerndi fyri tá tú skalt passa gomul og sjúk fólk tað er avgerandi fyri hvussu fáar ella nógvar kombligatiónir fólk fáa vist tað eru sjúk og tað er eisini vísindaliga prógvað at tað er avgerandi fyri hvussu samlíkindini eru fyri um tú yvirlivir tá ið tú r blivur sjúkur so hetta her er handlar ikki um e ein matrikkul har tað handlara um ein fakligan førleika sum tú skalt hava við tær okur hava brúkt øgiliga nógvar orku upp á tey seinnu árini at framtíðar tryggja okara heilsuverk og løgdið serliga stóran dent á at fáa útviðað nokk av serlæknum tí ati visti tú ikki hevur tær rættu fakligu førleikarnar so hevur tú trupulleikar við at veita tær nøktandi tænasturnar tað er eydnast íð nokk so stóran mun at fáa sett nakað við av serlæknum men tað arbeiðið má sjálvandi halda fram men tað er gjørt for lítið við at útbúgva eisini tey restina av starvsfólkunum kamman siga at tey sum skula taka sær av røktini og eisini tey sum skula vera úti í eldraøkinum tað eru stórir trupulleikar í okkara grannalondum við at hava nokk av røktarstarvsfólki íslendararnir høvdu stór problem og setti lønina munandi upp fyri nøkrum árum síðan og tað eru trupulleikar í næstan øllum grannalondunum og tað gongur faktisk ódivir kvalitetun í viðgerðini og tey ger tað og bíðilistarnar blíva longri g frá føroyskari síðu snakkað mann um at fáa viðgerðartrygd visti mann ynskir tað so má mann í hvørfall hava nokk av starvsfólki og eg haldi tað var í gjár í tíðindunum at tað var ein fluggjan frá tí bretska heilsuverkinum av serliga sjúkrarøttafrøðingum tí ati tað har var strævið tað var nokk so strævið at arbeiða tað eru tvey støð í føroyum sum útbúgva røktarstarvsfólk tað er setrið sum hevur sjúkrarøktarfrøðiútbúgvingina og tað er heilsuskúli føroya sum hevur hjálparaheilsuhjálparaútbúgvingina og heilsurøktaraútbúgvingina og eg síggi ikki á fíggjarlógini at nakað av teimum støðunum er raðfest eg síggi heldur tað at mann hevur tikið nakað av pengum av setrinum og tað er sjálvandi ikki í ordan visti mann tekur tað í álvara at mann má útbúgva fleiri sum mann sigur í álitinum at mann hevur gjørt men eg haldi ikki at mann sær tað aftur í handling sjálvandi er tað onnur ting sum eisini hava ávirkan á hvussu tú tað handlar ikki bara um at útbúgva men tað handlar eisini um at fasthalda fólki í einum starvi tí kunnu eisini gott uppliva at tú útbúgvur eina rúgvu men tær fara ív aðrastaðni so tað handlar eisini sjálvandi um at arbeiðsumstøður mugu sjálvandi vera nøktandi innan fyri serligar heilsuhjálparar og heilsurøktarar vita okur taðr eit eitt ein stór avbjóðing at tað er trupult at fáa fulltíðarstarv tað er eisini ein avbjóðing at tað eru sturv sum ikki er serliga høgt lønt tað er eisini ein avbjóðing at í nøkrum førum skalt tú kanska arbeiða tríggjar tímar fyrra part og so aftur tríggjar tímar um kvøldi ella ella tveir og tveir tú fer ongantíð fullan dag men tú er bundin allan dagin og tað er eisini eina avbjóðing tað at normeringarnir eru nokk so lágar nógvastaðni í mun til tørvin sum eru blivin øgiliga nógv størri og tyngri so tað at okur mangla fólk tað ger eisini arbeiðsumstøðurnar verri tí at ferri eru tey um tað sum skal gerast og fleiri ófaklarir koma inn tað tað sigur seg sjálvt at tað eisini ávirkar tað ávirkar sjálvandi eisini innan fyri sjúkrarøktina visstnormeringarnir eru lágar har veva so gjørt nakað í tey seinnu árini við at fáa lønina upp og ta að gongur eit sidur frægari við at hava hægri lønarbrøk ella setanarbrøk enn tað gera í fyri hjálparar og røktarir men her er absolutt nøkur ting sum mann eisini hyggja eftir uttan bara tað at umbúgva fleiri men tað er neyðugt og so fari eg sjálvandi at ávara ímóti at mann brúkar staðsetingina av heilsuskúlanum sum ligvið at tað er tað sum er problemið og tað skal eg ávara ímóti av fleiri orsøkum eg dámi illa at mann setir økiog starvsbólkar og fólk í landinum upp ímóti hvørjum øðrum okur eru eitt fólk og eitt land og okur noyðast at virka saman fyri eisini at fáa økini í øllum føroyum at fungera og ikki bara í einum øki men í øllum og tað kann gott vera ta ymisk ting sum skula til og tað má mann sjálvandi vera opin fyri og hyggja eftir visti man hyggur eftir til dømis pedagoguútbúgvingini og sjúkrarøktarfrøðiútbúgvingini fær tenn sakt skyld so eru tey á setrinum og tað hevur so ikki gjørt tað at mangulin upp á teir starvsbólkarnir eru minni í havn kannman siga ennanir aðrastaðni so tað er fo forsimpult at at taka bara tað sum ein part ella sum høvuðsproblemi tá ið tað er sagt so kann tað gott vera at mann átti ati at hugt eitt sindur eftir at víðka møguleikarnar til eisini at kunna vera

partur av útbúgvingum á á netinum altso at mann hevur betri møguleika at fylgja við í útbúgving á netinum okur provaði hvørfall tá i var partur av vágs kommununi at vera partur av setrinum til at útbúgva námsfrøðingar tað bar illa til og tí fór mann tá ið i samstarv við skúlar uttanlands og hevur so eisini fingið útbúgvið eit heilt hold av námsfrøðingum gjøgnum netið men sjálvandi skal tað eisini vera ígjøgnum teir føroysku skúlarnar tað sum harmar meg nokk so nógv tað er eisini hetta her við ati setrið og er skert fíggjarlógini í broytingaruppskoti sum kom ghaldi a ver ein fra hundrað túsund og at heilsuskúlin er ikki raðfestir í fíggjarlógini og tað sig mær so mikið sum tað at mann hevur ikki tikið hendan her trupulleikan til sín at okur standa faktisk framman fyri ein einari avbjóðing ella eini kavabólti sum bara rullar framman fyrigum sum bara blívu størri og størri og grýpur mann ikki inn meðan tí er og setir pengar av og fyrireikar at fáa fleiri inn í útbúgvingina so fáa okur bara enn størri problemir tí okur vita tað at meira enn helvtin av hesum útbúgvingunum er tengd av at tú hevur nokk av starvsfólki frammanundan tí tað tey sum skulu útbúgva tey sum koma út í praktikk og tí haldi g hettað er ein nógv størri avbjóðing enn atenn okur gera okum far um og eg haldi t tað er at at forsimpla hesa her avbjóðingina heilt ótrúligt at at at at brúka alla orkuni upp á at tosa um um mann skal hava ein heilsuskúla ella tveir ella ella ella hvussu mann skal gera tí hetta handlar um at dygdin ella hvaliteturin í teimum heilsutænastum sum okur kunna koma a veita framyvir fer at fegla vissi ikki mann fær útbúgva í fleiri og tað er eitt álvarst mál sum sum sum røkkur nógv víðari enn hitt men tá ið tað er sagt so so fari g undir nongum umstøðum at góðtaka at mann fer at røra við at flyta heilsuskúlan hann bleiv lagdur av av toppi í sínari tíð har ligurn
kaðavæl takk fyri takk fyri so eru tvær viðmerkingar t
fyrsta frá bjarna kárasom petersentakk fyri frú forkvina ja tað er tað er rasmus siuristenberg sigur at at staðsetingin er sjálvandi ikki alfa og ovmeka tá tað kemur til at loysa trupulleikan við at fáa skikkað starvsfólk tað er púra rætt viðvíkjandi staðsetingina so eru eg og siristenberg kanska nokk so ósamd og tað friðrver við tí øhtað sum eyðkennir hetta kjakið er kanska tað at tað er orð móti orði tað er pástanda ímóti pástandi ein sigur at tað hevði kanska verið fleiri umsøkjarar um tað var eitt tilboð í miðstaðarøkinum og hin sigur tað hevði tað ikki verið tað finna vit ikki út av fyrr enn vit varðveita ella broyta skipanina sum hon er men í teoriini í øllum førum so skuldi tað verið fólkagrundarlag fyri at økt um umsøkjarar vissi mann hevði eitt tilboð í miðstaðarøkinum og tá ið syristenberg nevnir hinir skúlarnir tað er púra rætt tá er staðsetingin ikki líka vesindiligur faktorur tá er tað onnur ting

takk fyri siri stenberg ger sovæl jatakk fyri frú forkvina eg veit ikkiodia um vit forstá att har at tað hevur týdning vyri sðsett av hvar helskúlin staðsettur men tað er ikki r týdning har aðrir skúlar staðsettir ókey ókey ja men so ja so munu vit bara vera samd um at vera ósamd tað er einki einki at gera við tað altso antli hevur mann eitt problem men hevur mann ikki hevt mns kan ikk vr itt sindur upp á vegin sum teir siga meni men tá ið tá ið mann snakkar um orð ímóti orði og at vera ósamdur so so m man gotsur taka saman um tað at í hoyringunum av hesum málinum og í fakta íhesum málinum kann eingin vera ósamdur um tað at okur mangla hundrað tals røktar starvsfólk tað gera okur og okur gera einki við tað okur klandrast um hvar skúlin skal liggja

ein er frá edvíu jakobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna tá ið vit høvdu hoyringar í nevndini so bleiv tað tosað um at av nøkrum sum var inni at møguliga sein tíggju av sínum fólkum fara uttanland at taka útbúgvingina og tá sigur mær nakað at tað er nakað annað sum er ein avbjóðing tú vistir tú kanst fara niður til odense at lesa so átti tú eisini kunna fara til suðuroyar at lisið sum liggur tveir tímar vekk frá høvuðsnum tað var nógv hetta her at har hevði mann skipan hvar mann hevði løn undir útbúgving tá tosað eitt heilt annað mál sum var ein sum var rættiliga stór avbjóðing tað er tað at fara líka sum burtur frá arbeiðsmarknaðinum at mann kundi gjørt tað liðiligari so er tað at tey vóru kanska partvíst í praktikk og og so til suðuroyar inn ímillum men men tað var tað var tann peningarlig spurningur sum gjørdi tað at tað var avbjóðandi at fara burtur frá tí ofta var tað kanska unga unga konu kanska við børnum og tá tíggju kunnu fara uttanlanda í sniðartíðarskeiðnum sjónvarpið var tað ein kanska minni klassik akkurát nú tí at

takk fyri siri stenberg ger so væl takk fyri frú forkvinna ja arbeiðsforholdini hava sjálvandi týdning og eg veit at heilsuhjálparafelagið hevur eisini verið nokk so virkin frammi við tí at tey ynskja at mann fer løn undir útbúgving eisini fyri fyri at kunna rekrotera fleiri uttanlands eta soleiðis at tá tú visti niðri til dømis vtú vist tú søkir se útbúgvingina sum verður tú settur í starv í einum kommunu og tú arbeiðir í útbúgvingartíðini og tað er tey sum útbúgva tg eftir heilt onnur skipan tú fer ikki at bara í skúla og su so tað er heilt onnur skipan tað kundi mann kanska hugt eftir og tað veit ikki at tað hevur fyrimunr og tað hevur vansar tað bleiv eisini lýst í nevndini seinast so at tað er bara heilt fá ár síðan at mann begenti í føroyum viðse útbúgvingini tað var um aldarskifti áðrenn tað fóru fólk av landinum at útbúgva seg so tað vera stórt framstig at mann kann gera útbúgvingina í føroyum og sjálvandi skal mann hyggja eftir tí praktiska soleiðis at tað ber eisini betri til at vera í føroyum men men faktisk eru tað eisini fleiri líka við at siga fleiri fráferðir av landinum dagin enn er til suðuroynna

takk hevði mortensen gjørt so væl takk fyri at fara frá mær ein lítil viðmerking eg hugsi um eg fari ikki at blanda upp í hvar skúlin liggur hann liggur har og hann er okur hann liggur væl tí tað eru nógvar góðar útbúgvingar sum komnar harfrá og eg haldi hann skal liggja har tað er einki tað at gera men tað er meira hvussu loysa vit tann akutta tørvin sum er í dag tað har er meira so ein hugsan meira spurti sigur sinnberg hvat við at skúlin kanska kemur við alternativum møguleikum tilboðum millum annað heimaleystir og og tílíkum soleiðis at mann kundi brúkt tað mesta tíðini kanska hjá sær sjálvum og so fór mann suður líka sum at taka saman um tað hevur mann brúkt bæði glasir og aðrastaðni í serliga hesum koratíðinum hetta eigur at kunna seg gera men tað viktigast er at vit fáa gjørt nakað við hatta málið soleiðis vit kunnu nøkta tær sum vit hava og vit eiga at gera nakað við hatta her sigur steinberg men hvør eru vit hvør eru vit sum gera nakað við hatta ella tú og eg ella er tað mentamálaráðið
takk fyri eg skal líkamenna røðaran dámasto tað skal tosast ígjøgnum
siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja í hesum førum haldi eg tað løgtingi sum skal samtykkja hetta uppskotið sum so heitur á landsstýrið um at taka fleiri inn og sjálvandi má tað eisini vera í samráða við kommunurnar sum eru partur av eldraøkinum so at her eru tveir skúlar sum mentamálaráðið varar av men ein stórur partur av starvsfólkunum fara eisini út í kommunurnar so at tað eigur at vera vera semji um millum teir partarnir um hvussu mann loysir tað og eg dámar nokk so væl tann hálningin sum hevur morsen hevur hvussu loysa okur á á kutta tørvim tí tað tað sum tað handlar um okur loysa hann kanska sjálvandi við at útbúgva fleiri men eisini við at fara t hyggja meira eftir ber tað til kanska at gera it lít sindur meira við fjarlestur tað kundi verið eittlítið sindur kanska mann brúkti eitt sindur av orku uppá at at fáa tað upp í men elnars er hetta eina útbúgving sum fyrr gongur allastaðni tað er ikki soleiðis at tú tvey ár skúla tú er nakar mánaðir og so ært so aftur nakar mánaðir úti so tú er alla tíðina aftur og fram tú býr ein øgiliga stóran part heima hjá tær sjálvum ella íeinum øðrum øki og øll flyta seg tey sum búgva í suðuroynni tey fara eisini norðureftir praktikk so hetta er nakað við at øll flyta seg men eg havi ongantíð hoyrt tey siga nakað men tað er meira at eitar hinvegin at tað blívur so
trupult so tað er hesin grundharkta áh takk fyri takk fyri
ja eg haldi hether diskussiónir nú viðgjørdu hetta í mentanarnevndini og hetta er ein stór avbjóðing fyri framtíðina at fólkatalið veksur og vit fáa tørv á fleiri fólkum innan røktarøki eisini innan fyri námsfrørðiliga øki og tað sum erl undirvísingarøki so øll øki hesi økini mugu styrkjast í framtíðini og tað krevur arbeiðsorku og tað krevur eisini fíggjarorku tá iðman hyggur eftir at mann hevur eitt eygalmál í samgonguni ein viðgerðartrygd so er tað skilagott eitt gott mál vit hava roynt at fingið fleiri yngru læknar men tað má eisini fylgja við at vit fáa fleiri sjúkrarøktarfrøðingar røktarstarvsfólk og tað er avgerandi at mann fer í gongd og finnur útav hvussu gera taðt hær í nevndini varð víst á attørvurin bara veksur og veksur og hann er akottur á summum økjum og tað vita vit tað bleiv ført fram av sjúkrarøktarfrøðingarfelagnum ati serútbúgvingar til dømis nacos osjúkrasystrar tey flestu starvsfólkini omanfyri trýss ár so soleðis man skal fáa nýggj fólk inn jamen so crútbúgva fólkini tað krevur kanska eini trý ár uttanlanda ela hvat eg geri so at visti man ikkifær í gongd beinanvegin jamen so ar mann eftir bátur vist man hyggur eftir hesum her fakbólkunum so veit mann eisini tað at arbeiðsviðurskiftir lønarviðurskiftir og og viðurskiftir generelt um teirr arbeiði er avgerandi eisini fyri um tú velur at arbeiðainanfyri hesi økini og eisini um tú fær tð útbúgva teð tá trúgvi ikki staðsetingar á skúli so r viktigt í mun til hvussu arbeiði er so vit vita eisini tað at fleiri teimum sum arbeiða í hesum innanfyri tað sum eitur røktarøki eru ofta fólk sum arbeiða niðurstettara tíð og hví gera tey tað tað er ofta vaktarbeiði sa náttarvaktir og annað og tað ger tað avbjóðandi hjá fólki við smábarnafamiljum og tað ger tað eisini at tað er trupult at velja eitt øki sum tú veitst er illa lønt og kanska at arbeiðsviðurskiftini eru trupult

eisini er tað lættari tá iki at verða fastansettir men at kunna verða lestansettur soleiðis at mann kann skipa síni arbeiðsviðurskifti sjálvur í mun til tínir familjuviðurskiftir og tað kann einiver en avbjóðing tað koma eisini fram í nevndini e og hvar eru menninir hetta eru alt øki har eingir menn tykjast at vilja arbeiða eg kendi eit sindur frá læraryrkinum men tað er sanniliga eisininnan fyri har eru øgiliga fá mannfólk kann tað vera tað at lønarviðurskiftir og arbeiðsviðiskisum eru ein forðing har

øhtá korona var herfyri tá varð øgiliga ella nú korona mansiga eg við at halla men tá tað byrjaði tá varð øgiliga nógvir dentur lagdir á at røktarstarvsfólkini og at tey vóru líkasum hetjurnar í samfelagnum tað var líkasum tey sum bóru í samfelaganum uppi og tey sum gjørdu tað t vit kundu virka í samfelagnum og hava samfelag koyrandi men tað haldi eg ikki mann sær á teirra arbeiðsumstøðum og teirra lønarviðurskiftum tað er akkurát tað sama og tað tykist heldt segat broytast í framtíðini heldur yn ein mann at royna at gera ymiskar tillagingar sum onkur vinna á fyri at fáa fleiri til at útbúgva seg onkur er nevnt løn meðan tú ert undir útbúgving onkur nevnt tað at gera viðurskiftini til dømis at koma skúla og fráskúla nógv lættari onkur nevndi okkur um at fáa børnini ansaði hjá teimum sum sum ganga í skúla ymiskar stuðulsskipanir men so eisini hetta her við at fólk arbeiða ví inan til dømis almannaverki eg veit tað eru fólk sum eru komin til aldurs sum kanska kundu hugsar sær at fingið útbúgvingina men vilja ikki sleppa arbeiðinum fyri at fara í skúla men kundu so arbeitt medigingskúla soleiðis at mann hevði eitt arbeiði og kundi lisið til dømis á við fjarlestri ella mann vitjaraskúlanum fór ættil arbeiðis ella hvusu mann gjørdi tað mennkndi hvussu e skipa taðpáí ymska mátar sum mann jøri tað lættari hjá fólki at kunna útbúgvase eisini fólki sum eru komin upp tí ofta er tað uppi í árini tí eisini ofta er tað fólk sum eru væl egnað sum arbeiða í ymiskum stuðulsskipanum men ikki hava útbúgvingina so mann skal eisini hugsa eitt idur øðrvísi atlat at vil siga tað at hetta er et øgiliga týdningarmikið at vit fáa sett skjøtl á het her og eg taki fult undir við at mann mann ger eina tørvskanning og tørvslýsing hvussu stórurt er tørvurin í føroyum og hvussu stórur verður tørvurin nú frammitíðina tí fólkatalið veksur øgiliga skjótt fyri tíðina og visti mú skal kunna fylgja við fólkatalinum og eisini tað blíiva fleiri fleiri eldri so so er tað øgiliga viktigt at vit fáa sett gongd á útbúgvingarnar mær vitandi so ætlar mann at útbúgva ein flokk afturat innan fyri námsfrøði ella til námsfrøðing á setrinum og tað er tað er gleðiligt men tað krevur sjávandi eisini at vit játta meir pengar til tað og at vit duga at síggja týdningin í hesum arbeiði eg haldi bara tað at tá i mann fer at tosa um skúlar og annað so skal mann heldur tosa um at gera tað so lætt sum møguligt at ganga ískúla at fáa fólk til at søkja inn á skúlarnar og har er millum annað tann størsti størsta avbjóðingin er at fáa arbeiðs og lønarviðurskiftir og onnur viðurskiftir betri sum mann lokka fólki til at nemasaútbúgvingin á í fyøki og so er eitt annað sum hannhevr gloymt eitt sindur haldi í tað er at fasthalda fólk á tí vit kundu útbúgva fleiri starvsfólk ella innan fyri økini men men vistu tey fara arbeiða aðrastaðni so er lítið vunnið vit mugu eina fasthalda tey innan fyri økið tavil siga vit kunnu ikki útbúgva eina rúgvu av starvsfólkum innan fyri heilsurøktarøki ella heilsuhjálparøki vist tey ikki síggja sær møguleika at arbeiða inanfyri øki tí tað er kanska forstrævi ella gevur fer nógvar avbjóðingar so tað at tillaga arbeiðsplássirni soleiðis at fólk trívast tað er eisini avbjóðandi ella

eg haldi at tey tingini má mann hyggja eftir heldur enn at keglast um skúlar hvar teð skuldu liggja tí mann hevu snakkað nógv til dømis um normeroyingar hvussu kann tað hjálpa til dømis

eg haldi ikkifa at siga meira um hetta her eg haldi at hetta er øgiliga týdningarmikið og eg vóni at vit duga í tinginum her at seta prís upp á hvussu er viktigt at arbeiði í hsum tey hesi fólkini gera
takk fyri
takk fyri ein viðmerking frá siri stenberg ger sovæl akk fyrifrú forkvinna eg haldi adi eg var samdur hvør orði altso hetta eru tey fólkini sum løgmaður í síni ólavsøku røðu nevndu gerandissekirnar sum faktisk eru til arbeiðis alla tíðira á døgnum eisini tá ið øll onnur sita og eta dunnu á jólum ella hvat tað skal vera og sjálvandi skulu arbeiðsviðurskiftini vera í ordan tí eitt er at útbúgva og eitt annað er sjálvandi at fasthalda og soeiði sum sum hoyringarnar haldi eg eisini vísti eitt sindur seinast so hevð ta her við at fasthalda at hevði hevði arbeiðsviðurskiftini alvstað hava ordiliga normeringar og tað hava eina góða løn og hava fulltíðarstarv sum tú kann liva av ótrúliga stóran týdning so tey tingini mugu sjálvandi eisini verða tikið við og so haldi eitt annað sum var viktigt so sum ikki hevur verið í partur av kjakinum tað er hetta her við hvussu finn mann eisini mara javnstøðu inn í hetta arbeiði og har er kanska eitt tað ringasta okur kunnu at gera fað at blíva við at kalla tað kvinnufak so at kanska mann kann kalla tað heldur umsorganarfakla hvat tað su skal vera men men tað má eisini vera soleiðis at

takk fyri johannes joensen ger sovælja hatta var alt viðkomandi sum sirur stremberg sigur og hvussu skal mann gera tað ja hevði mann vitað tað hvussu mann u kundi einfalt loyst tað so hevi tað verða lætt at gjørt beinanvegin men eg hugsi um at mann sjávandi byrja við tí sum man ætlari at gera eina tvørvkanning eina lýsing á økinum og so handla beinanvegin ikki bíða vit hava ikki ráð at bíða tí fólkatalið veksur alsamt
takk fyri so verður tann næsti at fáa orðið bjarni hammer
ja hetta her viðgerða uppskot til samtyktar um at seta fleiri røktarafólk í starv ella a fáa útbúgvir á fleiri røktarasvógnm og tað er skilagott eg fanns eitt sindur av viðmerkingunum at at framsókn ynskir at kappa høvdið av heilsu skúlanum í porkeri og so men hvar øll sputi hvar er loysnin hvar er loysnin ág hesum málinum loysnin er einfald okur hava eina skúla sum er sera sera sera væl fungerandi eingin ivi um tað eingin kann seta ein fingur á en á skúlan yvirhøvur loysnin er tann at sjálvandi skal hann raðfestast hægri frá landsstýrinum set teg fleiri pengar av og raðfesti hann fái tey til at byggja skúlan út soleiðis at tey kunnu upptaka fleiri fólk á heilsurøktaraskúlanm í føroyum føroya teg er loysnin men tað eru ikki sett nakað av nú men tey klára tað øgiliga gott har sum tey eru tey fáa tað besta burturúr har sum tey eru og tí er tað ótrúliga keðiligt at hoyra at nú hava okur nakað sum vrur ein skúla sum veruliga riggar altso hann riggar heilt óalmindiliga gott í staðin fyri at byggja upp á tað byggja tað upp so roynir mann nøkur heilt fá í tinginum her ein niður bróta tað og tað er faktiskt ikki frá samgonguni samgonguni ynskir ikki at at niðurbrótan og meirilutin í andstøðuni heldur ikki tað er bara framsókn sum blívur við at krøkja seg fast í hetta lítla tingið sunar mangla í havn okur hava alla útbúgvingar í havn tað sigur tað sigur rut ruttvang okur hava alt her í havn men okur mangla bara líka at fáa heilsurøktaran er útbúgnar í havn eisini

bjarni kárasom petersen var her í áðni og segði at millum annað kunna vísa á tað var ein persónur sum ikki slappa inn at skúlan tí at viðkomandi ikki hevði anivo í donskum mann mugu ikki siga tað lygn men tað er so ósatt sum tað kann vera eg ringdi so at skúlan beinan vegin hatta passar slett yvirhøvuri tú skalt hava tað sum viskuimann kann siga át nevo f í donskum fer at koma inn øll kunnu koma inn beint nú er tvey á skúlanum beint nú í dag sum koma frá atso hava útlendskan uppruna og so stendur mann her og roynir at billa fólki nøkur inn tað er sikkurtær søgurnar sum tey felja ig fortelja runt í býnum tí eta lat okkum heldur royna og raðfesta tann skúlan sum er í dag vit ekula halda okkum til tað til heilsurøktarskúlan raðfesta tannskúlan sum ikki er raðfestur meira ennhat vera áðrenn í staðin fyri at róta royna ein niðurbrótan enn einaferð hetta hevur verið sovorðnur sovorðnur goyggj hava verið nú ígjøgnum fleiri tey síðstu árini men tíbetur eru tey niðurbard av teimum landsstýrisfólkunum sum hava varað av teimum og beint nú í dag hava okur tí eisini ein landsstýrismann sum kemur harfrá og veruliga kennir økið so eg ei sikkur í at viðkomandi fer heldur ikki at loyva tað at loyva tað at mann vil niðurbrota heilsuskúlanum í suðuroy sjálvt alsstýrið fyri einum góðum ári síðani sjálvt alsstýri kveikjarin hjá alsalsarbeiðslimari hevði tað góða hugskotið tað var arbeiðsloysa so mikið lítið at kveikjarin hjá als fann í dag hon veitst tú hvat okur fara at gera tað heilsurøktaratilboð í havn altso tað líkist simpult henn ongum tíbetur kom bleiv tað setta upp á pláss soleiðis at tað eisini bar bart niður

røktarfrøðingarnir sum eg skilji so siga teir seg vera nøklunda væl umboðað umboðaðan og og er nøkulunda tan tørvurin nøktaður tað kann altíð gerast betur men eg kann ikki undirstrika tað nóg nógv haldi fingrarnir burtur frá heilsuskúlanum suðuroynni haldi fringarnir burtur men búgv uppá visti iku vilja tað visti tiku vilja røraha biga fleiri fáa fleiri fá tey atta upptaka fleiri næmingar ruttvang fleiri næmingar iðslað br til í staðin fyri at prøva at gera eitt forkvaklað neyðar egg av einum skúla í havn bara tí man manglar tað økið mann manglar tað man hevur alt alt annað so tað er mín enniliga heitan áheitan á restina av tinginum uttan framsókn royni og raðfestiskúlan mennian byggi upp á han ger hann enn betri enn hvat hann er visu tað ber til tí hann er heilt ótrúligavælegnaður okur sum hava áhuga fyri ty hava verið fleiri ferð at forbý og fingið at prátað við hesi fólkini sum gera t megnararbeiði tí sum eg skilji so ella u nokk eina besta útbúgving hjáhann innan økið í øllum skandinaviun lati ykum halda fast í tí í staðin fyri at royna at eisini at bróta tað niður eingi grund til tað tað nógv onnur mál at berjast fyrinógv
onnur mál í føroyum takk fyri frá fólkuni takk fyri fólknar ivast eitt sindur í um at fáa kvaklað skúlatilboð eru tráð við góðan málburð men vit fara í øllum førum til
viðmerkingarnar tann fyrsti frá jneli poulsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna je takkað bjarni hammer fyri eina góða røðu eg eri púra samdur við nam hesi áhaldandi sniðálopini frá framsókn um at niðurleggja skúlan ím suðuri eru ótolandi eftir hondini men fyri at koma eit sindur inn í sjálvt málið annars um at útbúgva fleiri røktar starvsfólk sum sigur mann av teimum sum ikki eru útbúgvin sum arbeiða økjunum har sirka helvtin av teimum sum hava verið so nógv ár í særi í í hesum arbeiðinum at tey eru at meta fult av støði við tey sum eru útbúgvin eg haldi eftier ótrúliga niðrandi og niðursetandi á tey fólkini at tey hava so lítla virðing mann skuldi heldur latið hesim fólkini fingu eina pikkulítla endurútbúgving soeis at tey kundu havt eitt pappír tað sama sum hini tí tað eru altso ikki pappírir sum passa okkurt eldur tað eru
fólk og heitar hendur sum passar tið takk fyri
yfyri harra formaður eg eri púra samdu við jáni eli poulsen í tí púra samdur tey eru itas tað serførðingar blivin aftaná øll hesi árini sum tey eru og eg kunni eisini kanska venda aftur til tað tað er eisini økið bleiv lagt út til kommunurnar og tað er øgiliga ymiskt hvussu afturberingin er vónandi verður tann eftirmetingin ár sum landsstýriskvinnan hevur lovað so at mann fækk gjørt tað soleiðis at kommunurnar fáa eina kanska meira rættirvísa afturbering fyri at venda aftur til spurningin frá jóan eli poulsen millum annað mann kalla flakakvinnan flakakvinnan ein sum skorir flaka í tretivu ár tað er ein so góður serfrøðingur sum tað yvirhøvur kann blíva og tað eru eisini hesii her sum hava verið inni í røktini eldrarøktini í fleiri ár ber tað til at geva tað m eina lítla endurútbúgving ja men tað er sikkurt fínt vistu tað ber til men men tað eri sum sum jóaneli sjálvur ber fram eg veit ikkiorla hvar tað kemur frá tað má verið eitt ila annað eitt el annað onkur samtykt inni í hesum flokkinum sum ger tað at tað eru so nógv tingar í føroyum at líka hætta skal vera okra aðalmál hjá einum ndolitiska lokki øgiliga keddur av tí men eg samdi jan eli poulsen
í tí sum hann ber fram heilt sikkurt
takk fyri siri stemberg gersovæl takk fyri frú forkvinna ja eg kann upplýsa at tá ið heilsuskúlin begjynti so hevði hann eina rúgvu av holdum ígjøgnum sum nettupp vórðu fólk sum høldu arbeitt í nógv ár høvdu arbeiðs royndir sum fingu eitt stutt uppskúlings skeið tað riggaði øgiliga gott og tey fingu tað enda við løn so tað var faktsk ein oriliga góðum máti og tað hava tey gjørt eisini fyri tey sum hava arbeitt í øðrum økjum soleiðis atað ikki pjøðist at taka fulla útbúgving so tað eru góðir møguleikar fyri tí eg er eitt sidur forharmað um at landstýrismaðurin verður totalt fráverandi báði í fyrstu aðru viðgerð av hasum málinum tað haldi eg ikki borgarar fyri góðum eg haldi skulu sjálvandi halda fast um skúlan okur hava ein góðan skúla eg haldi tað er ósnagog skykt at tosa bara umstaðseting eg veit ikki ordiliga hvat hvat ið tað hvat ið tað er hjá framsókn her ta virkar h næsta sum eitt vanstanki r kanskahataðer fyr at fáa yvirskriftur tin hvussu rigga

takk fyri bjarni hammer gersvæja takk fyri frú forkvinna ja eg eg havi eg havi eg havi álit á at landsstýrismaðurin fer ikki at loyva hesum her hesar niðurlægingini sum sum sum framsókn er útieftir yvirhøvur ikki eg vóni at mann loysnin er sum sigri stenberg eisini vísir á at tey sum eru rserførðingar innan fyri øki at tay kanska ikki verða drigin ígjøgnum akkurá tað sama sum tey sum yvirhøvur ongar royndir hava tað eru eisini summi av teimum sum koma á skúlan tað veruliga gott sum eru fullkomiliga óroynd men á skúlanum fyri tað fyrsta at fáa eina rygvu a teory men á skúlanum hann er soleiðis uppbygdur eg vil heita tykum øll tá tað ber til at fara forbí og fáa einar rundirvísingar hann er uppbygdur við ymiskum stovum altso veruliga sum um einum einum einum ellisheimi ella einum dagstovnarheimi ela hvat tað skuldi verið so tey virka tey fáa nakrar royndir sum um tað var heilt ítí veruliga á lívinum tí er tað ein ein stersakliga góð útbúgving sum
eg eri har í dag takk fyri forifórkuna
takk fyri og so fær ruttvang orði ger so væl heilsuskúlin í porkeri er ein sólskins søga eg haldi fantastiskt at vit hava ein skúla og tað e eisini fantastiskt at suðuroyggin hevur ein skúla men sæð bjarni hammer fyri sær at tað fer at taka grundarlagið undir skúlanum at til dømis skúlin sjálvur skipaði eitt skeið har sum kanska partar av undirvísingini var yvir netið kanska partar av undirvísingini lógu norðanfyri onkustaðni heldur bjarni hammer at tað hevði tikið grundarlagið undir skúlanum
í porkeri takk fyri
j takk fyri frú forkvinna takk fyri spurningin ruttvang altso eg síggi slett yvirhøvur ikki fyri mær at skúlin kemur at enda her í miðstaðarøkinum sum ruttvang leggur upp til altso tú fer ongantíð at fáa ta bílatið inn í mítt høvd at skúlin skal liggja her í miðstaðarøkinum nei um tú roynir at fáa mær at siga men hvaðani vist mann leggur eitt lítið sindur her í havn og og og so kunnu okur byggja upp á tað kanska kanska tey sum eru ímillum fjøruti og fimmogfjøruti og hava fimm børn heima ella tvey børn heima tú kemur ja ella tey ruttvang fer ongantíð tað bíleggja inn í mítt høvd tí tað ber sað ikki til tað er fullkomiliga tað er fullkomiliga órealistiskt at tú at tykur skila eisini fáa hálað hatta har til meginøkinum heilt ærligt mín spurningu russland eg havi tjúgu skund eftir lítlan spurning hava tykur ikki nokk hava tit ikki nokk her í miðsteðarøkinum altso er tað for lítið altso gott nokk bygdu tykur bakalao ungtil eitt ein eitt eitt fróðskaparsetur staðin fyri at kanska a hava tað men hvar verður tað næsta skal altso eitt klattri veðg og ein skreyparbama altso eg meini so við altso hvar er
krimana henni hvat skal tey havatakk fyri frú forkvina ger so væl nú fari eg líka at minna á áðrenn tingmaðurin fer av stólinum her ati av av pallinum her at mann tosar ígjøgnum tað skal tosaseg ígjøgnum forkvinnuna á løgtingið og tingfólk eita ongantíð tún tey eita rutt vang á tingi og tey eita bjarni hammer á tingi so skuldi tað verið pá pláss takk fyri
næstia røða verður hennioldærúforkvinna eg hopi eg kann halda meg til málið hetta her við eg havi ongantíð havt o fomentingar til til hetta her við uppskotil samtyktar tað er ikki av fylgur eini klærðing ella eitt el annað mann mann gevr varttti lat tað su fara tað er so tað er so altí í ordan men eg havi øgiliga oftani her frá havt ein stór indressu í av tí góðu grunde eina ferð aftur í tíðini so havi eg havt fólk at gera sum hava verið ikki hava klárað begingið seg heima og at noyðist afhjálp og tað var við tí góðu gomlu heimahjálpinim sum eg helt riggaði heilt ómetaliga væl og tað er ergrønd at hon er heilt farin altso nærmast eg kanska ikki heilt farin tað veit eg ikki men tí at tað bar til hjá fólki at verða heima nokk so nógv longri enn men ellars skuldi verið vist mann ikki hevði ta hjálpina serliga vist tað vóru fólk sum vóru burturi nú var eyðogtres søga eg var burturi altíð so at teð aldrin vorið til at havt fólk heima við hús við seg í visti mannikki havi havt tær hendurnar sum tá vóru í heimahjálpin nú havi eg ella samskift nokk so nógv við fyrrverandi leiðarum sum kortsaðan er givin á hesum skúlanum sum klárar tað fyri myndaliga gott og hennara stóra problem var at fáa praktikkpláss allastaðna runt um ásptaliaíhavn í klaksvík og i her og dar og tað var eitt standandi problem við praktikk plássi og tað er so hetta her ellar skundarhav tikið meir fólk inn hesa veg tað er so hetta her sum mann ikki ikki loysir men mann mann beginnur at at snakka um onnur ting altso tað tað ertað er itt sindur spesielt at tað endar altíðvið við einum diskussión um plasering men men mann mann grýpur ikki til tað stóra problemið og tað er hvussu er fólki staðsett altso tú hoyrir andlað at annað hvør fólk sum andað á tað er í havn og tað kemur av einum aðrum staði og tað stóra problemið í havn er eisini tað ikki bara hetta men tað er kirkjugarðin er for lítil aðru hvørji løtu htí at fólk koma aðrastan frá og noyðast at verða grivin í høvuðsstaðnum tey eru tvingaði aftaná børnuni hjá særsum noytist at fara til havnar til eina útbúgving og at fáa eitt pláss at arbeiða tað er nokk so spesielt og eg veit ikki akkurát mestman hugsar um hvat hvat ið ið framsókn kundi gjørt við at í hp til dømis har eru fimm seks útlendingar spæla hvat ætla framsókn at gera við tað hví hví hví eru fimm seks útlendingar í í hp ætlai teð ikki t taka tað upp og fáa fáa greiða á tí at fáa skil á at føroyingar spæla í hopi til dømis meg havi púra mest indressurnar at hyggja eftir fótbólti tí tað er bara okkurt hendingar føroyinguri sum spælir og tað kennist ikki at ganga ú kennir ikki at grein hvør eg eri sum mann hevði fyrr tmann kendi abbar og pápar og og alt efti forkelja so tað eri eitt sindur eitt sindurspesielt sjúkrarøktarfrøðingar sama støð tað kundi gott verið betýðili meir og og á skúlanum har sleppa tey sum koma suðura skúlan har tey sleppa fleiri búði síðuna mær tey eru konufólk tað er altíð hugaligt at fáa fremig konufólk at búgva í nærð ini asær og eg haldi ataðhevr verið ógvuliga interessant tey konufólkin smær hava búði har og nærð einni og og og tað hevu veri eitt upplyfting altso upplyftandi at síggja fremma konufólk ung fólk koma búgva í næra teg av eini sum llas varasovni hálvgomul sum eg og onnur kan heg kota mala meni lat tað su fara men meni hetta her við at snakka um ja tað er so øgiliga keðiligt tey mangla barnaansing o tað tað passar ikki tað av lokkabarnaansing vist her og og tey hava bíligar leiðir munandi bíligar leiðin nakrar aðrastana so her er alt sum talar fyri at hetta skal eiga at bera til men men hitt problemið hvussu loysisoan tað at at minni tillflutningur er otað hevur einki við stað seting at gera ti løniner eitt skuldi hava meira løn megan tey læra ella hvat er ætlanin tí at visti mann sigur tað at tað bleiv við at mangla so blívur tað bara verri og tað blívur hvørtshald ikki betur eg hevi samdur við tí sum johannes joensen førdi fram í áðni ltellalt tann meiri tekniska partin hetta bleiv eitt sindur meira annaleiðis men men pedagogar mangla í langabanar vestman hyggur eftir ansøkngu sum eru á á portalinum so søkja tey eftir pdaog pdagghjálparum í langepan og tað er ein útbúgving sum er í í miðjuni av landinum so tað er eitt sindur spesielt men eg tími ikkiat brúka meira kreftir upp á nú eru tað bara einframsóknari her tað nyttar ikki at hini er eingin grund til á umvenda ein sum er umvendir er eingin grund til at brúka kreftir uppá
takk fyri
tað er nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá so va takk fyri fakk hat farina góða røðu og eg eri samdur við att nokk tað er eitsini trupulleiki í ein ein heilt stóri trupulleiki eisini er tað er tað at tað er sum tað er við afturberingini hjá kommununum tað er att hvussu tey kunna skipa seg við teimum pengunum sum tey hava hvussu fáa tey ein ein kanska átta tímar samanhangandi røktararnir tí tey møta morgunin fáa frí nógvar tímar at møta aftur um kvøldið og tí øgiliga trupult at fáa nakað sum helst at hanga saman við síðurnar av arbeiðinum og so tekur pedagogarnir tað hevr millum annað her fyrrubildar settein lýsing út nú eftir tíggju nánsfrøðingum einsókt so tað er ikki bara har trupulleikin er trupulleikin er itt heilt annað stað men okur vita hvat okur hava okur vita hvat riggar okur vita hvat tað er ein ein ein sólskins søga latið kunnu halda hana koyrandi í staðin fara at fokusera upp á alt annað sum onga meiningi
kemur yvirhøvur takk fyri harra formaðura
frúfyrja takk eg samdur við bjarna hammer atso hetta her maser at til dømis at nansfrøðingur hvusu nógv ter herða søkt eftir hvussu nógv tað manglar og tá tá er táeð diskussiónin ikki um um um um um staðseting altso tr taðy ikst tað sum sum tað snýr seg um men men hetta er eitt eitt meiri alvorligt mál at at fleiri av okum sumkom su í langt upp í árini og kunnu eg reskera at okur fáa fyri deyguni at eina hjálpandi honum til til at beganga ikki við nú búgvi eg beint síðuna av einum stóvrðum heimi hvar ið rættiliga nógv um fólk koma teir somu fólkini fara til arbeiðis sera part einaferðtey klokkan hat sjakk sjey átta um kvøldið so sær te somu fólkini aftur á vega til arbeiðis aftur einafeð afturat og tað er ein ein ein øgiliga stórur insatsur sum tey gera í í einum sundu kappmangi
beðnum dagin visti mann kar ópa tað sum
ger so væl takk fyri fyri forkvinna ja eg haldi at tað er eitt álvarsmál tí hetta eru tey fólkini sum skulu hjálpa til lætt upp fyri at mann kann búgva longri heima ella mann fer góðar røkt tá ið man verður kemur eitt røktarheim ella sambýli ella verður innlagdar á sjúksunum og tað er púra rætt sum tað verður sagt at tá ið tað kom til heilsurøktarar tann partin tá var taðeitt sindur trupult at fáa nokk áv praktikkplássim og longri man bíðar við at útbúgva fleiri truplari blívur tað tí tey skulu jú hava tey við sær altso tað er eitt slag av av ameistaralæru kann van siga tá tá ið tú erur praktikk og mann má kunna skipa keg kanska við at øll ikki sleppa í praktikk í senn á somu økjum alt so soni ting ber til at gera har tú kann fáa hvørfald nøkur inn so um mann ikki vil taka nýggj hold inn som kuldi mann kanska víðka um tey holdini so vóru tað hevði eisini bútt um at tað komað nøkur fá eyka inn á hvørt hold men arbeiðsviðurskiftirnar sjálvan stóran týdning at fáa eina ordiliga løn og eisini hevta ær at tú kann fáa átta tímar arbeiðs dað veit tað at fáa hann samanhangandi men eisini tað

takk fyri hennigold ger sovælj takk ja altso tað er rætt tað at tað tað tað hava tey roynt alla tíðina á skúlanim at taka so nógv inn sum møguligt í senn veitað men men problemið er tað at at at tá ið tað kemur til praktikk so so er tað ein ávísur trupulleiki at troka so nógv inn tái ið bæði sjúkrahús og jasoali sjúkrahús og og heim av ymiskum slag ikki fáa tikið meir so ber ikki til at proppa meir inn g og og sjálvt um tað kundi verað pláss fyri tí uttan t uttan at víðka tað mugnandi um tað heila eg haldi at at ja eg veit ikita rætta nokk iki at brúkariu at brúka tíð upp á um staðsetingin er tað rætta men men tað er ikki tann síðsti trupulleikin í hvørsvalt tað tað kan mann skjótt blíra samdur um burtur frá onkur hendingu sum ikki góðtikur teg
aðy
takk fyri ja eg eg haldi ett orðaskifti berkreftar eitt sindur tað sum eg í mínari røðu at hetta kjakið tað tendrar í serliga hjá suðuroyingum og eg haldi eisini at hennikold og aðrir røðara her úr suðuroyoynni mála eina mynd av tí sum vit siga í framsókn sum passar nógv betri til teirra forstáilsi av støðuni enn til veruleikan tað sum eg atur og aftur havi sagt er at eg frøðist um heilsuskúlan í suðuri eg vil upp á allar mátar tilskunda kvinnum ella og fyri sovuðit eisini monnum norðan frá at fara suður á skúla tað er praghvut í suðuroynni eg eri har so ofta eg kann sjálv men at vit kanska kundi funnið eina loysn sum eisini tók atlit til eitt nú støðuna her í havni har vit hava ógvusliga mangul up
ak hennrigold ger sovæl ja takk frú forkvinna ja altso tað err øgiliga penug tanki at mann frøist um ein ting men m allíkavæl heldur at tað má vera líkas sindur annanlaki eg havi eg havi ongan onga tanka um at mála nakrar mynd av maili eg dugi ikkiat mála angang gav eg vit ikki um túhe ert málið ein rundting tað er iviskti í men men eg máli ikki nakar nakra nakrar dapurar mynd av nøkrum eg haldi hetta er verið eitt fantastiska fantastiskt tiltak tað var ikki minst trok at fáa bygt hetta vælsignaða í skúla eg haldi okur sum fór í gongd ví at byggja dupult so stórðan sum mann ætlaði at vera tað var líkavið okom misti høvdið áá vegnum til hetta her men tað hevði ikki verið so tan stóra skaðin men men hetta r hetta er so hetta er so treytin at var liðugur um og mann finnur altíð okkurt sum eg nevndi at tey hav verið hopið í áðni heta ereit øeliga gótt dømi um altso at at mann hevur ein trupulleika á miðjuni á landinum
sum onnur ikki hava so stóran mun takk fyri so er tað edva jacobsen sum fær orðið
bleiv hetta ein ein man sigur ein lang viðgerð og tað smul at dragas seg um tað er at útbúgva fleiri røktar starvsfólk fyri tað fyrsta vit eru so við til at siga tað at vit ikki taka undir við málinum hetta e eitt uppskot til ssamtyktar og tað er at heita á landsstýrismannin og eg haldi at n landsstýrismaðurin í hesum her málinum hevur veri rættiliga ja virvirkligan e sær inn til hetta mállið og vilja gjørt nakað við tað og har er ein kanning sett í verk rundan um hvat tørvur er og hvussu mann kann útbúgva starvsfólk tey næstu árini og tann kanningin kemur at svara upp á í februarmánað so tað lovaði landstýrismaðurin so út frá tí skuldi mann so fáa eina skipan soleiðis at mann fekk sett fleiri útbúgvingar á stovn nú er tað so sagt at ta ikki nakað í fíggjarlógini men hann sum sagt at hann skal gera hetta her og tað ætli mær at fylgja neyvt upp tí at hetta er ein øgiliga stór avbjóðing við tað a manglin er so stórur og hetta er eina kottur tørvur sum hann skal loysa men hann verður ikki loystir skjótari um vit samtykkja eitt uppskot til samtyktar at heita á landstýrismannin so tað taki ikki undir við tey sum arbeiða innan fyri hetta øki er gullverd øll sum arbeiða innan fyri hetta øki gera hvønn dag eitt mann sigur ein sera sera stórt arbeiði fyri at fáa tingini at ganga upp og tað er ein veldi avbjóðing tað sum eg hugsaði ofta tað er tað at tað bleiv sagt í nevndini at nokk so nógv valdu at fara uttanlanda at taka útbúgvingina sum eg nevnd í áðni og tað er tí at har hava tey eina aðra skipan sum gevur løn undir útbúgving og tað kann vera tað at tað er ein stór hjálp fyri summi sum hava ilt við at fara burtur úr einari ja kanska e hava familju og bara tað at flyta seg mann sigur á skúlabonk kanska í fleiri mánaðaðar uttan løn bara við at fáa lestrarstuðul tað kann vera ein avbjóðing fyri nøkur fólk so tað at tú færti kanska eina nýggja skipan sum gav løn undir útbúgving tað kundi gjørt tað at mann hevði eitt sindur breiðari viftu av møguleikum tað vísti at nøkur fara uttanlanda o er púra vís ur visti mann kann fara uttanlanda at lesa so kann ann eisini fara til suðuroyar tí fert tú til suðuroyar so ert tú í øllum førum mann sigur í føroyum og og tað ertað er líka skjótt ta koma úr suðuri sum koma til suðuroyar ella illa líka skjót koma til suðuroyar sum sum tað mótsatt á vegin so alt ikki ftr har sum avbjóðingin er og tey sum hava verið á skúlanum suðuri tey hava lasið sera væl at ati at suðuri at skúlin verið góður og at alt hevr riggað væl og nógv sum tá ið skúlin byrjaði tá bleiv tað nógv útbúgvin av teimum sum høvdu arbeitt øgiliga nógv ár tað eru nokk so nógv starvsfólk sum hava arbeitt í rættiliga nógv ár og tað var sum joneli poulsen var inni á eisini hvat ger mann hvussu fær man tað hvussu hyggur mann eitt sindur breiddri eitt sindur tum boksina hvat favt mann gjørt fyri tey eitt stytkri skeið møguvíst soleiðis at tey tí tey hava lívssins skúla tey hava arbeitt innan fyri hetta øki í rættiliga nógv ár men men hvussu kundu tey fingið eina eitt prógva upp á tað arbeiðið sum tey hava gjørt soleiðis ati eina viðurkenning fyri tað arbeiðið sum tey sum tey gera hvønn tann einasta dag tí at vit kunnu siga hvat vit vilja men eingin av okkum klárar okkum uttan øll hesi her sum arbeiða innan fyri eldraøki innan fyri okkara sjúkrahúsøki innan fyri ymiskar stovnar og og tað er ikki arbeiði sum frá átta til fýra nógv av teimum tað skuldi heldt ikki gloyma tey sita har jólaaftan og jóladag og annað jóladag og tey eru upp á skift og tey hava tað treytirnar at tað er ut arbeiðspláss sum er opið fýratummar døgni so har er einki við at siga nú skeiði vit av nú fara vit heim og visti mann er ein lítið sindur no havi verið einn sindur ein partur av tíeina heiminum sum avvarandi í hesum her døgunum og tað má eg siga altso ja man bara undrast tað er ikki eg haldi tað at mann hevur ikki ordiliga orð fyri at at síggja bara hvussu stórt arbeiði og hvussu stórt nærlækni tey fólkini hava sum arbeiða við menniskjunu pá hendan mátan visti mann kundi gjørt tað soleiðis at mann heldur enn eina hyggja upp á og seta spurnartekin við hvar eið skúli er hvussu kunnu vit gera tað soleiðis ati at tað verður lættari tí at tað er ikki skúlabonkur alla tíðina tað er praktikkpláss so tey skifta millum økini millum at vera í suðuri og at vera út í ein praktikkplássi men venjingarpláss hevur eisini verið n avbjóðing sum tey sum landsstýrismaðurin sigur at tey hava eru í ferð við at at kanna og fáa arbeitt við at fáa fleiri starvsvenjingarpláss tí tað má mann hava ast an skal seta ein klass afturat so má mann hava fleiri starvsfrenjingarpláss soleiðis at mann fær tað at rigga ynskir bara teimum sum eru innum arbeiði innanfyri hetta øki og við hendan her skúlan alt tað besta og eg skal gera mítt til at hanga í at fylgja við uppá ella fylgja upp upp á at landsstýrismaðurin veruliga kemur at seta fleiri útbúgvingar ella kanska ein klassa afturat tað bleiv eisini tosað um tað kund mann gera tað legarligar kundi mann seta tvafur um árið møguleikar eru nógvir visu vit bara velja at síggja forðingar so er tað eisini ein avbjóðing men lat okkum síggja møguleikar skipanir broytast alla tíðina til spurt mann um at vit flyta okkum eit lít sindur við soleiðis at vit fáa tað bera til tí hetta er kutt sumann sigur eitt kutt ein kutt avbjóðing sum skal loysast men fáa eitt sindur fleiri skipanir so fær mann tað kanska betri at rigga enn tað hevur gjørt og fær tað kanska lætt at vitja teimum sum hava familju onkran dag kanska yvir netið soleiðis at mann flutti seg lítið sindur sum passaði til familjuna og og so at mann fekk sallskynsøguna sum er í dag at forseta og á tí skúla
tann sum hann er takk fyri harra formaður
viðmerking frá janele poulsen gersu vælja takkvy hara formaður takk í db jakobsen fyri eina góða røðu tað er eisini ma sera øgiliga ofta úti í hesum økjum ella tey fólkini eg snakki vð hesum arbeiðsum økjunum í dag tey siga at øgiliga ofta er støðan tann at hesi yngru fólkini ofta við útbúgving sum kom inn økið tað er støðg ofta stutt á fara víðari so tað val sigat tað er ikki kanska slettik í útbúgving sum er tann størsti trupulleikin er tað er kanska aðrar umstøður lønir ver nevnd fleiriferð men eg hoyri oftari fólk snakka um tað er arbeiðsviðurskiftini altso umstøðurnar at arbeiða undir arbeiðstíðir og annað sum sum serlig yngri fólk hava ilt við at tillaga seg til og ofta ohevur mann allar sær eykavaktirnar sum verða tiknar tí at tað er for lítið av fólki tað er gjarna ikki eldri fólkini og kanska onkur avsini eldru fólkunum við ongum í útbúgvingum sum taka sær hesir eyka vaktirnar so hesin trupulleikin e heilt nógv størri og heilt øðrvísi e bara at snakkaumann út
takk fyri
edva jacobsen takk fyri harra formaður tað er akkurát tað sum verður komið inn á her tað er hvussu fáa vit gjørt tað hyggja inn í støðurnar sum er í dag hvussu fáa vit tað at rigga betri fyri teir ungu barnafamiljurnar møguvís at tað hava hesi størvini at taka sær av hvussu fær mann kanska lagt vaktirnar lýt sindur øðrvísi ne duga ikki at svara fyri hvat ber til men viðhvørt skal mann hyggja út um boksina og og so aftur heftar her sum eg varð inni á í áðni hvussu fær mann kanska í landsstýrinum arbeiða við eitt sindur meira viftu av útbúgvingm tað er ikki staðsetingin sum er avbjóðingin her tí at at búgva nakrar dagar har eru góðar búmøguleikar sum eg havi hvussu hevr fingið lat mær fortalt teir dagarnir tey eru í suðuro tí visti mú kanst búgva einum kolegin í odensen so kanst tú eisini búgva í einum húsi g porkerist tað ikki akkurát har tað er men hvussu kunnu vit hyggja upp á tingini og gera tað soleis at tað passar inn í hvørja støðu og har kundi løn undir útbúgving veri ein partur av tí og tað var landsstýrismaður eisini áhugaverd í ella vildi gjarna hyggja upp á tað tað kundi hjálpt hjá nøkrum tað týdningarmesta tað er at vit fáa

jsoer ta henrigoldj er púra rætt sum edvar jacobsen vísir á hetta við lýsir í skúla a tann gamla heimahjálp systemi uttan at blaða hangandi í tí tað var bikt at lýsir í skúla tað var fólk sum hevði royndir bæði heimanífrá og í í øðrum arbeiði og tað var eitt fantastiskt system ið sum kom tá tað var eitt stav við at fáa tað ígjøgnum men tað var fantastiskt tá ið tað var komið í gongd afso tá hevði mann einki betur tí noytist manna líkasum at halda seg til tað so at og og tað skal vera fólk við serligum evn tað kann ikki ein og hvør fara fara altso at bjóða seg fram at passa fólk sum ikki eru væl fyrri tað tað skal vera fólk við serligum evnum sum hava tol og sum hava tær egiskapir sum skulda til altso alt eftir hvussu leiðslur eru og annað eg minnist aftur í tíðini tá ið tann eine stóru ta fyria clia róin hann var hnn hann hann startaði ein barnagarðin uppi á hálsi til tey sum áttu arbeiða náttarvakt hjá teimum og døgvaktir og alt hetta fárat selja

edva jacobsen takk fyri harra formaður ja tað er kanska eitt dømi um at mann kanska sæð møguleikar staðin fyri forðoyingar tá ið heimarøktin ella heimahjálpi byrjaði tá vist teg fara nokk so nógv ár aftur tá var tað nokk fleksil arbeiðssoms skipan tú kundi gott hava nøkur hús sum vórðu tætt uppá har sum tú búði men so kom ein nýggj skipan inn sum gjørdi tað at alt skuldi ganga púra fýrakant eftir einum sjema tú kundi ikki velja hús út tú skuldi verað alla møguligastaðni í bygdini sum gjørdi tað at tey sum onga bilhøvd tey kundu slett fera við og tá er tað kanska tað mann mann tekur skipanina framum nakað sum fungerar mann kundi gott havt eina blandaða skipan men tað bar slett ikki til tá at siga vaska tú hevur havt hasi fimm húsini beint viðtja tær hatta kunnu tit forseta við og onnur kunnu koyra men soleiðis bar tað bara tað bar ikki til ogsoleiðis broyta vit onkuntí skipanir øgiliga ógvusliga sum ikki passa inn hjá teimum sum eru í hesum
tørvinum takk fyri harra formaður ja takk so fær erhard joensen orðið
ger so væltakk fyri harra formaður ja til viðgerðar eitt eitt uppskot til samtyktar um at fáa úútbúgvið fleiri røktar starvsfólk uppskotið í sær sjálvum er jú temliga tilforlátuligt tað eru jú ein og hvør veit at okur blíva okur blíva fleiri og fleiri eldri í takt við at tað bleivu fleiri fleiri eldri so verðu tað fleiri fleiri eldr sum koma inn á stovnar tað verður seg ellisheim eldra sambýlur og í takt við at okur fáa bygt fleiri og fleiri vardaríbúðir og og annað so verður tað meiri og meiri brúk fyri sjálvandi røktari starvsfólk tað verður seg ví sjúkrarøktarfrøðingum tað verðurse í heilsuhjálparum og og og og røktari eg haldi at mann kal taka tað so tað tað er ein konstatering og so má mann taka og og og stilla sæ tann spurningin hvar liggur fløskuhálsini og eg minnist at ta málið var í trivnaðarnevndini fyri fyri tátyr eitt nætta ár síðan tá var tá fær var tann greiða fatanin at fløskuhálsurin var praktikkplássini úti á sjúkrahúsinum sjúkrahúsini skuldi eg móttaka lesandi bæði frá sjúkrarøktarfrøðingum frá frog frá heilsuskúlanar suðuri røktarum og og heilsuhjálparum tað var í høvuðsheitum tað sum okur forstóðu tá løsk so okur kunnu gott tosa um at at útbúgva fleiri men okur máttu taka tað frá tí rætta endanum og gera tað møguligt fyrst og fremst at kunna útbúgva tavil sigat okur mugu loysa tann trupulleikan allarfyrst við praktikkplássinum so tað sagt so er tað nøkur nøkur ting sum mann kann fara og hyggja eftir fyri at gera tað liðarligari hjá í hesum førinum vilti okur tosa heilsuskúlan í porteri so er tað fólk kvinnur sær deilsheil sum koma norðaní frá hvussu gera okur skipanin fyri tær soleiðis at tað blívur so smidligt og lækt hjá teimum at koma sum møguligt okur muga hyggja eftir bæði ansingar plássum har sum tey koma men ikki minst ansingarplássin har sum tey fara frá tað vil siga um so er at at tey koma úr einari bygd norðanfjørt at í hvussu ferð tann møguleikin er ella tað skal vera soleiðis at tá tey so koma norðuraftur aftur í praktikk ella aftan aftaná lidnar lestur at tá er brnaansingarplássið opið hatta er eisini kanska ein trupulleiki hjá summu kommunum tí tað er iki allar kommunuri sum eru líka lærd á hasum økinum tað eru onnur øki við kunna hyggja eftir við at gera tað meira aftraktivt tað kann verða sum edvar jacobsen nevndi løn undir undir útbúgving herta ikki nakar langar útbúgvingar men hetta er statvekk heta er láglønar arbeiðir sum sum sumtey kopa útaftur aftur til í hinum endanum tað vil siga tað kann tað kann fyri nøkur vera ein forðing at tað ikki um so ikki er tey fáa løn undir útbúgving til dømis ø so vil eg líka taka fatur í tí allarsíðsta endanum og tað er eitt her við staðseting er ta at eta ein trupulleiki at skúlin liggur her ella har fyri at mann kann fáa næmingargrundarlaga nokk til at koma skúla og tað haldi eg aldeilist ikki eg vil gjarna taka líkasum avmonktera hetta her við at at heilsuhjálpara og heilsurøktarútbúgvingin sum í dag er í porkeri at tað verður sett ein deild á stovn norðanfyri og so koma at pakka tað inn í pappír av forskelligum slagi at tað kann verða deild av skúlanum í porkeri sum verður sett á stovn í havn fyri at fáa havnarkonnug royndar skúlan og so víðari lat okum taka og gera aðrar skipanir sum ger tað at øll hava møguleika fyri at fara til porkeris so loysa okur tann trupulleikan tað er eingin grund til ferð aftaná ferð tað var í í fyri einum ár síðan nú kemur afturat uppskot um endavvsignaði konurnar sum ikki kunna fara ella vilja fara til suðuroyar men lat okur seta skúla á stot í havn nei ikki so leingi sum eg siti her tað var ikki við mínari stemmi so og tað sagt eg haldi at okur hava nógvar aðrar møguleikar at tangentar at skrúva uppá lat okkum skrúva upp á teir í staðin fyri bara at liggja og hefta okkum í staðseting staðseting tað er ein rúgva av øðrum viðurskiftum sum ger seg galdandi sum eg havi greitt frá
her frammanundan takk fyri hara formaður
ja so fær rósa samensen eina viðmerkingtakkfyrihar formaður ein avbjóðingin hjá fleiri av hasun er mammunum er ella kann vera tað at tú skalt jú betala fult barnaansingargjald tá tú kemr ður kemur suður við túiki flytur kommununum og tað skuldi verið soleiðis at pá einannan máta skuldi vera ein skylda hjá tí kommununi kemur frá at betala kommunupartinum í øllum førum sum man kemur ikki í ta støðuna tú skalt standa og noyd lil at flyta vist ikki neyðugt tí tú blívur
tú er verandi
erhard joensen takk fyri harra formaður púra samdur hatta er eitt av teimum tiltøkunum sum mann kundi fara í holt við og sum mann kann fáa kommunurnar har suðuri at loysa eygablikkiliga tað eru óalmindiliga altso vælpositigt innstillaðar yvir fyri øllum teimum sum koma suður tað hevur ongantíð verið ein ein trupulleiki hjá nakrari á kommununum í suðuroynni at taka ímóti teimum kvinnunum sum koma suður og teirra børnum tey hava fingið pláss beinanvegin so lat okum hyggja eftir hvussu skipa okur hetta her við í prísinum um um hvussu hvussu hvussu tað verður gjørt so liðarligt og smilligt sum møguligt hatta er ein møguleiki so absolutt full
komiliga samdur við rósu samelsen ja so er tað bjarni
førari formaður ea i er ar joensen í tí at tað eru kanska tvey fólk her í tinginum sum hava nakað ímóti skúlanum í portri men tað er r tað tað eru nakrar avbjóðingar altíð tit í øllum nakar fáar lítlari avbjóðing inn affyri alt og tað er kað eimum at kunna loysa sum einki ístaðin fyri at fokulsera upp á staðseting í aðrastaðni so byggja upp á ta fantastiska tilboðið sum er har dag hegri raðfesting fleiri pengar fleiri næmingar inn og so sjálvandi eisini syrgja fyri at at alt heilsuverkið vita at skapa seg her patikkplássini sum eru eg síggi bara fyrimunur við skúlanum sum mann er dag einki annað og tí royndirnar sum eru at ykkum byggja upp á tað og tað eru lítli forðingarnir sum eru fyri nøkur fá fólk tað eigar ikki a enum nakað trupulleiki
at kenna útav takk fyri harra formaður
hard jnsetakk fyri hara formaður púra samdur hetta her við at skapa karmarnar fyri hvussu kann mann skipa sær útbúgvingarnar nummar eitt lat okum taka tað frá tí rætta endanum lat okur fáa praktikkplássini í ordan soleiðis at mann at mann kann útbyggja tær og so taka okur hin partin aftaná hvussu gera okur tað smidligt liðiligt fyri fólk at kunna flyta í millum skúlan í porkeri og praktikkpláss og har sum tey búgva lat okum fáa tann partin í ordan so er tað eingin trupulleiki
takk fyri hal fá mær ja takk fyri magnus rasmussen fær orðið
ger so væltakk fyri harra formaður nakrar fáar viðmerkingar til okkurt av tí sum hevur verið frammi hetta eru óalmindiliga neyðug fólk sum eru á hesum økinum og tað er stórur mangul og hetta uppskotið gongur út uppá at fáa fleiri sjúkrarøktarfrøðingar heilsurøktarar og heilsuhjálparar sum tað hevður sagt at landsstýrið ella landsstýrismaðurin at arbeitti við at at finna eina góða loysn og tað er ordiliga óført tá ið eg hoyri athesa her avbjóðingina at kanska fleiri hava arbeitt í nógv ár og so burdu tey kanska bara fingið løn og meðan tey fóra undir útbúgving ella mann gjørdi eitt annað har havi eg onkuntíð hugsað um at mann eigur at kunna gera okkurt sum er meira fleksibult soleiðisnar at hesi her sum hava arbeitt í nógv ár sum skudu hugsað um útbúgving at tey kunnu fáa fáa útbúgvingina men altso vit kenna tegu frá øðrum útbúgvin at tey hava ett her sum eitur meritt tey fáa góðskrivað okkurt ha og tí síggi eg fyri mær at til dømis landsstýrismaðurin eigur at fara inn og hyggja hvørjir hvørjir møguleikar eru atð ikki eg bað tann eini at mann fer og skal taka eina útbúgving ha men at mann virkuliga setir upp nakrar møguleikar neftuphetta her kanska við meg ritt altso ein sum heur arbeitt so so nógv ár á tí økinum og kanska er blivurineir hálvur serfrøðingur kanska far góðskriva nakað men vit mugu alla tíðina ansa eftir at tað ikki gongur út yvir fakligheitina altso fakligheitin máð í ordan vit mugu ikki ganga upp á kompromi við fakligheitina eg haldi at tað hevði verið nokk so áhugavert at fari farið inní ø eitt sum hevur verið tosað um tað er hví eingir menn eru í hesum her fakinum og tað hevur ført fram aftur aftur at tað er nokk okkurt við lønarlagnum eg vil bara koma við einum vinkli sum kann siga tað at tað er ikki bara lønarlagi altso vistvinu til dømis taka lærarar í dag so haldi eg sum lærari at teir fáa eina rímiliga góða løn ikki nakað okurt men rímiliga góða løn allíkavæl renna lærari vekk úr fólkaskúla hvat er tað sum ger tað og vit vita væl at hesi sum vit tosa um nú heilsurøktarar og heilsuheilsuhjálparar fáa lægri løn har heldur eingin menn vit kunnu hyggja í grannalondini tað er sama gongdin har tað vísir seg og almindiliga stríggið at hava menninar inni í hesum her tá kom egat hugsa um einaferð ag las ein fólkalívsfrøðing sum sigur tað og hetta er meira kilokkum menninar at tað vísir so so at tá ið kvinnurnar líkasum koma upp á fifti fifti við menninar teir renna menninir vekk htaheta er kanska eitt sinur provokerandi sagt men tað vil siga a tá ið menninir verða við undirlutar so renna teir vekk eg sigi ikkiat tað er so einfalt eg sigi ikki a tað er so einfalt men tað er ikki bara løn tað er tað sum eg vil bara pápaíka og og tí eigur mann eisini at fara inn á hvat hvat er tað sum ger tað at at mannfólk ikki eru serliga sjónligu í hesum sum vit tosa um dag tað er heldur ikki sjónligur á barnagarðisøkinum tað er heldur ikki sjónligur í í einum fólkaskúla í í einum fólkaskúla í dag skal mann vera heppin visti tú kemur í ein skúla har tað er javnvág millum kvinnur og menn tá ið eg byrjaði í fýrsunum tá var tað fimmoghálvfjerðs fimmogtjúgu ella okkur sovurt so tað eru har eisini aðrar avbjóðingar til seinast staðsetingin eg skilji ikki at mann blívur við at snakka um hesa staðsetingina visti mann vil forpurr eitt mál so skal mann bara blíva ósamdur um hvat tað skal staðsetast vit hava ein góðan væl virkandi skúla í suðuriy sumtað verður ført fram at tað eru onkrar avbjóðingar lata okkum loysa tær
takk fyri ja nú komu so nógva viðmerk
merkingar ruttvang ger so væl takk fyri harra formaður ja tað vera hetta her við meritt sum magnus rasmussen var inni á og har hava vit av sar fekk hanna jensen millum annað grundarlag undir eina eina førleikameting sum nemiliga hevur tað sum mál at mann hyggur eftir fólki sum hava nógvar royndir og kanska bara manglað okkurt lítið teoretiskt fyri at vera fultskikkaði til at røkja eina uppgávu sum útbúgvin og upplagt at tað eiga vit at gera júst á hesum økinum tí vit hava nógv dugnalig

magnusrasmusja tað var tí eg førdi hetta fram við hesumher mirittunum sum vit kenna aðrastis frá hvussu er í útlondunum har mann fær góðskrivað men allíkavæl ikki ganga upp á kompromi við fakliheininaha men at vist te hava nógvar drúgvar góðar royndir at har kann vera góðskrivir á onkran máta soleisar at tað kanska sleppa undan eventuelt á einum praktikktíðarskeiði ella hvat tað skuldi verið har haldi eg virkuliga ati at landsstýrismaðurin kanska eisini hyggur upp á tað og ivist iki í at hann fer at gera at at mann finnur eina góða fleksibla loysn sum eisini passar til okkum í føroyum
føroyska samfelagið og tann tørv vit hava takk fyri
siristenberg fyri harra formaður e eitt sindur tað sama hetta her við merittu sjálvandi skal tað vera møguleiki fyri tí og sjálvandi skal tað fakliga tann útbúgvingin ela ta pappírið skal vera akkurát líka gott sum tey sum hava eið ígjøgnum fulla útbúgving men tað er so longu í dag allir tær gomlu heimahjálpirnar blívu uppskúlaði til at blíva til heilsuhjálparar h og so tók mann ter gomlu sjúkrahjálpararnir og tey sum hita playgarar og tey sum playheimsa stistentar og tær ymisku útbúgvingarnar tey blívu so uppskúlaðir til røktarar up á sama máta og soleiðis hevur skúlin heilsskúlin hvussu alla tíðina arbeitt við at tú kann koma og fáa vordera tað sum tú hevur og so leggja okur ett skúlaskeið til rættast til tín tí tú hevur praktikkina til dømis so so tað er ordiliga tann skipanin er ordiliga fín so eg haldi at nú er okur komin til at okur munna hyggja eittsindur longur longur fram og fáa seitan útbúgv í fleiri tí at okur havaeitt eittgigant
problem framman fyri okkum
magnus rasmussen ja takk fyri harra formaður ja eg eri púra samdu við tí sum sigur stenberg før fram um at vit hava ein stóran trupulleika avbjóðing framman fyri okkum tí at vit síggja allar lýsingarnar har tey lýsa eftir eftir fólki og tað ljóðar sum at vit eru rættiliga samd um tað at mann eigur at kunna góðskriva vis mann hevur førleikara og økinum uttan útbúgving men at tað ikki skal ganga upp á kompromi við fakligheit
ná tað haldi eg hvussu er umráðandi at fakligheitin er jordan takk fyri
erhard joensen ja takk fyriha formaður akkurát tað tað sum magnus rasmussen nevndi við meritu at tað haldi er øgiliga gott og og sum eg forstandi so er hetta nanakað sum verður tikið tikið hædd fyrri í dag eisini er iki so bangin fyri at at tey sum hava øgiliga langar royndir at arbeitt í áravís inni á til dømis eldraheiminum tey hava jú arbeitt saman við í nógvum førum hava tey arbeitt saman við útbúðnum ríktarstarvsfólkum og soleiðis eru tey komin inn í ein øgiliga stóran part av tí sum hava fingið tilegnasir nógv av tí vitan sum sum hini hava fingið úr úr úr skúlanum í dag so tí trúgvi eg at tað er in fyri vistur ta tosar til dømis heilsuhjálpara er ein rímiliga stórur partur ið kundi fingið blivið uppstigað við einum relativt stuttum skeiðtakk fyriharra formaður

ja magnus rasmussen ja takk fyri hara formaður ja tað er akkurát tað sum erhard joensen sigur tað er hetta her við at tað eru so nógv sum hava drúgvar royndir og eisini kunnleika og tað haldi eg harmunerað væl við tað sum rutvang segði at mann hevur onkran sum kann gera ta metingina ha hvat er tað sum skal til meðan vit sum bara av ella lóggeva mugu bara tryggja okkum at at fakligheitini er í ordan so eg haldi hatta hatta ljóðar sum ein skilagóð loysn og sum partvíst verður praktiserað
takk fyri ja og so er tað
joensen eitt merki at magnus rasmussen kom inn á hetta her við nei hetta við menn og kvinnur hetta her við kynsbýtið í sambandi við størvinum eg hugsi um kanska magnus rasmussen hevur eina loysn ella kanska mann tosar um kvotur ofta við upptøkuna um taðað er ein máti ella hvat mann kann gera fyri at fáa í størvni meir antraktivtivt eitt fyri
takk fyri sora
magnuss rasmussen ger so væltakk fyri harra formaður jahhevði masiga hevði vitað tað so hevði sikkurt havt havt sagt tað vit vita bara tað at at at menn ella mannfólk eru næstan ikki til at finna á hesum her økinum sum vit tosa um í dag men heldur ikki á námsfrøðingunum og hjá læraranum gongur ta eisini tann vegin og og tað er tað sama í útlondunum hvat er tað vit kunnu gera og tá verð er ofta tosað um hægri løn hægri løn men har vildi eg líka vísa á at eg vil siga sum lærari at læraralønin er rímiliga góð hon er hvussu er betri enn nakra av hesum bólkunum vit tosa um her allíkavæl eru ikki menn har eg veit snøgt sagt ikki hvat mann kann gera lønin kanska kann ávirka men tað er ikki loysnin til at til alt og atseta kvotur tað er faktist ein størri spurningur sum sum eg ikki ordiliga havi yvirlit yvir hvatum

ger so væltakk fyri harra formaður ja eg haldi bara taka samanum og takka fyr eitt gott orðaskifti sum eisini hevur sveimað eitt sindur víða tað er nøkur fá ting sum kanska hava verið frammi beint nú og tað var serliga ett her við ati at visti mann skaffar nøkur praktikkpláss fyrst so blívur alt hetta her í ordan tað er soleiðis at tað er bara tá ið tað kemur til heilsurøktarar at t hevur verið trupult at fáa praktikkpláss tá tað kemur til hjálparar og sjúkrarøktarfrøðingar ber tað væl til og tí er eingin grund til at bíða kann mann siga við at taka fleiri inn í útbúgvingina tá ið tað kemur til tepruarútbúgvingarnar tí hetta eru tríggjar ymiskar og sjálvstøðar útbúgvingar eg hoyri eisini frá fólki sum arbeiða í sjúkrhsverkinum sum kanska onkuntíð taka vaktir á røktarheiminum at tay eisini eru eitt sindur stúrin um støðuna tey upplýsa tað at tað eru nokk so fá fak fólk til arbeiðis onkuntíð er kanska einki og tað kemur eisini til støður har fólk eru íssalið og kanska hava brúk fyri heilivági ella onkrari viðgerð sum krevur tað at tað skula vera fakfólk til staðar og tað er avgjørt ein trupulleiki og atað viðførir eisini tað at tú kemur kanska at innleggja óneyðuga nógv og eisini fólk sum kanska kundu fingið bæði hjálp og linna á røktarheimi kanska tað kann vera doyggjandi fólk sum kanska akkurát koma inn á sjúkrahus og kanska doyggja so hetta eru virkuliga nøkur ting sum sum eg haldi okur skula taka í í álvara soleiðis at man hevur kvalifiratiónirnar har sum fólkini nú búgva okur sóu í summar at tað bleiv lýst eftir sjúkrarøktarfrøðingum til at opna koronadeildina sum skuldi opnast eg veit so ikki hvat tað endaði við men eg veit í hvørfall upp á eitt hysepunkt var tað næstan ómøguligt at fáa ta talið av fólki mann søkti eftir og mann fekk mann fekk ikki tað ta tær umsøkjarar sum hann hevði brúk fyri so at her eru trupulleikar og eg veit eisini frá míni tíð í landsstýrinum at tað kom fyri at tað var onkur deild sum ikki fekk havt fult opið í summarferðini tí mann ikki fekk dekka starvsfólk fyrr hevur tað verið soleiðis í heilsuverkinum at at vismann hevur havt skert virksemi so tað verður tí pengarmanglað í man er ikki akkurát har nú nú er mann har at mann kann ikki hava fult virksemi tí mann mangla fólkini tað e ein heilt onnur støða ø okur standa eisini framman fyri at skula útbyggja nakrar av teimum skipanum sum okur hava snakkað um viðgerðartrygd sum krevur fleiri og okur snakka eisini um til dømis at økissjúkratraðin er ein skipan sum bara røkkur dagtímar og gerandisdagar og tað er eit tilmæli um at fáa ta skipanina økta til at vera allar dagar og eisini døgni runt so har er eisini tørvur á nógv fleiri starvsfólkum arbeiðsviðurskiftini og løn hava sjálvandi týdning og mann má hugsa bæði tað at rekrotera fleiri inn men eisini hvussu mann kann gera fyri at fasthalda og tað eru sjálvandi nógvar loysnir til tað onkur verið inni á hesum her um javnstøðu um hvussu mann kann gera fyri at fáa meira ella størri javnstøðu innan fyri umsorganar fakini og tað er nokk ikki so einfalt at tað er eitt ting mann kann gera fyri tað eg trúgvi ikki heldur upp á at tað bara er lønin kanska er tað eisini nakað við virðing og annað eg veit ikki akkurát hvat tað er men í hvørfall hevur tð ikki verið nóg afaftraktivt fyri bæðikyn at søkja og tað haldi eg eisini mann kann mann kundi kanska hugt eftir tá ið tað kemur til eldraøki visti mann hevði talt starvsfólkatalið upp fyri tíggju árum síðan og taldu tað upp aftur í dag so er tað ein vesindligur munur tað eru nógv nýggj heim opnaði tey seinnu árini og okur blívim so øgiliga nógv fleiri fólk í føroyum og tað er eisini tíbetur er okra miðal aldur hækkaður og tað sigur sigur seg sjálvt at tað ger eisini tað at tað verður tørvur á fleiri tilboðum til eldri og tí er tð tí er tað eisini kann mann siga natúrligt at tað eru manglað upp á starvsfólk tí at eru komið so nógv nýggj tilboð og so hava okur tannfaktorin afturat at vist tú hyggur eftir aldrinum á teimum sum arbeiða og tú hyggur eftir talunum á teimum sum fara frá tey komandi árini so klárar mann ikki at seta við so eg haldi okur hava eina risa avbjóðing og eg hopi bara at landsstýrið tekur henda hendan trupulleikan í í álvara og setir øll segl til soleiðis at okur hava kvalifiseraðar viðgerðir eisini framyvir so okur fáa framtíðar tryggja okra eldra eldra røkt og eisini okrasjúkr

tað er rósa samuelsen fyrst gjár tvølltakk fyri at teir formaður tað er altíð áhugavert at hoyra ein fakpersón útgreina tær avbjóðingar sum tær hava tá ið syður steinberg nevndi tað at tú dømis við øki-sjúkratrið men hevur ikki náttar og vikuskifti vaktir so hava vit fleiri ymiskar skipanir vit hava heimasjúkrarøktarfrøðingarnar vit hava øki-sjúkratriðirnar vit hava demenssamskiparar og vit hava so eisini sjúkrarøktarfrøðingar sum her til kommunulæknan ber tað ikki til í einum ávísi tíðarskeiði at gera eina samskipan so at mann arbeiðir við seg eg veit gott í hvør sín fakligheit ella tvør sín vitan til men ikki í einum ávísi mun ber til at gera samstarv so at ikki blívur viðhavaðast allar sær skipanirnar sum kanska ikki eingong hanga saman við teimum
teimum einkultum ja og so er tað
akk fyri har formaður takk til rossusamesen ja tað kann gott vera at mann gott kann samskipa betur og arbeiða betri saman eitt tað fyrsta og størsta takið mann kundi gjørt fyri at fingið tað at gleði betri tað var at mann segði at øll altso alt tað sum hevur við viðgerð a gera hoyrir til ein myndugleika og tað ger tað ikki í dag tað er býtt á okkurt er hjá landinum okkurt er hjá kommununum og svíðari altso tað er eisini solornar forðingar sum sum kunna gera tað trupult at samstarva men tað er okur hvussu vilja komið inn í eitt ein dialog við landsstýrið um at gjørt
ja tað var ein vmerki nei hon er hann hevur tikið seg av so ja so er orðaskifti endað tað er ikki fleiri sum hava biðað um orðið og vit skulu so atkvøða í hesum málinumja og vit skulu so atkvøða í hesum her málinum sum vit hava viðgjørt nú har er einki broytingaruppskot hetta er eitt uppskot til samtyktar og vit atkvøða núger so vælja vit eru liðug at at kvøða málið í fallið tað er ellivu atkvøður fyri fimtan ímóti og eingin blonk so er hetta málið fallið og avgreitt frá løgtinginum ja tað er soleiðis at tey næstu tingmálini altso vit skuldu laá skránni stendur á onnur viðgerð á løgtinsmál nummar tvey og løgtsmáln umar átta tað er bæði uppskot hjá tjóðveldi ella tingtingfólki í tjóðveldi umyvirtøku av málum og málsøkjum tað fyrra er um løgreglu og ákæruvald og og brotmálumsorgan og tað seinna er nummar átta tað er um yvirtøku av ndlandbti starvsfólkum og ymiskt á tí økjunum men har tað soleiðis at tey bæði málini verða tikin av skrá í dag koma so fyri á fundi seinni tað vil so siga tað sama sum at tað eru ikki fleiri mál til hendan fundi og tað er soleiðis at eg komi ein umbøn um ati víkja frá tíðarfreistunum í teimum málunum ella tað skal eg lesa upp tað verður heitt av løgtingi tað er frá seks tingmonnum heitt verður hervið á løgtinun um at gerast fráviku samr greif fimmogfýrs tingskipan frá øllum tíðarfreistum øllum viðgerðarstiðum í eðgerð so koma á málini og tað fara vit at atkvøða um um eina um eina løtu vit klt líka fyrireika nakað har so vit niðurleggja tingfundin nú í tíggju minuttir og koma so aftur og atkvøða um at víkja frá tíðarfreistinum soleiðis at tað verður klárt her í skipanini so tingfundur verður nú niðurlagdur og tikin uppaftur klokkan og tað er soleiðis at vit skulu nú fara at atkvøða umat víkja frá tíðarfreisti í nøkrum málum tað er ætlanin at hava tingfund aftur klokkan fýra at byrja nýggjan tingfund á og

ella tvey skriv aktiskt frá christian andreasen siristenberg ruttvang billjustinussen

og aksel johannesen ja nei veitst ta tað er tað eru tvey skriv tieg standa ikki akkurát somum døgum á báðum so eg má lesa bæði skrivini men tað er so frá øllum flokkum o á øðrum sstanda hesi nøvnini nevndi og ingilín strøm og magnuss rasmussen og hinum standa kristian andreasen aksel johannesen magnus rasmussen siristenberg ut vang og billiustinir og tað er soleiðis orsøkin til at tað eru tvey skriv tað er tí at tað er soleiðis at tað eru seks mál sum vit tað verður biðið um at víkja frá tíðarfreistini tað er løgtinsmál nummar áttaogtrýss uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um tíðaravmarkað avgjaldaferðandi vit komu til føroya tað er triðja viðger av løgsmál nummar einogtrýss uppskot løgslógn ar fíggjarligan stuðul til níggjan fjørutu runavík tað er um uppskot til løgtislóg um broyting løgslóg um serstakar treytin fyri fiskiskapi í arti makrel i norðuraseld svartskjafti í botnstykki í tvey túsund og átjand nítjanogtjúgu og botnvisgi í barrinshavni í tvey túsund og tjúgu og tað er um uppskot til løgtingslóg um at seta í gildi fyri føroyar annordning um endring av annordningu mikrafttretivu forferðina av lóg um finansiell virksemhet tað er hetta her sifiutpeining porferia og so er tað tvey onnur sjófeingismál tað el tey sum vit hava viðgjørt í dag uppskot til løgtislóg um broyting í løgslóg um sjófeingi tað er hetta her at útseta og flyta kvotur til vinnuligar royndir og verkætlanin í tvey túsund og tjúgu og einogtjúgu og so framvegis tð er eitt langt heiti á hasi lógini tað er nummar níggjuogtrýss og og numar seksoghálvtrýss sum er uppskot til løgdslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi sjófeingislógin fiskidagaskipanin leingi um gildistíðina á rættindum føroyski smábátar tillagingar og fylgjubroytingar tað er hasi seks málini ið biðið verður um at víkja frá og so verður fíggjaraltso triðja viðgerð av fíggjarlógini eisini sett á tað nýtist ikki at biðjað um umat víkja frá í tí máli tí tað varð viðgjørt í fyrradagin í aðru viðgerð men so er tað tað vit fara fyrst at atkvøða bara um tað eina málið tað er hetta her nummar einogtrýss sum er uppskot til løgslóg um fíggjarligan stoð til níggjan fjøruti í runavík orsøkin til at vit at vit atkvøða um tað fyri seg er tann attá ið tað bleiv lagt fram tretivunda novembur tá bleiv var tað ikki við seytjan undirskriftum og og tað tí hevur hevur umsiting gjørt vart við tað at eg kann gott lesa tað sum umsitingin hevur skrivað um tað málið at tá ið hetta uppskotið varð lagt fram tretivnda novembur tá ella tá ið tað varð til eftirkanningar tá var spurningurin um gildiskom umrøddur og sambært uppskotim skal hetta koma í gildi dagin eftir at tað er kunngjørt tað vil siga at einki er so bendi á at hetta var eitt skunduppskot frá byrjan um so var at tað var neyðugt at uppskotið skulti samtyktis la endaliga ár átti tað at verið lagt fram við seytjan undirskriftum tí at hetta kom aftaná framløgufreistina í grein fýraoghálvtrýss í tingskipani í eftirkanning okkara seksogtjúgnda novembur vístu á hetta mótvegis fíggjarmálaráðnum men landsstýrismaðurin valdi ikki at heinta seytjanunirskriftir til hetta málið eins íg gjárt bleiv til fleiri onnur onnur mál sum vórðu lagd fram um sama mundin og tí er tað at formelt er rætt at nevna hefta her at vit atkvøða um hetta fyri seg og so er tað gjørt so vita tingfólk tað tá ið vit atkvoða um hetta so er tað øðrvísi enn hini men altso tað er ikki nakað kenni hetta máli hetta er ikki nakað innviklað mál hetta er ógvuliga áein máta eitt væl itt einfalt mál kanm man siga so nú fara vit at atkoða um tað at víkja frá tíðarfreistini í tingmáli nummar einogtrýss at gera frávik sambært grein fimmogfýras tingskipan frá tíðarfreistini millum aðru og triðju viðgerð vit atkvoða nú ja vit eru so liðug at atkvøða tað er einogtretivu atkvøðu fyri eingin ímóti eingin blonk so er tað samtykt at víkja frá tíðarfreist í hasum málinum so fara vit til hini málini og eg havi lisið tey upp til nummar áttaogtrýss tretivu tveyoghálvtrýss níggjuogtrýss og seksoghálvtrýss og tað verður altso heitt á løgtingin um at gera frávik sambært grein fimmogfýrut tingskipanin frá øllum tíðarfreistum á øllum viðgerðarstigum ið eftir eru í hesum máli sum eg havi lisið upp og vit fara at atkvøða nú ger so vælja vit eru liðug at tatkvøða tað er einmælt samtykt at víkja frá tíðarfrleistunum ímillum aðru triðju viðgerð í hesum seks málinum tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur klokkan fýra klokkan sekstan við hesi skrá altso triðja viðgerð av hesum málum tað er kanska óneyðugt at nevna øll heitini einaferð afturat í hesum málinum sum vit júst hava samtykt tað er nummar áttaogtrýss tað r heftaher við tíðaravmarkan avgjaldið nummar einogtrýss tað er um fjøruvegin í runavík í nummar tretivu tað er hetta her í serstakar treytir fyri sikmakreli og norðaseld og sovíðari nummar tveyoghálvtrýss tað er hetthar við cifibankum og í nummar níggjuogtrýss sum er sjófeingislógin hetta er at útseta lflyta kvotur og og nummar seksoghálvtrýss tað er eisini sjófeingivið fiskidagarskipanini og so framvegis og so verður fíggjarlógin løgtingsmál nummar níggjuogtjúgu seinast á skránni og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin og níggju fundur verður ásett klokkan fýra